so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag annan desembur og og vit skulu fyrstu fyrsta skránni er atkvøðugreiðsla um tveir fyrispurningar og tann fyrra er skrivlig fyrispurning til jenusa rana landsstýrismann í uttanríkisgvinnumálum hann er frá jóhandal og hann er viðvíkjandi marknaðaratgongd og status í samráðingum um altjóða samhandilsavtalur og fríhandilsavtal og um eingin mælir íómóti so far eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningur skal svarast tað er samtykt síðani er tað atkvøðugreislar um skrivvan fyrispurning til til løgmann hann er frá siristenberg viðvíkjandi heilsustøðuni hjá ungum í føroyum ja tað stendur eisini her at hann er frá siri stenberg og hervør polsdóttir og um eingin mælr ímóti so fari eg at mæla til at vit somuleiðis samtykkja at hesin spurningurin skal svarast tað er samtyk ja vit fara so víðari í skránni og nú eru munnligir fyrispurningar á skránni og tað eru tólv spurningar og teir fyrstu tveir teir fyrstu eru til løgmann og tann fyrsti hann er frá beintu løgu og hann er viðvíkjandi sætta dagskanningum so beintaløgið fær orðið
takk fyri harr formaður hetta er ein munnligur fyrispurningur til borrstei nielsen løgmann viðvíkjandi sættadagskanningum fyrstu spurningur hvussu nógv hava sættadagskanningar hjá ferðand tey higartil kost á landskassanum annars spurningur hvør er mettu kostnaðurin av sættadagskanningum fyri tað ið eftir er av árinum og triðju spurningur er kann løgmaður greiða frá um ætlanin er at ferðafólk sjálvi skulu rinda fyri sættadagskanningarnar og viðmerkingar ferðafólk skulu sjálvur rinda fyri koronakanningar tey tey koma til føroya hetta hevur spart landskassanum nógvan pening síðani tann skipanin varð samtykt men føroyski skattgjaldarin rindar framvegis fyri sættadagskanningina hjá ferðafólkum ið koma til landið fyri at fáa greiða á hvør kostnaðurin higartil hevur verið og hvør kostnaðarmetingin er fyri restina av árinum verður hesin munnlig fyrispurningurin settir løgmanni takk fyri formaður
ja takk so er tað løgmaður sum fær orðið ger so væl
ja takkhara formaður tað er soleiðis at sættadagskanningarnar ka mann siga vóru tilmæltar fyri tí síðani fyri at tryggja at um so var at onkur kom inn kast man siga ígjøgnum meskarnar á flogvøllinum ella á kaiini í havn sum ferðandi uttan at blíva staðfestur positivur so valdi mann at tilmæla at mann eisini tók sætta tastest tað er so ein av kann man siga orsøkum til at nøkur eru funnin smittaði og eg trúgvi at tað hevur verið ein av orsøkum til at vit hava higartil eisini klára hildið smittuni so væl niðri sum vit hava hon kostar sirka fimmogfýrs túsund um vikuna er upplýst frá sjúkrahúsverk føroya og kann mann siga til spurning tvey er tað so havussu nógvað vur kosta ella fyri restina av árunum so metir mann tað kostar einar ja trý fýra hundrað túsund krónur og alt annað upp á hvussu nógv og hvussu nógv ferðafólkatalið fer at økjast nú upp undir jólini so tað liggur har um tað sum er eftir av árinum ein trý fra hundrað túsund krónur og um ætlanin er atferðafólk skullu sjálv rinda sættaagskanningarnar tað er ikki ætlanin og ein av orsøkunum til at tað ii er ætlanin er júst tann at tað skal vera so lætt og so smidligt og sjálvandi so kostnaðarleyst sum gjørligt ta annars er vandi fyri at fólk ikki fara at lata seg testa sætta dagin og tað er tað sum hevur størstan týdning tað sum manglar at fáa staðfest tað er endalig tøl fyri hvussu nógv av teimum ferðandi sum koma inn íl landið fara avstað aftur áðrenn sætta dag í løtuni kann tað ikki vera nógv tí sum eg skilji lani er tað øgiliga fá ferðandi um flogvøllin í løtuni flúgvararnir eru fáir og tað eru fá fólk við hvørjum flúgvara men tað manglar ein staðfesting av hvussu nógv av sum ferðandi far avstað aftur áðrenn seks dagar er komnir tí er trupult at siga hvussu nógv av teimum samla kanmaan siga sum burdu ella øll teysum konutil landið og eri statvekssætta dagin taka sætta tæstest men í løtuni er so kostnaðurin av sætta tesertuni mettur at verða fimmogfýrs túsud krónur um vikuna takk hara formaður
ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið í ein minutt í part fyrst er ta jóhandal ger so væl
ja takk fyri eg haldi hetað er ein relevantur spurningur tað sum eg haldi er áhugavert í hesin her spurningin er eisini at finna út av hvat hvat mongdav fólki sum koma til landið sum hava fingið eina áheitan um at lata seg kanna sætta dag lata seg veruliga kanna tað haldi eg r øgiliga relevant tí at vist ikki øll lata seg kanna so hevur mann væl ein eina avbjóðing sum eitur tað smittan kann spjaðja seg víðari og so kundu hugsa um at vliggja t vita frá løgmanni tá mann tosar um fimmogfýrs túsund krónur um vikuna sum mann brúkar pastakanningar o nógv fólk snýta seg um sum verða kannaði so út av hasum her sum koma til landið í hesi her settara kanningini takk fyri

ja formaður eg kunnu hugsa mær um løgmaðurin eisini kundi upplýsta um hvussu í hvussu nógvir pengar bæði landskassum hava goldið til tær privati kanningarstovurnar og hvussu stórar inntøkurnar eru hjá teimum privati kanningarstovuna av øllum testum sum eru tiknar higartil tað rokni vit løgmaðurin kann svara upp á hvassandandafót
so fær hervør pálsdóttur orðið
har fór har ja eg kann gott tonkt mær at løgmaðurin kanska greiddi eitt sindur frá hvussu nógv fólk lata seg kanna sætta degnum men eisini hvussu klár vit eru ella um vit eru fyrireikað upp á at nógv fólk koma heim á jólum og at tað kann koma eitt triðja útbrot tá takk fyri
so er tað bjørt samuelsen ger so væl takk fyri
vita tað at tað er eitt stað við veruliga skulu hava stýr á tingunum og tað er við mørkini tí tað er har smittan kemur inn til føroyar vit vita øll útbrotini sum hava verið nú í longri tíð og tað eru tíbetur ikki nógv í føroyum men tað eru øll komin uttanífrá og so sjóvani verður tað smittað víðari innlan men myndugleikan føroym hava ikki ein gong heimild til at krevja at øll sum koma inn landið latas testa sætsta dag eg haldi tað átta hevur sætt íma kravøll skulu latast tessa sætta dag og erit fer souvt ikki ósamdi løgmanni í at tað er mann skal umhugsa um tað ikki eigur at vera ókeypsnettu fyri at eggja fólki til at gera tað men eg haldi at mann skal tryggja sær øll verða testaðir og tað haldi eg púra neyðugt skuldu vit varðveita góðu koronustaðnu
síðani er tað jákup mikkelsen gerso væl
harra formaður vit kunnu hvussu staðfesta tað at hóast hendan spittaninr hevur verið sera álvarsom og raktregluhart so eru vit í føroyum sloppin heilt óalmindiliga væl ígjøgnum bæði menniskjaliga og eisini fíggjarliga tað kunnu vit gleðast um men hendan diskusiónin hesir spurningarnir vísa at tað er ikki í lagi at vit ikki hava heimild til at siga at fólk skulu lata seg kanna sætta dagin við við tey sum koma á til landið og tí áttu vit at yvirtikið hesa lógina soleiðis at vit í kunngerð kundu avgjørt hvørji ting ið vit settu sum eitt krav tað er mín avgerða meining takk fyri harra formaður
so er tað heðin zachariasen ger so faln
takk fyri hara formaður nú upplýsti løgmaður um hvussu hvussu nógvar her kostar sætti dagur og eg haldi eisini at tað er rætt at at tað verður gjørt og eg haldi eisini aftað rætt visti tað er tað sum skal til at at landið betalir fyri tað sjálvt um persónliga meini eg at mann skuldi goldað tað sjálvur men tað er øgiliga umráðandi haldi eg at vit gera tað rætta og eri eisini ein av teimum sum halda at mann átti at sett krøv soleinar at tað var at mann kann krevja at fólk skulu vera testaðir í sætta dag og visi vit hyggja eftir hesun her upphæddini so er væl eingin ivi um at tað sum er gjørt í føroyum gjárt rætt og at visi mann hugsar pengarliga so hevur tað spart samfelagnum fyri rættiliga nógvar pengar og tí haldi eg tað at tað sum er gjørt er er gott men eg haldi eisini at vit eiga hava heimildina soleiðir at vit kunnu krevja tað í framtíðini
takk fyri enn so fari beint á lovið orðið aftur o gerso væl ja
takk fyri harra formaður fimmogfýrs túsund um vikuna sigur løgmaður trý fýra hundrað túsund krónur tað sum er eftir ár árunum tað hugsi eg um tey nógvir ferðandi sum koma heim á jólum um tey eru við ella ikki tað gangið út frá terji við eitt sum løgmaður ikki ordiligani svarað upp á haldi eg tað var hvat ið higartil hevur kostað sættadags kanningarnar nú minist eg ikkihus nógvar vikur aftur tað er farið og í mun til hetta her so nógv tingfólk koma inná eisini við at vit vita ikki hvussu nógv lata seg kanna sætta dagin tað er tað er rættiligani óheppi haldi eg tí tað er óheppi um fólk ganga úti uttan at hava latið seg kannað sætta dagin og so er tð hetta her skulu vit noyða fólk at kanna seg sætta dagin ella skal hada framvegis vera eitt tilmæli haldi eg haviveri nokk o samd við løgmanni um har hetta her við at mær damarum bestu tilmæli eg haldi ikki altið mann skal tvinga fólk til alt men so er tað tað øsum er so rinda fólk jú ikki sjálvir fyri sættadagskanningina tað er jú føroyski skattgjaldarar sum ger tað og tí kundi mann hugsað skuldi vit latið fólk rinda sættadagskanningina tí vit vilja jú fegin hava tað vøru ella tænastu sum vit hava goldið fyri so um vit søgdu vit fólk tit skulu rinda sjálvu høvdu so fleiri kanska farið at latið seg kannað tí at tey hava jú rindað fyri hesa tænastuna tað er bara ein spurningur sum eg haldi eri verdur at umhugsa ikki tí eg havi alla loysnina upp á tað men eg haldi tað er øgiliga umráðandi at at fólk sum koma til landið og hava verið uttanlands at tey vísaðu varsemi og eisini samfelagssinni og lata seg kanna tí at tað eru ikki hetta er álvarsligt og ikki minst um tað kanska ganivi fólk sum eru eldri og sjúk og veik so eg hopi at øll fara at lata seg kanna sætta dagin takk fyriharra formaður
súralagmaður ger so væl
ja takkhrar formaður ja tann diskussiónin um tað skal vera við ábyrgd og áliti mann ger tað ella við lóg tað hava vit havt diskusiónina líka fabyrjan av og eg havi hildið fast við at tað at geva persónum ábyrgd og álit up á longri sygt gevur munandi meira enn at koma við lógarverkinum og politi og so annað eftir fólki vit síggja hvat er hent í øðrum londum har settu mann hart inn við harðligari lóggávu fór harðliga til verka og tað gekk galið og tað gongur statvekk galið tí at fólk vilja ikki verða stýrd vilja ikki verða áløgd við lóg hvussu tey skulu uppføra seg fólkið vil hava frælsið at liva soleiðis sum tey vilja liva tí er mín sannføring at ein av orsøkunum til at tað er gingið so væl í føroyum er júst tað at vit hava givið fólki frælsið at skipa sítt lív men við skili í hesi støðuni fólk hava verið óttafull fólk hava verið ansin bæði fyri seg sjálvan og fyri sínim nærmastu fyri teimum veiku fyri teimum sjúku fyri teimum eldru tí at tey vita at tað kann fáa keðiligar fylgir tí er tað mín sannføring enn tann dagin í dag at orsøkin til tað heilt serliga góða gongdin í føroyum hóast samfelagi heð veri opið flogvøllur ver opin havnirin er í jopið sovíðari er júst tann at hvør einstakur borgari í samfelagnum hevur tikið tað til sín hevur tikið ábyrgd og hevur uppført seg ordiligt og ansa eftir sær sjálvum og sínum nærmastu tað hevur verið uppskriftin vit hava brúkt í føroyum frá degi eitt og hon hevur riggað tað kunnu vit staðfesta hesar her trý hundrað og tólv krónurnar sum fara til ja partvísitetið sum er privat og partvíst ta almenna sum er heilsustarvsstovan og sjúkrahúsverki er væl útgivið so kannma diskutera hvussu nógv er tað privat ava fngið burtúr su víðari men eitt kann eg fortelja tykkum her á áá hesum høga tingi tað er tað gjøgnum formannin tað er tað at trý hundrað og tólv krónur er uttanlíka bíligasta gjaldið fyri enn koronatest ja nú sigi eg í heiminum men eg øllum førum í okkara parti av heiminum vit hoyra um tøl sjey hundrað og hálvtrýss krónur fimtan hundrað krónur í føroyum trý hundrað og hálvfems krónur við mvig trý hundrað og tólv einog hálv uttan eg haldi tað er fantastiskt tað privata almennu starva væl saman í hesum tíðini tað hevur loyst higartil hesa avbjóðingina rættiliga væl takk
ja so er eitt umfar eftir beint at lovið fyrst ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg má líka gera vart við at hesin fyrispurngur hevur alts einki við tær privatu fyritøkurnar gerast sum kanna tí tær gera eitt megnararbeiði og hava hjálpt øgiliga væl so tað skal líka koma up á pláss men eg kundi nú veit ikki um løgmaður hevur eina samlaðu upphædd hann sigur fimmogfýrs túsund krónur um vikuna trý fýra hundrað túun tasund eftir av árinum men ú etikkium løgmaður hev ur tølini fyri hvat sættadagskanningarnar tilsamans higartil hava kostað á landskassanum og so veit eg helt ikki um løgmaður fær svar upp á tað stendur sjvandi ikki í spurninginum men hvussu leingi hesi krøvini fara at verða til kanningar nú hoyra vit at vaksinur eru á veg men tað er sjávandi ikki gott at vita men um løgmaður hevur naka hóming av hvussu leingi hesar herkanningarnar fara at verða kravdar av ferðafólkum verða tilmæltar ferðafólkum takkfyrihara formaður
ja so er tað løgmaður
gersuvæl ja ja takk harra formaður nei vit hava ikki tey konkretu tølini tí vit vita ikki frá byrjani av hvussu nógv tók hesa sætta skanningina tað bleiv ikki skrásett tað verður tað nú so tað er trupult at siga hvat tað kostar tilsamans men nú í løtuni kostar tað umleið fimmogfýrs túsund um vikuna øh tá tað kemur til hetta her viðlógarkrav ella ikki so er tað soleiðis at vit høvdu gott kunna fingið okkum heimildina vit kunnu statvekk fáa okkum heimildina at koma við lóg í nevit og sovíðari og vissu vit ynskja at fáa til dømis e miðlógina broytta soleiðis at vit kunnu ja steingja ymiskt og tvinga fólk halda frástøðu og tvinga tey ella at kanna seg sætta dag og tvinga tey til at taka vaksinur og su víðari tað kunnu vit statvekk fremja í verki men higartil hava vatð ikki syldað verið neyðugt men verur tað neyðugt og akutt men mín vón er at føroya fólk ansar eftir sær sjálvum ansar eftir teimum nærmastu og eisini taka ábyrgd nú tá ið vit fáa hendan her ella okkara nærmastu okkara ungdóm heim nú til jólar at tey veruliga virða tey tilmælini sum eru givin fyri at verja okkum sjálvi borgarum og samfelagi ímótir at koronablussar upp aftur í føroyum og tað havi eg eina tiltøk til føroya fólk at tað fara vit at gera vit fara at minna hvønn annan á tað serliga tey sum koma uttanífrá so te ikki fara direkta út ímillum fólk tá tey koma til føroyar bíða í hesar seks dagarnar takið so testina og tá svarið er komið á sætta tað stestina so fari eg út og livið lívið í føroyum í friðum láðum uttan korona plussar uppaftur tí kemur korona so er alt spæli spilt tá tað kemur til sær her trý hundrað og tólv krónurnar ein útlendingur ella ein føroyingur sum hevur verið í føroyum í seks dagar hann gevur eina inntøku upp á munandi meira enn trý hundrað og tólv krónini inn í landskassan í forbrúki ið tænastan keypir sær ella hvat hann so ger visti ein útlendingur hun keypir sær mathvønn dag úti efstatiónum hvønn dag og so víðari so teir pengarnir koma inn aftur tað viktigasta fyri okkum í samfelagnm er at samfelagshjólini er í gongd p á tann mátan klára vit at varðveita ta góðu búskaparstøðuna sum er í føroyum og hevur verið í føroyum tey seinna árini takk hara formaðurja
so var hasin spurningurin svaraður avgreiddur og vit fara til ta næsta spurningin hann er til løgmann somuleiðis og viðvíkjandi lóggávuvaldið hjá løgtinginum í yvirtøkum málum tað er høgni hoydal sum er setið teimum spurningi fram høgni hoydal par orði gjør so væl
harra formaður hesin fyrispurnini er til løgmann og hann snýr seg um royndi verður um lóggáuva løgtingsins øog tað er so at í stýrisskipanalógini har stendur í fyrstu grein at í yvirtiknum málum er lóggávuvaldið hjá løgtinginum og løgmánni í felag útinnandivaldið hjá landsstýrinum dómsvaldið er hjá dómsstovunum og tí verðr løgmaður spurdur um at heldur at danska fólkatingið kann samtykkja lóggávu og eina málsøki sum føroyskir myndugleikar hava yvirtikið og í hesum førinum spyrji eg ítøkiliga um tað málsøkið sum eitur fólkayvirlit persónsskráir persónstal og talgilda skráseting av persónum altso alt tað sum hevur við persónstøl og anm at gera og spurningarnir eru tríggir heldur løgmaður at danska fólkatingið kann samtykkja lóggáv eina málsøki sum føroyskir myndugleikarar hava yvirtikið í øðrum lagi er lóggávan ella er løgmaður samdur vi at lóggávu an um fólkayvirlit persónsskrásetingar persónum talgilda skráir á persónum so framvegis er eitt yvirtikið reint føroyskt málsøki og í triðja lagi er tað tí ikki bert løgtingið og ikki danska fólkatingið sum kann lóggeva í hesum málum í føroyum og eg skal grundgeva taðeitt sindur meir eg skilji væl tær praktisku avbjóðingar við mann roynir at fáa dans brnummar og annað tað er eit heilt annað mál men mín niðurstøðu bara tann ætla mann at gera tað so má tað gerast við løgtingslóg tí vit mugu ikki brúka eitt slíkt mál thar mannkann hava praktiskar grundgevingar til tess at undirgrava lóggávuvald hjá løgtinginum eghaldi allir flokkar uttan mun til hvat stríðið anars hevur verið um rísralgar støðuna eru samdur í tí at bæði í heimastýrislógim yvirtøkulógin og annað seti púra greið mørk at er eitt málsøki yvirtikið so eg finst bara ein lóggávumyndugleiki og tað er løgtingið og glíyðir mann í kollingini her so er eingin forðing fyri at danska fólkatingin til dømis samtykkir lóggávu á fiskivinnuøkinum á skattaøkinum á vinnuøkinum tílíkt og tí meti eg málið so sera prinsipielt og tí vónið at øløgmaðr hevr a greitt far
ja so er tað løgmaður sum fær orðið gerast tá
ja takk harra formaður tað er soleiðis at málið ja eg skilti eitt spurningi solei at hann snúði seg um hetta her við fólkayvirlitið og sepiernummaranum tað at geva føroyingum møguleikar har kann eg siga at eg svara einum spurningi til spyrjaran í einum tveyogháltvýs arspurningi fyrr í vikuni ella fríggjalagin haldi eg faktisk taðvar og har har vísti eg so á ati sjálvandi er viðurskiftini eru skipaði í heimastýrislógini og har er ein samtykt í tveimunn tað vil siga í fólkatinginum og lýst í giid og hin samtyktnir í løgtinginum og staðfesta ammann og kunngjørdi dimmallætting sum tá varð almenna kunngerðarblaðið í føroyum so tað er eingin ivi um at tað er føroyingar sum lóggeva í føroyum um føroysk viðurskiftir í yvirtøknum málum og fólkatingið ið ikki yvirtøkum málum so tað haldi eg greitt svar til spurning eitt tá tað kemur spurning tvey um fólkayvirlitið er er yvirtikið ella ikki ja tað er tó tað bleiv tað longu í nítjan hundrað og áttaogfjøruti so har er eingin ivi heldur og tað er so sjálvandi løglóggevið í løgtinginum líka síðani so tog tað er landsstýrismaðurin í vinnu umhvørvismálum sum kann mann siga fyrisita ta málsøkið í løtuni tá tað kemur til spurning trý so er púra samd ur spyrjarin í at tað er sjálvandi bert løgtingið og ikki danska fólkatingið kann lóggeva í ókyvirlitsmálum í føroyum men tað er ikki tað sum vit gera í sambandi við sipiernummarið vit lóggeva ikki í føroyum vit tvinga ongantil nakað vit geva føroyingum møguleikar at fáa sær eitt cbr nummar til at brúka kann mann siga íí samskiftinum kann mann siga viðí danmark og samskifta við stovnar í danmark og spjernummarið skal eftir uppskotinum ikki nýtast innanhýttis í føroyum so hendan lóggevingin er at skapa møguleikar fyri føroyingar gera smidligar yvirgongdir í samskiftinum við danmark í hesum førinum eg nevndi tað undir kjakinum vit høvda um hetta málið at fyri m íkki koma tevr einki vegin fyri at tað eisini skuldu umfata norðanlond ella onnur lond í europa til dømis ella út í heim og tað fer framtíðin nokk at bjóða men hetta málið er greitt nokk hetta er eit líkisdógartilmæli sum skapar nakrar møguleikar í føroyum og eg haldi tað er rætt at vit at vit fyrileggja tað eisini í løgtinginum soleiðis at vit fáa viðgjørt henda spurningin og at vit í løgtinginum vónandi taka undir við tí málunum at føroyingar skulu fáa møguleikar og ikki amman siga vera so snaðuskygd at vit royna at forða føroyingum í teimum møguleikunum sum kunnu fáast í løttum samskifti út í heim
hevði gjørt tað har tingmenn fyrsta er tað bjørt samuelsen gjørt var
ja takk fyri hetta eruáhugaverd ting sum henda í hesum landsstýrinum tí ati í samband við hetta málið so sita danir og lóggeva nakað sum hevur cepiernummar at gera persónsnummari eru sum spyrjarin vísir á yvirtikið í málsøki men so var tað eina aðra lóg matstovulógina har lóggevur landsstýrið á ikki yvirtiknum øki altso smittuverndarøki eptímiðlóggávunu or tíverri ikki virin hjá málsøki hon kundi veri tað fyri langari tíð síðan men har lóggevur mann so smittu verndar reglur gjøgnum en matstovulóg so ítið skil í fá landsstýrinum tað er kanska fara í so langt men men eg haldi at tað beginnar at vera øgiliga rótigt í mun til hvussu mann lóggevur og at mann heldur eitt sindur ja man virðir ikki ordilig tær reglur sum er í mun til at lóggeva ikki yvir tykkum øki so heilsi eg ti serliga vælkomið tí at tað skapar pricetens og tað fara vit sjálvandi at brúka fyri tað ti vert tí vit halda sjávandi at føroyingar skulu kunna lóggeva á øllum økjum takk fyri
síðan er tað ruth vang tí hórt væl
takk fyri ja tað ljóðar so skyldi tað teg við at fáa eitt cbr nummar og tað skal vera frívíligt men tað merkir at mann verður skrásettur í einari útlendskari í hesum førinum danskari persónsskrá millum annað við upplýsingum um politiskt og átrúnaðarlætt tilhoyrisforhald tað er tað sum vit vanliga meta at vera viðkvæmir upplýsingar og eg vil gjarna hava svar frá løgmanni at er vandin ikki tað at tað endar við at blíva eitt krav at mann skal vera skrásettur í donsku sovnskránni fyri at fáa viðgerð á donskum sjúkrahúsi sum tað jú framvegis er neyðugt tá ið tú ert búgvandi í føroyum takk fyri
síðani er tað kristian andreasen
takfyrhara formaður sjálvandi kann løgtingið ikki viðgera mál um sibiarnummar altso lóggeva fyri donsk viðurskiftir og fólkatingið kann ikki vð viðgera føroysk viðurskiftir hetta her upskotið um sebiarnummarið snýr seg um at danska fólkatingið ger eina lóggávu sum ger tað møguligt hjá føroyingum at fáa eina skráseting við sebiarnummarið í danmark tá ið føroyingar fara niður í sjúkrasjúkraørindnum so verða tað skrásettr í danmark uppskotið hevur tað við sær at tað verið tryggari og tað verða betri samskifti millum partarnar og sum ger tað møguligt hjá føroysku borgarunm at finna út av hvat er nú skrásett um meg í danmarhava verið í danmark í sjúklingaoyringum og tað r eitt stórt praktiskt praktisk tørvará uppskoti her so eg skilji ikki at mann gruggr hetta málið við at vt vísa til statsattalig viðurskiftir vit skula loysa ein praktiskan trupulleika sum alneyður at at at loysa ikki minst fyri trygdina fjri føroyingar og eisini rætta trygdina takk fyri hara formaður
ja tað er for nógv prát í tingsalinum so er tað heðinsacariasen ger so væl
takk fyrihaa formaður eg haldi at spurningurin var øgiliga greiður og faktiskt eisini svarið og tí haldi eg at tað var leingin ivi um at tey málini sum eru yvirtikin taeru hvið ter í løgtinginum sum sum samtykkja tað men eg haldi at taðer eitt sindur ørkymlandi at mann skal vera so síggja so ymiskt upp á tað tá ið mann roynir at fáa gjørt nøkur praktiskt ting fyri tann vanliga føroyingin sum til dømis fer á landinum ella íitl annað og tí haldi eg tað at fyri fyri fyri meg ella fyri okkum er tað væl ikki nakrar ivi um at tey málsøkini sum eru yvirtikin tað er tað í løgtingi sum orðnar og tey tingini sum ikki eru yvirtikin tá er tað sjálvandi fólkatingið sum ger tað og eg síggi heldur ikki sum khritin andreasa varðr inni á at hetta her er ein trupulleiki hetta er ein praktiskur hetta er ein praktiskt loysn fyri føroyingar sum koma til danmarkar og tað haldi eg at vit eiga at takka fyri og vera vera nøgd um takk fyri
ja so er tað spyrjarin høgni hoydal sum fær orðið aftur hjá søgnum
harra formaður ja tað eri ikki undrast a at at tey grundgevingarnar fyri hesum uppskotinum ella fyri tí prinsibiellaspurningin sum eg reiði seg eru praktiskar og lat okkum prøvat hugsa ett sidur um tað hevði hen brúð okkara stóra rithøvundum segði eina ferð vit búgva ikki í føroyum av praktiskum orsøkum og skal brúka ta argumentið við at vit seta allar lóggávu til viks av praktiskum orsøkum ja enhvði kki verið nógv lættari ja kundi tey hugt at hendrik old ha skiveð nóvr lættar visum føroyingar bara mann setti donsku soiallóggávuna gildi í føroyum hevð ikk vei nógv praktiskari ha ki r ógv lættari altso argumentið kann ikki brúkast hjá einm lóggávu myndugleika tí hetta málið snýr seg um og løgmaður hevur svaraðgreitt bæði skrivliga og nú talan er um eitt yvirtikið málsøki har er tað bara løgtingið ella løgløgtingið o løgmál í felag sum hava lóggávuvaldið tað veit eg hjo andreasen eisini skilur og hetta uppskotið er ikki bara ein protsloysn het ta eit uppskot sum setir danska fólkatingslóggávu í gildi fyri føroyar tað stendur greitt í uppskotunum mistingmenn vilja lesa tað og tí sigur tað t vilja loysa praktiska trupulleika jamen so skuldu tiy gera tað við løgtingslóg so skuldu vit geva einum føroyskum myndugleika heimild til at útvega eitt tal eitt persónstal av hvat er sum di brúkarasamskifti við aðrar myndugleikar tað er tað greiða svarið so eg kann ikkikoma tilæra niðurstøðu at løgmaður kann sú fáa ein møguleika afturat at við tí svarinum løgmaður longu hevur givið altso at talan um eitt yvirtikið málsøki at tað er bara løgtingið um kann lóggeva yvirtøkumálsøkinum hann brúkti heimaslógina su gdalagi monkaneisin brúka sambandsr argumentir at tað er greiðir skilnaðar ímillum mælir løgmaðuri hjá løgtinginum til at samtykkja eitt rísilógartilmæli altso danska fólkatingslóggávu á einum øki sum er yvirtikin so er tað greitt brot á stýrisskipanalógini púra greitt brotstýrisipanlógina tí har stendur grein eitt at løgtingið hevur lóggávuvaldið í yvirtiknum máltsøkinum og tað má løgmaður svar uppá og tá kanman kki brúka praksiskar argumentir nú mágu hon brúka joridiskar argumentir og tosa um lóggávuvaldið hjá løgtinginum hjá føroyingum
ja so er tað løgmaður ger so ha ja
takkhara formaður øh eg má siga sum her eg havi fulla virðing fyri tjóðveldi tá tað kemur til at tey ynskja fullveldi og atkann man siga ja ja at eingin annar skal hava nakað sum helstávirkaan ella samspæl ella samstarv og so víðari tað tað rtað er bara her í føroyum vit skulu sita og orðna øll okkara viðurskiftir og alt tað sum rørist rundan um okkum ogso víðari men tá tað kemur til hetta her snaðurskygda at mann vil avmarka møguleikar hjá føroyskum borgaranum tá fylgi eg teimum ikki longur tá fylgi eg ikki tjóðveldið longur tá skilji eg ikki ordiligat hvat endamálið er og nú nú sigur formaður tjóðveldsins at at ja men nú roynir mann at lóggeva í einum ríkislógartilmæli á løgtingi at føroyingar skulu ikki á praktiskum áum men at tær skulu onkursvegna ein danskan stovn at fáa sær sebiernummar her havi eg kanska gjørt ein feil tí at vit umhugsaðu um tað sór út hjá kommununum tað var mín tanki mín fyrsti tanki men so hugsaði nei tað blívur kanska forpolitiskt for nógv tjóðveldissamband og sovíðari so eg valdi nei lat tað heldur liggja hjá einum donskum myndugleika tí hat tað snýr seg einans um at geva møguleikar einki tvang bara ein møguleiki ein møguleiki afturat í ríkininum kan man siga at fáa eitt lætt og smilligt samskifti við danskar myndugleikar tað er tað málið snýr seg um men nú fær mann tað til at venda tað at av tí mann kemur i ín ríkislógartilmali í løgtingið sum broyta um at stýrisskipanina grein eitt og sovíðari eg veit iki vat mann vil við tí altso hetta snýr seg um eg eg má siga venda tað kanska hinvegin vissi eg nú fór inn og segði tað nú lat tað bara danskari lóggeva kunnas tað ikki løgtingið um hetta her ella nakað so er tað nokk eisini verið galið og so tá tað kemur til ja matstovulógina so kamma at siga a men har er tað aftur vit vóru í einari akuttari støðu ynskt at fáa eina heimild vit fóru í løgtingið við henni og tíbetur var tað upplagting or løgtingið fyri tí og vit lóggóvu soleiðis at vit fingu stýrt ígjøgnum korona eina eina jeg veit ja eina eitt slag av eini heilsukreppu hvat mann siga í føroyum og tað helt eg var neyðugt tá vit gjørdu tað løgtingið tók undir við tí men sum sagt um neyðugt so vil eg gjarna leggja upt miðlógina fyri løgtingið og kanska tjóðveldið so fær høvi at seta eina danska lóggávu í gildi heldur enn at brúka eina føroyska lóg í eini neyðstøðu sum vig gjørdi tá takk hara formaður
ja so er tað høgni hoydal ger so vælharra forma
maður sindur harmiligt at hoyra føroya løgmann grundgeva við partapolitiskum grungi í einum slíkum prinsipiellum máli sum snýr seg um lóggávu g heimildir løgtingsins vegna føroya fólk og eg fari at minna á at olupalmu sáli hann segði eina ferð at í somu løtu teir sonevndu praktisku menninir vísa øllum hugsjón og prinsippum burtur av politiska pallinum tá er byrjanin til forfalli í fólkaræði og eg veit hvat fólk tí mannkan kki hoyr pa sovorðigt men hugsi tykkum nú um ment arguentatiónin hjá løgmanni heldur fram vit hava hoyrt at løgmaður vit hava eisini havt tað frami fleiri fyriher í tinginum at hann tosar danir siga nú at nú skal ein serlig lóggáva gerast um hvat vit kunnu gera á teluøkjnum á okkara infragrundlegjandu infrakervi tí tað skal vera knappliga trygdarmál tað vil siga at nú skulu danir lóggeva einum øki sum er yvirtikið í føroyum verður hetta samtykt so kunnutey eisini gera tað hugsa tykkum breksigt her standa donsk reiðaríir ofta føroyingum aftanfyri og brúka alla orkunú uppáat koma inn í føroyska fiskivinnuna visi hetta ber til so kann so kann fólkatingið eisini samtykkja lóggávu viðvíkjandi fiskivinnu í føroyum tað er tí málið er prinsipielt og svarið er so mikið greitt at tú duvilt ikki at skilja tað at at at at fólk sum eisini fáast við løgfrøði dagliga evr taðannashrisji andreasen kunnu verja hetta her altso løgmaður svarar málið er yvirtikið løgmaður svarar tað er púra greitt at enar yvirtøkumálsøki er tað bara løgtngi løgtingið sum i lóggávuvaldið men her hava eit eitt uppskot sum sigur tað at fólkatingið lóggevur á einum yvirtiknum málsøki og tað e bara tað eg sigi og so kemur løgmaður við hesum tosanumum at vit vilj sliga nei nei øll framstig sum hava skapt praktiskar fyrimunir við føroyingar tað er tá ið vit sum myndugleiki sjálv hava tikið ábyrgdina og gjørta avtalið við onnur lond tað kundu tey elki gera her alt hetta málið kundi verið loyst við danskir myndugleikar søgdu ein føroyingur sum fer til danmarkar flytur niður hann fær eitt ptal brúka føroyska ptalið viðein nullu frammanfyri og siristenberg loysnin ar trupulleikarn fyri sjúkrahúsverki longu síðstu samgongu málið er árnað tað hal ei figið at vit í nevndini har er eingin trupulleiki hjá føroyku sjúklingum longur so man mága ikki brúka plaktiskar argumentir til at undirgrava lóggávu heimildur løgtingið sum sum ættarlið eftirættarliðu hava bart fyri at vinna løgtinginum tað er mín inniliga áheitan uttan mótil partapolitikk ikki brúkari seg og tosa tosa har vit tosa um lóggávu heimildirnar lóggávu valdið hjá løgtinginum vegna føroya fólk tað má ikki undirgravast tí at mann hevur eittanað partapolitisk praktiskt problem at loysa so kan annloysa up á annan máta og eg havi víst tá fleiri møguleikar fyr at gera tað
so er tað løgmaður sum fær tað seinasta orðið í sambandi við hendan spurningin ger so væl
ja øh takkari fom
formaður ø ja eg eg kak man sigae vitsk hvat k eg ska orða meg men hetta er tað verður altíð vent og draga soleiðis sum tað passar tað vita vit ha men í hesum málinum snýr tað seg um at fáa eina smidliga yvirgongd yvir til at føroyingar kunnu fáa sær eitt cpernummar eina atgongd sum teir kunnu brúka tá teir eru í danmark samskifta vit danskar stovnar og at ein danskur stovnur í føroyum útskrivar hetta her sepiernummarið smidliga tað er tað hetta málið snýr seg um at draga tað so til at jamen fólkayvirlitsøki er yvirtikið oman tí ikki má lóggevar við hum ríkisleógartilmæli í løgtinginum um hetta málið t tá tá fylgi ikki við longur tí eg rokni við at kritikkurin hevði verið minst líka stórur frá tjóðveldi ella formannino tjóðveldsins í øllum førum vistu vit ikki koma í løgtingi íð hesum málinum vistu vit nú knappliga bara setta í verk við einir danskari fólkatingslóg niðri í fólkatinginum um at nú kundi mann fara til ríkisumboði og fáa sær eitt dansk cebernummari visti mann om føroyingur ynskti tað so hevði eg hoyrt larm rokni eg eisini við frá tjóðveldi í hesum málinum tí haldi eg tað er rætt at fara løgtingið við hesum sum løgtingið fær verður við í viðgerðini fari tikið støðu til hetta málið og eg vænti tað verður stórur meiri lutin við hesum føroya fólk hevur havt ynski um hetta føroya fólk hevur stórar avbjóðingar ísirir tey sum ikki hava eitt sepiernummar nú eru tað sjávandi nógv og kanska nógv eisini av tjóðveldisfólkunum sum hava havt sepierrunummar tá teyhva búð niðri og sovíðari men tað eru statvekk føroyingar sum ongantíð hava búðið niðri teir hava avbjóðingar bæði tá teir eru í sjúkraørindum tá teir skulu liðugt til at læra læra víðari ella til lestna niður í arbeiðsørindum og sovíðari sovíðari tá hava tey avbjóðingar við sær bjernummarin tað er tí vit royna at loysa htta praktiska málið til fyrimunar fyri føroyska borgarin heldur enn at lukka kunnu vera snaðurskygd og siga nei her má einki samskifti vera helst einkija so var hasin spurningur svaraður avgreiddur vit fara til næsta spurning og tveir tæir næstu spurningarnar eru til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum og tann fyrr av teimum eigur henrikold og hann er viðvíkjandi endurgjaldi fyri brimskagar hennrik old fær orðið ger so væla ja ger so væl
e bæði drigin upp í hatta har sum eitt dømi upp í handa handan spurningin eg áðni men eg kanska í tí hevur støðu at eg ikki síggi trøll meg at sólin skínur í hvør fólk tað er kanska munurin hetta var til jørgun niclasen hesigr spurningurin landsstýrismann fíggjamálin í septemburmánaðir so spurdi eg um spurdi eg landsstýrismanninin í fíggjarmálin um hann hevði ætlanin um at stovnað ein vanlukku grun hann hevur umumhugsaður ella leingi saman við kommununi til endurgjald til kommununa teirr størri náttúru vanlukku í henda tánn spurninguin varð settur í sambandi við ornina um mánaskiftið februar í mars í ár tað stóru brimbskaðar komu á havnarlagið í hvalba og í páskini víst varð á at skaðin var so mikið stórur at tað fór at vera trupult hjá boðum kommununi einsamøllum at byggja upp aftur tað sum fór í orni og teir talan um hvaldbetkommununi so eru tey nærmast fastleyst í fleiri ár fram heilt væl skeið hjørdi jørgun niclasen landsýrsmaður vísti í svarið í sínum á at tað fyrr hevur verið ein vilja í løgtinginum at hjálpa til fíggjarliga tað stóru nattúruvanlukku a henda tað minnast økur á tað sum havi verið her leingi serliga í teimum smærri kommununi hann segði eisini at kommunurnar høvdu umrøtt ella hannvi umrøtt við kommunufelagið at seta stovnina ein vanlukkugrund men at tað samskifti við kommunufelagið hevði ligið stytt í eina tíð og ann tí eg ætlaði at taka tað uppaftur ein møguligur vanlukkur runnur kundi verið góður í sambandi við skaðar í framtíðini men skal tað bøtast sum skaðarnir í vár so má peningur játtast á fíggjarlógini sum skal samtykkjast nú nú teir nærkast aðri viðgerð á fíggjarlógini fy tvey túsund og einogtjúgu er tað áhugavert at vita um landstýrismaðurin ætlar at fáa fígging til hetta endamál á fíggjarlógini næstu ár og tað skal jú gerast innanfyri nakrar dagar tí verður hesin spurningurin settur ætlan landsstýrismaðrin at heita fíggjarnevndina um at seta eitt endurgjald fyri skaðan a binverjunar í kvaldba og í porkerifíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu og hitt í vanlukkugrunninum er landstýrismaðurin komin nakran veg við samskiftini við kommunufelagið um umtalaða vanlukkugrunn takk fyri ja
so fær jørgen niclasen landsstýrismaður orðið at svara ger so væl
harra formaður í septembur svaraðe líknandi spurningi sum hesum frá hennisjold og beinanvegin í vár sum eg svaraði tá tóku vit samskifti upp við kommunufelagið og tað steðgaði líkasum upp av av korona og í septemburmánað sendi eg ein rykkjara til kommunufelagið tí vit høvdu havt ei konstruktiv samskifti um atvita hvar ið málið nú stóð øog síðan tá e nú tosi eg um grunnin til at ein ein ein trygdargrunn at taka sær av slíkum men sjálvandi tá ið eg tosi um septemburmánað tá eru allir kommunustýrislimir mitt í einum valstríði og tá ið so væl eger yvisttar so byrjar telvingin um sessir og sovíðari so so eg eg skilji kommunufelagið a mann ikki hevur havt tær eru normu politisku kreftirnar til júst hetta men eg havi framvegis vón um at vit kunnu gera ein ein grunn havnaløg eru kommunal mál og summar kommunur eru so mikið lítlar at tær orka ikki at bera tað so kundi onkur sagt hví leggi eg ikki saman ja tað er so upp til kommunurnar sjálvar men í øðrum førum hav vit sæð at landið hevur hjálpt til við nakað av peningi og fær man onkustaðni verða ilt ikki at fara allastaðni altso vit hava skaðar nú bleiv nevnt porkeri tað bleiv nevnt hvalba vit hava eisini í húsavík vit hava skopun tórshavnar kommunur vóru rættiliga nógvar skaðar havnarlagi so tað er ikki einfalt men tað sum eg vóna at tað var at mann fekk stovnað ein slíkan grundmillum allar kommunur og har í landi sum kom við einum innskoti og tað kundi so eisini forsvara at grunnurin fór inn og og hjálpti til teimum skaðum sum eru nú men sum sagt tað samskifti við kommunurnar er ikki ordiliga tigjað upp aftur men tað vilja framvegis gera um løgtingið játtar pengar tair upp til løgtingið henda í hesi smgonguni sita landsstýrisfólk ikki inni í nevndunum og stýra tað gera nevndirnar tingfólkini sjálvum
ja so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað brandur sandoy ger so væl
takkfyriðara formaður ja tað er av størsta týdningi at vit fáa hendanakommunala trygdagrunnum upp at koyra soleiðis at vit tryggja kommununum framyvir serliga teimum smáu kommununum at um so er at tit koma í neya av av av árnaveðri og av skavum ja men so er hjálpa heinta ein tila aðrastaðni í systeminum eg haldi tað er allar allar allarstørsta týdningi at vit landspolitiskt taka stig til at gera og til at seta á stovnaahjaannagrund millum annað eru øgiliga stórir problemir í í í húsavík har sum millum annað fornminninir eru við at fara í hvar eg havi vegna tað at at ta stóra árnabrimið vara í í vár so absolutt er tað ein ein gongd leið sum vit eiga at brúka hundrað prosent a
ja so er tað sigur í staðin berg ger so væl
fyrira formaður ja eg haldi a heta er ein góður spurningur eg reisti hann eisini sjálv í mars beinanvegr haldi eg tá ið illveððurið var nógvar av sum kommunum er smáar og hava ikki møguleika at gera ábøtur sjálvar tí tað kostar nógvar milliónir oku hava hoyrt um húsavík og porkerji og hvalba og skopin og tað vóru so eisini trupulleikar í havn eitt er so tað at mann bíðar eftir kommununum til at gera ein trygdargrunn men hjá nøkrum kommunum kanna hetta ikki arbeiðið kann ikki bíða tí tí at veturin stendur fyri framman og tað er eisini tilverið í grundarlagi í nókvum kommunum at at virksemið at havnarlagnum kann fara fram og tí er hetta eisini eitt sindur agult problem og mann hevur fyrr verið í inni við einum stuðli á fíggjarlógini gott nokk ikki meira enn eitt eit prosent part av tí sum tað kostar men men tað haldi eg allíkavæl at mann kundi gjørt meðan mann bíðar eftir hinum um tað so blívur ein trygdargrunnur at mann hjálpti hvørfalt teimum sum eru ringast fyri tí at ein lítil kommuna hevur ongan versins kjans at liva upp til øll hesi stóru krøvini sum koma
so er tað tjóni nolsø joensen gerhard
takk fyri harra formaður ja tað er ávardi spurningur sum verðið reistur av henni sjólt í dag og er púra samdrá teimum sum føra fram at vit eiga at hava ein buffara so er tað so at landsstýrið hevur tá ið tað er vit snakka um ekstremt veður oog aðrar vanlukkur so burdu vit havt og eiga at hava so at tað er tøkur peningur hjá teimum kommununum sum ikki eru kanska so væl fyri at kunna fáa úr hesum r og nú era ein grunnur nevndur og tað haldi eg eisini eitt eitt nakað sum mann eigur at troyta nógv meir og og tað er vegurin at tá ið vit koma út i hesar her ekstremi støðurnar tí sum et hava verður nevnt so so verða vit hart rakta av og á og tí eiga í landi at taka sín part av fyri at fáa bøtt um hesi viðurskifti sum as takk fyri halsa vanna
so er tað jóhanneli poulsen ger
ja takkfyrharra formaður tað er av alstórum týdningi at sum grunnur verður stovnaður helst skuldi havt verið stovnaður longu í februar men so skjótt sum møguligt títað eru kommunur sum til dømis kvaldbiarkommuna sum kunnu at koma heilt heilt út á skýta av so seg kann brúka tað orðið tí at mann fer langt upp um eina álíkning og tí kemur mann undir umsiting mitti tí heila men tað eru tveir mátar at stovnasavna grunn upp á ein máti er at løgtingið hevur eina innspræning og ein er at kommunurnar a byginna at betalaðu soleiðis at grunnurin verður sterkur men ein annan møguleiki at loysa trupulleikan her nú tað er í staðin fyri at løgtingið kemur inn við einari innsprælning so petelur løgtingið ella eg løgtingið uppi í at endar var tar teir skaðarnar sum nú eru skeddir og sum a grunnurin sjálvust para sær upp til komandi tíðir tað er tað er ein møguleiki at loysa trupulleikan uppá her nú takk fyri
ja so er tað bjarni hammersvang
ja takk fyrhara formaður hetta er føgur orð at hoyra frá samgongulimum sum vilja stovnar grundnar og endurreisa allar hesar skaðarnir sum eru men akkurát nú hava tar møguleikan til tað tað er ein fíggjarlóg til viðgerðar seti eina nakrar milliónir av helst nógvar sum eg hoyri heftir kostar so hesir skaðarnir kunna hjálpast meni meni nú skal eg ikki síggja fram í tíðina men eg trúgvi ikki tað hevur sett ein króna av á hesi fíggjarlógini til at hjálpa nøkrum av hesum her sum tey siga seg vilja hjálpa takk yhra formaður
so er tað heðin zachariasen
jtakk fyriharar formaður eg haldi at spurningurn er áhgaverdur og eisini hvussu stóri sketnasugrunnurin vera hvar er tað fyr ein upp at landið skal koma við og tað sama kommunurnar vit síggja og vit hava eisini hoyrt kommunupolitikarar siga at tað eru tað eru líkaso nógvar kommunur sum eru so eru tað eisini líkaso ójavnt ímillum hjá kommununum vit síggja kommununir sum hava eitt øgiliga lágt skatta prosent og vit hava at síggja aðrar kommunursum hava t hægri skattaprossent og tí eru tað fleiri sovornir ting sum skulu takast við í einum sovorðnum arbeiði men tað kundi sjálvandi verið og síðani er tað aðrar kommunur sum metast tað at tað kanska hava slettkiki brúk fyri at koma at at at at brúka úr hesum grunninum tí kundi tað verið tað at landið og at tær kommunurnar sum sjálvar yngstu í fyrsta umfari at at vera við í einu sovorðum grunni tí eg trúgvi tí at tað verður ikki so nevnt at fáa allar kommunurnar at blíva púra samdar um tað at betala inníandangrunnin men mann kundi sagt at landið og tær kommunurnar sum so ynskja sjálvar at vera í einum sovorðum grunni stovnaðanda grunnin og og at hann so var tøku fyri tað so tað stóð upp til tað tí
ja so er tað spyrjarin aftur hennrikold fær orðið ger so væl
harra formaður eg skal takka tingfólkunm fyri ti viðmerking teg havi havt og eg haldi at sum heðin sjakariasen varða inni á at tað kann blívai problem at fáa summar kommunur og tí kanska var tað ein skilagóð loysn at at tær sum hevði hug at vera við vóru við og so fungið burturúr tá i ið ið tað var neyðugt eg skal taka landsstýrsmannin fyrisari gott nokk var tað ikki akkurát tað sum eg roknaði við í kvalb bað eg mann ferð við at gera eina varandi loysn sum sum hvørsfall skuldi helst gjørt tað ama sleppa undan lesin fleiri ferð tær hava gott nokk fingið loyvi at fara upp um eina álukning men tað er ómetaliga tungt at sita í eini kommunustýri visti einki fær gjørt av nøkrum slagi og her heilt skeið o tað er tað er ein ein hopleyst loysn at sita við otað er ikki einfalt tað vita okur av at at men men tað har við ikki sagt at man ikki kann beginna og og í hvaldbe kommuna og pøskikommunan fáa einki burtur úr hesum grunninum nú tí ar har er einki komið og s sørlivís tekur taðena langa tíð enn tí má tað vera nú fíggjarlógaruppskotinum at mann mann finnur ern loysn upp á tað milliónir og nógvar í luftini eg haldi í fyrra dagin vóru tað omanfyri tvey hundrað milliónir í ni vóru skrivaða undir gott nokk ordanlutara tórshavnr kommunu siga fólkaflokkinum og og so jørgun niclasen er eina fimmodi eg haldi at tað fór upp í móti tvey hudrað og tíggju milliónum ein dag í almennum íløgum tað var ikki smávegirg hoydi at argumentir skuldu vera tað at mann fór út aftur út í europa svimja eg haldi hetta er tað má vera fimtan ár síðani ein vábningur var europameistari og tað var eg ein hylur upp á ena eg haldi tað vendar sjeytan metur ella tað tað var okkurt sovorð nakar tað bleiv europameistari í so tað kann gerast við við miiminni útgávuna altso enn tað sum sum mann mann leggur uppdiðarig hjá hjá fólkaflokkinu meni tað at mann nú í fíggjarlógini illa gera eina roynd okur gjara eina roynd og hvørfall tað kloyva fólk verða rímiliga sikkur í at tað verðar gjørdar roynd nú at fáa nakrar krónur uppá soleiðis at at hesa kommununa hetta er hvbbkomunur so e tað ein útflutnings kommununar hvussusnáielt tað er gott nokk farið kemur í havnin har men tað fer inn tað tað má koma nakað inn fyri at mann skal flyta nakað út afturat og so eisini tað at tað gera ein ein ein drampa til tað sum jørgun niclasen ropti fyri dunkurin nú hoyri eg at hann fer at sigla skjótt so tað er eisini e ein ein ein ein neyðug ting í summarhálvuni vsmyril p á einlanna máta okur eru í eini sovornur spesiellari støðu at smyril kann liggja av ein ærari orsøk o tá hava okur eisini sum kann seta seg inn sum lestan kann flúgva ímillum so tað gera tær nú eisini enn ein eina loysn upp á at mann kann brúka tann bátin í neyðtilfeldi í neyðseldin takk fyri
ja laksvárdagin jørgen er klæsan ger so væl
harra formaður sum fleiri tingfólk vísta á at her finnust tað ikki nøkur einføld loysnvit hava fordømir og tað varu forestirni í hvalba og í skálavík fyri nøkrum árum síðani atað hendir skaði og tá fóru so løgtingið inn og játtaði umleið ein tað sum svaraði til átta til tíggju prosent av skaðanum og tá vit so hugsa um hvalba at tað er ein ein ein skaði sum fær yvir tjúgu milliónir krónur tíggju prosent av tíð er tvær jam so statvekk nógv eftir nú hava vit givið heimild til hvalba at fara upp um ein árlukning men bara fyri at geva samanberingina altso visse í ein skaði í til dømis tórshavnar kommunu skuldi tikið líka hart upp á kassan í havn sum hetta her ger í hvalba so tosar mann alts um einar átta níggju hundrað milliónir sum ein sovorður skaði skuldi also bara fyri at prøva at gera samanberingina hvussu hvussu tungt tað er útflutningskommuna ja ø vit hava eg nevndi skaðar sum er hendur í í hvat fimm kommunum men tað er eisini meira enn tað tí vit hava eisini útoyggjarnar sum í summum førum eru lítlar kommunur og í øðrum førum hoyra til størri kommunur har ábøtur eru alneyðugar vit hava so gjørt tað á fíggjarlógini at vit hava hækkað játtanina til havnir men tað er framvegis so lítil tøl at tað loysir ikki trupulleikan til framtíðina mámann havar slíkan grunn og kemur landið inn í eina innskoti so vil eg siga at at so mátar vera krav at mann eisini er við í teimum skæðnum sum er hendur í ár tað má vevt krav frá landinum so sigur mann her tað er vandi fyri at ikki allar kommunur vera við ja men eg vil siga at eru tær flestu við er tann stóri parturin við um at gera eina lóggávu so vildi e hildið so vera øll við atsum mann roynir nú at endurskoða eldraøki eg vænti ikkiat allar kommunur vera púra samdar um soleiðis gera vit men men men her í løgtinginum má man taka støðu um hvønn veg vit fara eisini um ikki øll eru samd og tað má so vera galdandi fyri øll allíkavæl
ja so er tað henrikold síðsta umfar ger so væl
ja takk hharra formaður ja ja altso grunnurin er í ordan men men taerri pangun ja ta r tað er har ið í oftani tað strandar á oljun er fínur og regurnar ír nógvar men tá tar so skal koyrast í so sær út til at blíva eitt sinu vansligari útoyggjar vita okur av at era problem eg eg haldi eg játtaði men eg sæð tær helvtina av studningin til eina oyggj og tað bleiv ikki brúkt einkróna til til havnarútbygging tað tað skuldi vera til repperatiónir á havnin tá helvtina tjarðarstuðulin játtaði í trýfylgjandi ár eg haldi at at tað bleiv ikki brúktur ikki ein so tað er øgiliga ymiskt sum mann sassar uppá t pengarnir komu men tað komu ikki til til akkurát tað sum ætlanin var við tan tvær milliónir hvaldbara ókey taðer so alt eg frægari mon einki tað tað erhetr eingin diskusión um tað men tað ger ikki hetta her at nú veit eg æn ikki akkurát hvat endaliga beløpið tað vitja hatta nokk men men men tað er frægari at at koyra nakrar fáar milliónir enn einki at gera tað lættur eit lítið sindur um tí at tað er óúthaldligt at sita hin í kommununi vissi mann er lestur niður í fleiri fleiri ár elta heilt vælskeið upá grund av einum skaða sum mann ikki hevur verið hari yvir so allir
ja so er tað hat landsstýrismaðurin soðorgeniclasen gerð so vælm
harra formaður hyggja vit at kommunum í føroyum so eru tær flestu nokk útsettar fyri ódnum ikki allar men men men nokk tær flestu og og tí burdi tað verið veðurina farið at at mann sló seg saman um tað og gjørdi eitt slag av av tryggingarskipan men sovorðuð tekur tíð vit burdu gjørt tað vit hava eitt sindur meira játtað til havnir men tað er ein hækking frá tveimum upp í fimm milliónur krónur og tað gera ikki tey stóru hol í sjógvini ella sjógvin ella teir stóru brimgarðarnar men tað verður so upp til løgtingið hvar mann játtar á á fíggjarlógini eg sigi bara at fyrr hevur mann sagt at theta er kommunalar havnir og soan givið ein stuðul sum svara til einum tíggju prosent av tí altso húsavíkar kommuna hevur eg byrji upp á at at umvalta sínar stóru skaðar og tað er er ræðuliga tungt fyri ein kommunukassa í eina so lítlari kommunu í hvalba up á sama máta sum eg skilji í porkeri o skopun er so ikki gjørt tað stóra meðan í havn har hevði mann styrki til at gera allar tær umvælingar á tey havnaløgini sum sum fóru í hesi somu óydnini so tað e eit sindur ymiskt um hvat hvør hevur gjørt og hvussu mann skal gera framyvir men eg hugsi at ein sovorðnin grunnur altso sjálvt um landið kemur ein lítlan stuðul í hvalban so vil so vil á líknandi tíman hevur gjørt fyrr so er statvek ein rættiliga stór byrða hjá kommununi at betala tí trúgvi at enn sovorðnin grunnur er alt avgerandi fyri at tryggja framtíðina tí tað sum vit síggja nú er at onkur havnarlív slettki fer at gjørda aftur og hvalbingar sum liva á útflutninginum og at her er um so má siga lívsagrin hjá teimum at teir spenna alt fyri nú at fáa tað havnarlagið tí tað er á fiskivinnuni ið tey liva tey vita tey harsuðurið væl og virðiligatakk
ja takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður avgreiddur vit koma til tann fjórða spurningin og hann er eisini til jørgun niclasen landsstýrismann og tað er beini johannesen sum fer at spyrja viðvíkjandi skipan av bygdarleiðuni í samband við eysturoyartunnilin og beini johannesen fær orðið fyrst ger so væl
ja takk fyri harara formaður tað er til jørgun nickalsen landstýrsmannin í fíggjamálnum viðvíkjandi skipanin av bygdarlogðinum í sambandi við eysturoyartunnilin tað er tríggir spurningar er bussleiðirn úr klaksvík til tórshavnar leið fýra hundrað dagførd og til reiðar tá ið eysturoyartunnilin eftir ætlan letur upp tann nítjanda desembur numar tvey hvussu ferð u leið fýra hundrað efivað skipað frameftir og verður tað fleiri túrar á hesari leið trý hvussu verðar bussleiðir hjá bygdarleiðin á skálafjørðunum í sundalagnum og í norðureysturøkinum skipaðar nú eysturoyartunnilin letur upp og verða broytingarog dagføringar klárar tann nítjanda desembur í farnu viku deg boðað frá at eysturoyartunlilin eftir ætlan letur upp nítjanda desembur í ár um seytjan dagar ferðsluliga verður tað stór broyting hjá teimum í norðuroyggjum og eysturoynni í hvønn tag ferðast til havnar og somuleiðis hjá teimum ið ferðast norðureftir millum annað við bygdarleið tó hevur enn ikki verið nakað frægt um hvussu bygdarloyðið verða skipaði frameftir nú eysturoyartunnilin verður tikin í brúk serliga eru ta tey ið brúka leið fýra hundrað ið er leið um klaksvík tórshavn ið hetta fer at ávirka týskulagið vrður áhugavert át frægt hvørja ætlaninr er nú eitt nú hvør rutan hjá leið fýra hundrað verður frameftir nú eysturoyartunnilin letur upp og um fleiri túruar verða nú teinurin er styttur ferðsluligu broytingarnar fara eisini at hava við sær broytingar fyri aðrar leiðir og øki í landinum á øllum skálafjørðinum verður tað meira ferðsla í sundalagnum hevur leiri fýra hundrað á havt fleiri sterkpláss fyri henda leið nú eftir skálafjørðinum so verður tørvur á broytingum og á leiðunum í sundalagnum eisini fyri ferðslan í norðureysturøkinum sum heild at broytast tí hevði verur áhugavert at fræst frá landsstýrismanninum hvussu ussambandið í hesum økjum verður skipað frameftir nú eysturoyartunin letur upp og ikki minst um borgarar kunnu vænta at klárt verður við dagførdu leiðin tá tunnilin eftir ætlanin letur upp fyri ferðslu tá nítjunda desembur tvekogtjúgutakk fyriharaformaðui
ja takk so fær landstýrsmaðrin í fíggjarmálanum orðið jørgun niklasen ger so væl
harra formaður føroyar verða alsamt knýtttær betri saman og í eitt landfast samferðslukervi og leiðin verður eisini væl styttrsig ímillum miðstaðarøkið nú og og norðurøki nú eisturoyartunnilin sjávandi letur upp og og tað merkir stórar broytingar hjá vikaleiðini eg havi eftirlýst nakrar ferð hjá standferðsluni um at fáa uppskot um ferðaætlan men eg fái upplýst frá strandferðsluni at hon ikki er liðug eg fái at vita at strandferðslan arbeiðir við málinum og teir samstarva við áhugabólkar til dømis skúlar kommunur um hvussu busssambandið verður skipað á mest skynsaman hátt men sum sagt er hetta ikki komið á mál eg havi so ringt kraftia aftur nú so nú tað kom fram at upplatingin av eysturoyartunlinum verður framskundað hog bara fyri at at tá ið eysturoyartunnilin letur upp so vil leiðin verða leið fýra hundrað mann kallaur úr klaksvík so vil hon koyra eftir skálafjørðunum og til havnar og tað vil so siga at so er økið í í sundalagnum um so at siga sekla burturúr tí tað hevur verið partur av farleiðini hjá teimum eisini og tað ger so eisini ein økonomiskan spurning tí sjálvandi tá ið farleiðanin úr klaksvík tilhavnar blívur munandi styttri jemen so so sparir mann ella so leypa tímar av sum at so kundi brúkt onkur aðrastaðni og her er að tann fíggjarligi parturin kemur inn tí tann prísurin sum eysturoyartunniln er boðar frá tað merkir at sparingin í tí tavisið a sparingin í busskoyring øll verður etin upp á bumbgjaldinum hvat ger mann so játta meir prísirnar upp áleggja tunnlinim hava ein lægri prís tí tað er einki at ivast í tá tunnilin kemur suður farleiðarni úr norðuroyggjum gjøgnum eysturoyartunnilin og vit mugu sambinda tað sum tá verður seklað burturúr og tað er er serliga sundalagið so vit hava avbjóðingar taðer bara nakrir dagar til tað opnar eg havi fund við strandferðsluna
øfyrst í komandi viku og tá má eg hava okkurt ítøkiligt uppá hetta her tí at tað ber ikki til at bara sita viðgeja tá i mann veit av at broytingarnar verða stórar longu nígjuhundra desemburjatkk so er tað onnur sovorði fyrstur er brandursandoy ger su væl
takk fyri harra formaður eg má siga at tað kemur eitt sindur óvart á at mann ikki er klárur við nøkrum øí mínari vu í mínari vátti mann longu at havt gjørt tað greitt tá i ið nú útbjóðingin tað seinasta útbjóðingin av bussinum var hvussu mann ætlaði at skipa leiðirnar nú í eysturoyartunnilin verður verður verður tikin í nýtslu eg eg hopi ikki at hetta er komið í óvart á strandferðsluna at tað verður opið ígjøgnum tangafjarða smáuna nú um um seytjan dagar eg eg haldi at vit hava havt eini fýra ár til at fyrireika okum so tað tað burdi okkurt kunnað verið klárt nú seytjan dagar eftir takk fyri
ja takk so er tað johannes joensen sum fær orðið gjørd svel
ja sjálvandi skulu øll hava eitt gott bussamband og eisini en skálafjørðin og sunnalagn mann snakkar nógv um a fáa tað at skipa tilmiðlumskúlan dil vestmanna sjálvandi má mann fáa tapa pláss men eg haldi eisini tað eru nógv øki sum einki busssambandi hava í dag tað má mann eisin hyggja eftir so eg hugsi at her er nógv at fara eftir og heldur kanska hyggja eftir hvar eisini man einki busssamband hevur í dagtøkk fyri
ja takk so tað yðin sacariasen sum fær orðið ger so væl
takkfyr hara formaður bara ein praktiskan upplýsing sum hjørgun niclasen eisin var inni á at eitt er givið at visti mann hygur etir kontraktinum tað hevur so innlit í so har er tað soleiðisnar at gjaldið fyri koyringina er fyri effektivar koyritímar so at tá ið tú sparir so nógva tíð við at koyra ígjøgnum tunnilin so kanst tú so hhevur tú so mikið meira túra kanst tú koyra fyri somu pengar so út frá tí skuldi tað verið lag av manni men tað er sum landstýrismaðurin eisini vísir á tað er gjaldið sum er í gjøgnum tunnilin me tekur tú sáttmálarnar so er tað púra greitt í dag tekur ein túrur ímillum havnina og og og og klaksvík ein ogtretivu minuttir og vissi hann so tekur til dømis ein tíma so sparir tú tretivu minuttir av hvørjum túri taðvul sigat tú kanst koyra nógv meir túrar fyri somu pengartakk fyri
ja tag sútá johan elvi poulsen ger so væl
ja takfyri harra formaður hetta átti ikki fyri at brúka tey kendu orðini at koma í púra óvart á nakran at mann letur upp fyrsta dagin at koma nú sum keptir fyr høvdatroið og varnast at ella at tað nú er finna útav at nú mugu ogu fara at gera hena kontrakt eg haldi tað er beklæðiligt visti man kann brúka tað orðið at mann ikki hevur funnið útav hesum her áðrum tí hetta er altso ein stórur trupulleiki sum sum okur í ferg við at fara fara í holt við
ja takk so fær spyrjarin orðið aftur ger so væl beini joensen
ja takk fyri eg má siga sum onnur hava sagt her beint at t tað tað er iki so øgiliga løgið at hetta kemur óvart á at tunnilin skal opna nú tað er øgiliga undranaðavert og tí havi hug at spyrja landsýrsmannin um hann hevur um mann fer at streingja á at fáa alt klárt til nítjanda desembur og tía tað eru nógv sum fara atsóknas ettir í loysnim her beint tað erunógv bæði norðuroyggjum eysturoynni sum ferðast til havnar og somuleiðis fólk úr havnini sum ferðast norðureftirvið bygdarleiðin bæði til arbeiði og skúla og somleiðis tey í sundalagnum sum kanska liggja mitt ímillum herbeint altso hvussu verður við tveimum tey brúka sonleiðisbygdarløði til báðar vegir kann man siga tilarbeiðið í skúla og so soleiðis sumhin sirgariasen røa at mann gott nokk so kemur um gjaldið men mann sparir eit sindi tíð og kann tað virka virka til at mann fær fleiri túrar ímillum til dømis á leið fýra hundrað takk fyri hara formaður
ja takk so fer landsstýrismaðurin ljóðið at gjørt væl
harra formaður busssáttmálar vórðu gjørdir í fjør og egmaiman í fjør byrjaði teir nýggju ruturnar og tá burdi mann kanska havt bíðað til tunnilin opnaði sum mann gjørdi tað líkasum í samsvarva við tað men sum tað bleiv nevnt her tað eru kontraktir ta eg mann betalir per tíman men sjálvandi eru stórar íløgur gjørdar so tað bar ikki til at siga við ein bussaav tú nú koyrir tú bara helvtina av tímunum sum te koyrdi áðrenn tað kann maksmum broytast tíggju prosent og tað er har avbjóðingin hjá okkum kemur tí at sparingin vit gera í koyring tað verður enormsparing fyri fólk í norðurøkinum at koyra til havnar tá ið tunnilin er komin tí tað verður so óalmindiliga nógv styttri men sparingin sum við verandi takstum endar øll í tunlinum og tað vil siga vit hava eina veldiga avbjóðing í sundalagnum sum nú blivur eseklað burturúr og tað mugu vit gera nakað við hvussu gera vit landið er bundið at ferðslu í eysturoyartunlinum tað vil siga so ella so skal tað rindast men kundi mann fingið ein lagarligan prís fyri bussar í eysturoyartunlinum so vit høvdu nokk til at tryggja sundalagið og og tann partin av eysturoynni og tí eg vil siga p á tann mátan at sum nú er sær út til at fara blíva dýrari at fáa føroyarat hanga saman og tað skuldi helst verið soleis at tað var áleidð tað sama so eg síggi ikki fyri mær fleiri túrar men teir hava sett prísin á bussum rættiliga høgt tí eysturoyartunnilin metir at bussarnir er ein kappingarneyti við at fáa bilar sum jú skuldu betala tunnilin so eg havi havt fundir við strandferðsluna og vi eysturoyartunnilin har við diskuterað tann prísin tann prísurin kann ikki vera tað han er í dag og eg vóni at vit finna eina loysn eg havi fundir í strandferðsluna fyrst í næstu viku og tá forvænti eg at eg havi nakað ítøkiligt upp á ferðaætlan sum skal koma í gildi um seytjan dagar tá verður tað bara tólv dagar

ja eg skal takka landstýrismannin fyri svarið hetta er av stórum týdningi at mann fær greiða hesin her skjótt tað eru seytjan dagar tað eru hygg mann bara í tveytúsn og nítjan so var tað hundrað og áttaogtjúgu túsund sum koyrdu við leið fýra hundrað so hetta ávirkar øgiliga nógv fólk so tað hevur heiltsa ikki verið gott at mann fann tað eina loysn sum skjótast og tað havi eg eisn álit á landstorsmamnum finnur tað takk fyrihara formaðu
ja takk so er tað svararhan aftur ger so væl jørn niklasen
ja harra formaður spurningurin er í konomiskur á tí eini síðuni skal eysturoyartunnilin hanga saman á hinari síðuni skal strandferslan hanga saman h og tann tanr pengar vit hava til busskoyring í dag við hesari styttru leiðini so vil tað høga tunnilsgjaldið eg mein tað er tólv hundrað og hálvtrýss krónur hvønn veg fyri ein buss til tunli vil eta alla sparingina upp í koyring og tað vil siga tað at strandferðslan blívur dýrari ella lat meg siga at øðrvísi at vissu vit slett ikki broyta ferðætlanina at bussurin úr klaksvík hann koyrir statvek á oyrarbakka og gjøgnum sundalagið jamen so hangur altsaman okonomiskt men tað gevur onga meining so tí mugu vit finna eina loysn soleiðis snar at vit kunnu fáa eina tænastu fyri allar borgarar sum tey sum fara ígjøgnum tunnilin koma at fáa tað munandi skjótari g har við eina betri tænastu og prísirnir skal mann ikki vænta fara fara at fara niðureftir tí tí tær teir mugu vera teir somu tí ella hangda ikki sama bumggjaldið tekur so stóran part av tí so vit hava eina avbjóðing og vit hava havt eina leingi tí eg havi g eftirlýst ferðaætlan me o arbeiði við ymiskum og eg vænti í hvussur at vit fáa nakað á borði fyrstu komandi viku og og eg ímyndi mær at tað sum mann byrjar við tá ið tunnilin er opnaður verður ein ein royndarloysn fyri at finna út av hvussu vælhangurin saman og so til reiðar at gera broytingar fara fyri at fáa eina tillagara til soleiðisnar at øll ferðafólk sum verða ávirkaðir av hesum kunnu fáa sær góða tænastu sum møguligt avbjóðandi nógv for sein ja eg vóni at fáa tað eina gvussu ser eina fyribils loysn uppá pláss í komandi viku
ja takk so er hasin fyrispurningurin svaraður og fara at verið víðari til tann næsta og tað er til kai liðug holm johannesen landsins mann í heilsumálum viðvíkjandi sjúklingum ið hava fingið innoperað kokuligur innplant og tað er stefan klein poulsen sum spyr ger so væl stefan klein poulsen
takkhara formaður ja spurningurin er tilkalio snýr seg um tey sum hava fingið innobererað kokuliar implantat og hava burt inn til hetta áður og tí er spurningarnir soljóðandi hevur landsstýrismaðurin sett nakað tilboð í verk til teir borgarar sum hava fingið innobrerað kokuliar implantat ið umfatar eftirviðgerð venjing vegleiðing ráðgeving við meira og seinni spurningurin er um ikki hvørjar ætlanir hevur landsstýrismaðurin viðvíkjandi hesum og hvussu langt er landsstýrismaðrin komin í tilgongdini t øgiliga gott at hoyrt konkret hvat landsstýrismaðurin hevur gjørt á hesum økinum øog í viðmerkingum har er havi e skrivað at síðsta tingar so spurdi eg um hvør hvør hevur ábyrgdina av hesum sum hava fingið innopererað kokulær yimplantat og hvussu er við hesari eftirviðgerðini tá upplýsti landsstýrismaðurin at eingin loftarar hesum borgaranum sum hava fingið hetta tilboði fingið hesa operatiónina tá teir koma heim eftir skurðviðgerðina og og sum ávurður lýst so er tað faktiskt ein ein skilaleys íløga at gera tað at veita føyføroyskum borgarum tilboð um at fáa hesa opiratiónina men ikki veita teimum nakra eftirfylgjandi uppfylging og venjing til hetta nýggja apparatið sum tey hava fingið hog tí altso ein skurðviðgerð einsamøllum er so gott sum dømd at miseydnast um ikki eftirviðgerðin verður verður miðvíst skipað tað er øllumførðum tað sum tey serkøni meta og eg skuldi havt spurt landstýrismannin eisin hvat hvat tað kostar men eg haldi meg hava fingið upplýst frá deyvafeløgunum at tað liggur um milliónina fyri eina operatión og tað kann lanstýrismaðurin sum kanska eisini upplýsa afturat teimum spurngum varð stilla og tað er tað er ikki so ræðliga nógvr føroyingar tað tað snýr seg um men nyttan er so sig at eingin vissi tað ikki fáa hetta tilboðið afturateftirfylgjandi takkhra formaður
ja takk so fyri landsímaðini heilsumálinum orðið til svarað ger s væl cellioholm jensen
ja takkfyri hara formaður síðan mitt í fýrs síðan mitt í fýrsunum so fekk mann fekk mandi tilboð um eitthoyratól sum mann kundi uppirera inn sum var nokk ógvuliga komplekst kann mann siga og summann kalla tað stytt c i vanligt tey professionellu kalla tað so hvussusur kostnaðurin kostnaðurin liggur um hvartmilliónir nú men fyrstaní kostaðartaldið uppi á eina millión haldi eg tá taið byrjaðu við hesum her tá var tað nógv nógv dýrari og tað er púra rætt sum spyrjarin sigur at athenda tænastan er ikki nøktandi í íløtuni fyri tey teir føroyingar sum hava fingið hetta her opporera inn og soleiðis sum mann sær tað frá sjúkrahúsverkinum av so er tað tað at sjúkrahúsverkið eigur ábyrgdina av at gera tað fyrstu a ta fyrsta tingið skurðvikernar sjálva at fáa úfáa tað sett í tað er sjálvandi eisini ei ein ein útveljan hvør kann fáa tað sett í tú skalt sjálvandi fyrstogfremst tola nærkosu og tað tekur eini tríggjar tímar einan hálvan tríggjar tímar at fáa tað sett í og síðani setur tú tað til aftaná fýra til fimm vikur vanliga og tað sum manglar í føroyum tað er tað námsfrøðiliga tað er tað sum tað sum skal gerast aftaná at at tú hevur ilið talið venjing fyri hesi fólkini her hetta er ein øliga komplekskt apparat og tað er øgiliga ymiskt hvussu hvussu fólk uppliva tað tey sum ikki hava nakra horvn og tey sum hava niðursettana so nógv at tað at tey vanliga hoyra ikki virka tey rigga ikki so so tað sum manglar nú og og tað tað skal g hvussu eg eg má hvussu soer fáa sett at vit seta okum saman eg og landsstýrismaðurin í mentamálum og landsstýrismaðurin í almannamálum niðri verður tað gjørt hjá kommununum hetta her liggur ikki hjá hjá heilsuverkinum niðri tað er bara tann fyrsti parturintakkfyri hara formaður eg komi aftur
ja takk so færi fáa onnur orðið gerst væl biljisinusen
takk fyri har formaður staðfangklæðin poulsin spurdi í fjør um hetta og tá upplývstin landsstýrismaðurin æt man hevur ikki nakað tilboð til tey fólkini sum hava fingið sær viðgerðina hesa operatióna og nú upplývisin landsstýrismaðurin at tað framvegis ikki er nakað tilboð til tay í føroyum tað er so svar upp á tann fyrra spurningin og so spyr staðfann klðin poulsen um ikki hvørjar ætlan hevur landsstýrismaðurin viðvíkjandi hesum og so sigur hann at hann umhugsar at tosar við landsstýrismannin í mentamálum og við kommunurnar kanska og eg haldi at tað má hann gera soleiðis at onkur tekur ábyrgd á økinum tá ið eingin hevur tikið ábyrgd tað er væl tað tað snýr seg um
ja takk so fær edva jacobsen orðið ger so væl
hvar formaður hetta málur tær vikumans spurningur akkurát hetta málið sum so nógv onnur mál hvar ið markamóti í ísný er hvør skal taka sær av eftirviðgerðini tí at eg minnist gott hin spurningur eisini sum var settur tá at tey fóru ikki tað burtur úr hesari viðgerðini sum tey skuldu fingið viðstir manglandi ráðgeving og manglandi eftirviðgerð og eg haldi at tað er øgiliga ofta avbjóðandi innan fyri nógv øki ikki bara hettar at mann hevur avbjóðandi at finna samstarv tá ið tað eru fleiri sum skulu átaka sína uppgávu so finnur mann ikki tað og hvussu tað samstarvið skal førast út í lívið so koma ikki konfliktir men so koma so er tað millum fakfeløg og so er tað millum tað blívur so nógv nógvar forðingar at tað blívur ein stór avbjóðing staðin fyri at tað skal vera nakað gott so eg vóni at at mann kann koma fram á leið og finna eina loysn eisini her til mann sigur brúkararnar frama sum sum hava fingið sær tólini takk fyri tær for mær
ja takk so er tað bjarni hammer ger so væl sum fær orðið
takfyrhara formaður ja eisini samdur við teimum sum hava viðmerkt hetta málið hetta er hetta kann vera heilt fantastiskt fyri lívsgóðskuna hjá teimum fáu sum fáa hetta gjørt og tað er eisini ein ein sera dýr viðgerð sum eg skilji og eg veit ikki var tað kostar gott nokk tað var kanska landsstýrismaðurin men tað er eingin ivi um at fer mæn at rigga fyri fólk sum hoyra ner um einki í dag so so vil tað vera ótrúliga gott fyri fyri alla lívsgóðskuna hjá hesum fáu takkfyhara formaður

ja takk ráðformaður í sambandi við akkurát hesi her cgi oprasjónirnar so er tað ella tað er soleiðis at um so er at tú bara fer oprasjón og onga eftirvenjing so hevur tú null nyttivirði avstjóðaroprasjónini tú fer akkurát einki fyri sær hvønn hálvtrýss túsund krónurarso eg haldi faktiskt tað er undarligt og nærmast óamannaverk at mann mann hevur eitt heilsuverk sum sigur tað okur hava ábyrgdina av at gera operatiónina men mann hevur so landsmyndugleiki ongan plan um eftirviðgerð yvirhøvur í mínari veg gevur tað slettis meining so leingi mann ikki hevur eitt reelt tilboð um eina endurvenjing og eitt reelt útbúgvingartilboð til fólkini sum fáa seg íoperasjonarnar so skal mann slettis geva tær so eg haldi at tað
takk so for stefan klædnum poulsen vóru aftur og gjørt so væl
takk harra formaður og ja ð vísi seg at vit eru á bylgjulongd í hesum máli fyri at forseta hær sum erhard joensen sleppur tí so eg eri púra samdur ella halda vit í miðflokkinum eisini tað at tað er burturspilt til pengar og eitt so mikið stórt innkrep sum landstýrismaðurin eisini upplýst so mikið stórt innkrep tú gert í hesar opperatiónini at øll tilgongdin ikki planlagt so so skalmann letkki byrja upp á hasa tilgongdina so hetta her má samskipast og og tað er serliga eisini seinni parturin øsum landssýrismaðurin siga liggur hjá námsfrøðiliga og egvisi g skilt landsstýrismannin rætt so er einki gjørt enn øog eg haldi her her má handlast á hesum økinum visti mann vist man ynskir at hetta skal vera tilboð sum vit veita í føroyum og tað er so øllum førum gleðiligt at síggja at at íløgan er blivin nakað bíligari tveyhundraðog álvtrýss túsund krónur men tað er tað er statvekk statvekk ein stór íløga fíggjarliga men eisini eitt so mikið stórt inngrip a hendan tilgongdin um hon má verða skipað og tí hopi eg at landsstýrismaðurin handlar nú upp á hetta her tað snýr seg ikki um so ræðliga nógvar borgarar men hetta her kann hetta kann broyta allan gerandisdagin og alt teirra lív við at fáa hesa opperatiónina og upplæringina sum sum skapar nyttvirði h so sum biljustinusen íski nýsti at onkur má taka ábyrgd á hesunmr økinum jatak
tak so fer svararin kalioholm johannesen lansursmaður orðið aftur ger so væl
ja takkfyri hara formaður ja eg tað má siga eisini eg havi sitið har eitt ár nú og og tað tað undrar meg at at eingin hevur tikið ábyrgd av øll hesi árini tatað eru nógv ár eftir hondini eingin hevur gjørt nakað við hetta tí at pá einanmáta hevur mann sæð tað sum heilsuverkinum at mann hevur gjørt sína uppgávu men tað er ikki nokk tú má kunna eisini levera tað ella fáa samstarv við tey sum skulu upp á einlana máta hjálpa hesum fólkunum víðari og tað er men men vit hava stadvekt ter nakrir danskir serfrøðingar sum upp eina ferð um árið innan fyri hettar her men tað er statvekk ikki nokk fyri at tú kann fáa eina lívsgóðsk og eg skal ikki gera meg til fakmann á økinum men men tað er øgiliga ymiskt hvussu hetta hevur virkað øgiliga øgiliga ymiskt hvussu hvussu tað hjálpa fólki so at eg fari at atmiðflokkurin brenni líka nógv fyri tí sum eg brenni fyri tí so at eg gangi út frá at at eg og jens arana og elsbet altso vit kunnu seta kkum saman og hyggi eftir hvussu hjálpa vit hesum fólkum og nei eg havi ikki gjørt nakað tðaverri havi eg ikki gjørt nakað við hetta akkurát nú at tað havi eg baða ikki gjørt men tað má eg so til at gera ella fá bara ein spurning afturat og tað er eisni fínasta í ordan tað skal eg takka spyrjanim fyri at hann fylgir teg upp so at hann heldur heldur okkum ansvarligt fyri at han nevnd nakað takk fyri spurningin
ja takk so fær spyrjarin orðið aftur steffan klein poulsen ger so væl
ja sum eg skiljilandstýrismannin so so heldur heilsuverkið seg hava røkt sína uppgávu men heildin er ikki har tað er ikki verið nokk tí at hug at spyrja landsstýrismanni um hann ítøkiliga kann lýsa hvussu hann so tekur tað her frá ja nevnt at hann fer at snakka við handan handa landsstýrismannin men hvat altso kann hann blíva meir ítøkiligur rundan um tað tað evur øgiliga gott øtí at eg haldi at tað kann øgiliga skjótt blíva til snakk og snakk og snakk vit mugu handla onkursvegna so at hoyrt ítøkiliga hvussu hann tekur eitt stig víðari og tað som eg komin inn á jáðni eftir her við at tað verður kalla c i á professionamáli tað er kanska nakað vit eisin skuldu tikið okkum eg kundi tikið til mín her tí at kokuliga ár er ikki tað nemasta orðið og egvitikki mhon kom úttala tað rætt so vit kunnu gott kalla tað ci her fyrrá hann við se fleiri uppfylgjandi spurningar fara at koma viðvíkjandi hesum men eg haldi að er ótrúliga viktigt at vit blíva meir ítøkilig og ikki bara sparka bólkn víðari uttan eina góða endastøðu fyri a seta ta soleiðis
ja takk so fer landsstýrismaðurin orðið at tíggjas væl kelly holm johannesen
ja altso reint professionelt fakliga hevur heilsuverkið gjørt sín part slutt men men úrslitið er ikki nøktandi fyrr enn aðrir myndugleikar eisini taka teg upp á seg sum skal til heilsuverkið metir ikki at tað skal blíva við at gera hetta her tí at tað eru aðrir myndugleikar sum vara av hesum fólkunum tað vðsiga almannamálaráðið mentamálaráðið og kommunurnar akkurát som mann ger niðri mann hevur tað ikki in í heilsuverkinum niðri mann hevur tað úti hjá kommununum so at tað sum eg fari at gera heilt konkret tað er at biðja um ein fund við aðrar myndugleikar teir sum skulu taka yvir hesa námsfrøðiligu uppgávuna tí at hon hoyrir ikki heima inni í heilsuverkinum tann fyrsta partin hann hoyrir heima men so havi eg eina ábyrd at binda tað saman upp á ein lannan máta at at aðrin stansir taka hetta her upp á seg so at tað eg haldi ikki eg kann svara soøgligani nógv betr upp á tað her at at aðrir myndugleikar eisini gera sína uppgávu takk fyri harra formaður
ja taks so verður farið víðari til næsta spurning og tað er eisini ein spurningur til kal egu hol johannes en landsmannað í helstmálum viðvíkjandifráboðanum til krabbameinsjúrlingar í føroyum og tað er bjadi hammerc sum eg spyrji at gerist vælbiennhamerja takk fyri harra formaður t ak at frma
maður ø eg gjørdi henna her spurningina aftaná at faktiskt tríggjar ymiskar kunningar komu til mín um til seldigar føroyingar sum halda seg hava bíðað ov leingi og tí seti eg hann her spurningin til landsstýrismannin í heilsumálum og tað er viðíkjandi fráboðan til kapparmannssúklingar í føroyum við at sett tveir spurningar sum eru soljóðandi er landsstýrismaðurin greiðir yvir longu bíði tíðina eftir svari frá kanningum hjá kapamannssjúklingum og nummar tvey er er landsstýrismaðurin sinnaður at fáa mannagongdirnar at virka enn betur soleiðis at sjúklingar ikki ganga í óvissu óneyðugar leingi tað eru fleiri dømir um føroyingar sum ganga óneyðugar leingi og bíða eftir svari eftir at teirr hava verið til vanliga kanning og til tar árligu kanningina aftan á tey eru staðfest físk tað er tann hendan her fimm ára kanningin tað er tyngjandi fyri sjúklingin og avvarandi at fáa staðfest álvarsliga sjúku harumframt er bíðitíðin um óvissna bæði ræðandi og so er han eisini niðurbrotandi tí hevur tað alstóran týdning at kunningin er so greið og kemur sjúklinginum so skjótt kemur til sjúklingin so skjótt sum yvirhøvur gjørligt og tað er líka umráðandi tá tað viðvíkir árligu eftirkanningini hjá sjúklinginum sum eru sjúklingum sum eru fyribils staðfest físk tí tað eru fesk dømi um føroyingar og bíða fimm til seks vikur sum ikki fyrr enn avverandi venda seg til myndugleikarnar við stórum orðum fáa svar men tá kansn svarið koma innan fyri ein til tveir tímar um tað er gloymskað ella truplar mannagongdir mannagongdir sum vanligu føroyingurin ikki skilur r ilt at siga men tyngjandi ella bíða bæði fyri sjúklingin og fyri tey avverandi og faktiskt meðan eg havi sitið her havi eg faktiskt fingið ja nakrar nýggjar aftur upplýsingar sum eg kann taka fram til tá eg komið upp aftur takk yhara formaður
ja takk so fær kali oholm johannesen lanstursmaður orðið ger so væl
takk fyri harra formaður og takk fyri spurningin tað er øiliga viktigt at eg svari púra beint her tað sum eg hava fingið frá heilsuverkinum tí hetta er eitt øgiliga alvorligt og og til bjarna harmar so so so hetta her við viðgerðartrygd liggur mær øgiliga nær at hjarta sambandsflokkinum serstakliga at súkklingar skulu sleppa so framat sum skjótast so skjótt sum møguligt skulu teir hava eina útgreining og eina viðgerð eru tekinin etir illillgruni um krabbamain verður altíð gjørt skjótt av sjúkrahúsverkinum onkulogiska kampilatorinum gongur til dømis ongantíð meira enn a vika frá ein kanning verður gjørd til svarið verður givir sjúklinginum sambært sjúrahúsverkinum eru tó eineinstøk tíbetur sera fá dømir um at ov lang tíð er gingin hetta er orsakað av samskifti ímillum kommunulæknarskipan og sjúkrahúsverki ikki hevur verið nóg greitt sjúkrahúsverkið ger tó áhaldandi ábøtur so slíkar støður ikki skulu endurtaka seg og hetta er eisini eitt av teimum viðurskiftunum ð verða viðgjørdu í arbeiðinum við nýggjari krabbaminsætlan sum júst er farin í gongd vit hava akkurát nú sett bólkin aftur at gera betringar á verandi krabbamainsætlan og eg las hana væl og viðiliga ígjøgnum og eg helt hon var øgiliga góð men eg vildi gjarna hava eitt inn afturat og tað er so komið inn í hana eftirfylgjandi tað er tað at eingin eingin føroyskur krabamarssjúklingur skal bíða longri enn tretivu dagar eftir útgreining og viðgerð tí gleðir meg óalmindiliga nógv til várs tá ið vit fáa tað hvussu mann eisini kann impelementera tað í føroyska sjúkrahúsverkinum at vitat vit hava tann møguleikan til okkara krabbameðsjúklingar at tey ongantíð skulu ganga for leingi við óttanum at tey eru dóttirnir millum nakrastaðni so ateg taði ikki spyrja hana fyri t hann setir fokus á hetta sera sera álvarsliga øki takk fyri harra formaður
ja takk so er tað onnur sporið og tað er tað fyrsta er erhard joensen ger so væl
ja takk fyriharar formaður og gott vat bjarni hammer reisir hendan spurningin øtað er eisi sum undrar meg at lítaðsindur í í svarinim hjá landssýrismanninum tað er tað er hetta her at at at tað tað vísir seg at okur rena okum altíð í henda kommuligatiónstrupulleikan í í hesum heilsuverkinum hvussu hvussu ber tað til at okur okur hava ongantíð í lívinum havt betri møguleikar fyri kommunigatión av øllum møguligum slagi men allíkavæl so blívur tað altíð tað sum er ein umskylningur tað er henda konvigatiónin ímillum sjúkrahúsverk og lækna og hendan hendan avdeilingin á handan avdeilingin hetta vísir seg at vera nakað sum er eraltso óloysiligt og ogegentiligani so burdi tað slett ikki tað t kur hava ongantíð havt betri kommunigatiónsmøguleikar enn akkurát nú so eg fari at heita á landsstýrismannum
ja takk so fer edvard jacobsen at orða ger so
væl akkurát formaður tá ið sjúka rakar so er tað fyri ikki at siga alneyðugt at mann verður skjótt varur við hvat er galið og fær skjótt viðgerð og tað er fegnis um at landsstýrismaðurin vilja hava tað við í tí nýggju krabbameysætlanina hatta við tretivu døgum tí at og akkurát tað sum er jóansin var inni á einum hús so skuldi tað tøkni verið til at at øll kommunikatión skuldu kunna komið skjótt á rætta stað eg veit ikki um einaferð var tað nakað við tað at skiparnar ikki innanfyri sjúkrahúsverki tosaðu so væl saman har er mann rættiliga nógvur gongd við vit settu nógvar pengar av til tað tøkniliga eg vóni at tað kann hjálpa nakað tí at tað er einki so tungt sum at ein dagur at bíða er ein dagur for nógv tí at tá ið mann veit at alvorlig sjúka hevur rakt so er einki so gott sum at vita hvat tú verður lagt í av slagplanum hvat skal gerast og fáa tað at vita
ja takk so fær jaspur langard urir ger so væl
ja takkfyri hara formaður ja eg haldi at taðe eitt gott evni og viktigt evni at taka upp og eg má siga eisini at eg havi glett meg um at at vit koma á mál við hesim her í sambandi við viðgerðartrygdini tað eru fleiri ting sum eg haldi er viktig í sambandi í dag og tað serliga er sjálvandi lívskvalitetin tá mannhevur fingið staðfest kreft men ikki minst eisini at vit vita eisini at fyrr man verður i fyrr tað veður tikið hond um ein ein persón sum hevur fingið staðfest kreft betri møguleikar er fyri at hjálpa viðkomandi kanska burtur úr tí vónandi at við komandi koma so so væl burð úr keftini ella sjúkuni sum til ber so tað haldi eg er eisini øgiliga viktigt sum eg haldi landsstýrismaðurin pápíkaði so tað er øgiliga gott at vit vi raðfesta tar og fáa komið á mál við hesum her tretivu døgunum innan fyriviðgerðartygdina
ja takk so er tað siri stemberg sum fær orðið ger so væl
takkfyri hara formaður ja krabbamain er ein álvarsom sjúka og tað eru tikin rættiliga stór tøk fyri at kunna binda eitt heilsuverkið í ella eitt sjúkrahúsverki í eitt net og tað skuldi so geva møguleika fyri at mann kann gera hesa eini felags visitatiónina og at skipanirnar tosa betri saman so so so nógv av tí skuldi verið komið hhvørfall øgiliga nógv longri enn tú hevur verið til at kunna gera tað eg veit at hjá teimum allarflestu fungerar samskifti rættiliga gott sjálvandi tað kunnu henda feilur tað tað er álvarsamt og tað skal tað ikki gera um mann skal rætta upp í teimum førum har mann yvirhøvur kann men eg kann eisini bara sum avvarandi siga at at í øgiliga nógvum førum riggar tað rættiliga væl so at men sjálandi skal mann læra av tá ið tað er feilurt tí tað er álvarsamt tað skal helst ikki henda men tað sum ofta er tað er tað tá ið mann hevr fingið diagnosina tá gongur viðgerð um fínt men tað r tann tíðin eisini áðrenn diagnosan verður sett sum kann vera eitt sindur ymisk og tað er har man hevur brúk fyri hesæ felags visitasiónini so at tatað er mín spurningur til ja takk
so fer spyrjarorðið eftir bjarni hava mann gjørt so væl
ja takk fyri og takk fyri svarið caliiholvmur hannesen eg eri púra ivirvístur um eisini at tað er ikki nakað generelt ta tað eru nokur fá tilføldur sum dettarnir í millum og tað haldi har sum erar
jensen var inni á har sum tað er ein stórur trupulleika er uttan iva komunikatiónstrupulleiki tí millum annað sigur ein at hann hevu verið tvær ferðir til viðgerðar aftanlander frískur eina ferð í aarhús ella ava ígjøgnum aarhuus eitt eygablikk tá svarið komi so bleiv tað stutt ligt aalborg og tá gingur tað j hann skrivaðagott ná fimmde seks vikur har sum tey venda seg benda seg til við benda seg til heilsumingarnar fleiri ferðirnar og fyrst tá fáa tey svarið men tey fáa tað beinanvegin táasote rykkjið og rykkja blívu við at rykkja inni har og so fáa endilga kontakt viðkomandi og við við stórum orðum sum sagt og so ganga tð tveir tímar so eta inni á megin og tað mugi siga tey at svarið er komi fyri at tak sjey dagar var sera komið so tað er eingin ivi um at tað er ymiskt men so tað eisini ein sum sigur her at tað gongu gott hvørja ferð nókvar fáir dagar so svarið komi tað r eingin ivi um tað er ymiskt tí eri eg har nokk summi har trúgvi eg eri har sum e erhar d er at tað er ein komnigatiónstrupulleiki ymsastaðni so ti mansn skal ígjøgnum fleiri ymiskar statiónir og onkuntíð onkuntíð vísir tað seg so dettar er í millum men tað skal teg helst ikki helst ikki harraformaður fær aðurar grsækelioholm johannesen
harra formaður sambært sjúkrahúsverkinim eru tó einstøk tíbetur sera fá dømir um at ov long tíð er gingin so eg má han siga tað at eg havi somu kenslar sum siri stenberg hevur at tað hevur gingið upp altso tað er blivið betur soleiði sum eg hoyri hvussur tað blívur betur ov betur og tá ið vit tosa um samskifti altso vit hava so øgiliga nógvar kontaktpersónar at fyrihalda okkum til tað tað vil siga tað krevur at allir persónarnir sum eru við í hesum forløpunum samskifta týðiliga og greitt og tað byrjar sjálvandi eisini út hjá kommunulæknin hvussu samskifta teir tað og nær siga teir frá og so skal tað víðari ígjøgnum systemið til serlæknar til aðrar avdeilingar sovorðið men eg kann ikki gera meira inn at lova at eg eg skal fylgja hesini prøva fylgja hesinir upp alt sum eg kann og tað er øgiliga ringt at fara inn á einkulta sakir tí at eg hoyri eisini eg hoyri eisini øgiligani nógv ting eg havi havt øgiliga nógv samband til fólk sum venda sær til mín upp á einlana máta og tað bilar heldur einki tí at tá ið tú fær fólk sum venda sær vistað eru trý tríggir ymiskir persónar ela fmmysovnar upp á eina ávísa diagnosi so hevu mann plikt til haldi eg at spyrja eftir og líkasum finna út av hvat er hetta her kunnu hvussu kunnu vit gera hetta her enn ov betur men men í tí stóra heila haldi eg ati at hetta er er eru eini góðum støði og veliminera sum mest møguligta feilum og so hetta her við at vit seta eina tíðarrammu á og gera tað helst áðrenn tretivu dagar men ikki longur túð skal ikki føla at tað ganga for leingi takkfyri hara formaður
ja takk so fær bjarni hammer uraftr ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja tað ljóðar gott vissu okur kunna semjast her um í dag at ati at hetta verður fylgt upp at mann roynir at avmarka hesa tíðina soleiðis at tað helst eingin dettir er ímillum tað r tað tað draga seg um so haldi eg mann er koma nok so lant og eg haldi eg hoyri á landsstýrismanninum at tað r eingin ivi um tað at hann ætlar at fylgja hesum her upp soleis at mannagongdirnar blíva tær eru sikkur fínar men blíva enn betur soleiðis at tí tað eru so fái sum tú ávirkar og tí tey fái sum ja blíva harðt rakt men tað ljóðar gott haldi eg at landstýrismánn ælar at taka taka um endan og royna at fáa hesar mannagongdirnar so góðar soleiðis at eingin dettur niðumillum tí tað er heilt sikkurt ikki so nógv í mun til harsum tað gongur gott men tað er bara so hart har sum tað treffur takk fyri
ja takk so er hasin fyrispurningurin svaraður og fara at verið víðari til tað næsta hann er eisini til kailiu holm johannesen landssmann í heilsumálum viðvíkjandi neyðtøku tilbúgving í sjúkrahúsverkinum og tað er hervør pollsdóttir sum spyr ger sarðhndra ro postóttur ja takk so fær landsstýrismaðurin kadioholm johannesen orðið ger so væl
ja takkfyrihara formaður sum sagteg spurdi um tað ella eg spurdi um tað næstan beinanvegin tá ið eg kom og eg las a tilfari ígjøgnum sum var umaftur og tað nemliga soleiðis at at tá ljóðaði tað faktiskt sum um at tað manglaði gynogologar altso tað tað var grundin til at tað ikki bleiv sett í verk og síðan er tað soleiðis at at vit terbmanna nú við sum eg havi skilt tað nokk av fólki og tí hava vit sett ein bólk niður til at gera tilmæli ug at fáa ta sett í gongd implimentera eg havi sohavt fund eisini við amnestigið umettar her og eg havi hvussur fingið at vita at eg fái tilmæli hálvan desembur tá skal eg fáa eitt tilmæli um ett a hvussuteir vera settur so eg vóni bara eg eg vóni berskir at at nú veit egikki orliga hvat ið fíggjarligar avleiðingarnar g hvussu stórt tað vera men men eg síggi hvussu fyri mær at vit fáa eitt eitt ordiligt toymi aitt gott toymi sum mann kann henmenda sil visti mann kemur út fyri hesa her óalmindiliga keðiligu ringu og sváru støðuni at blíva neyðtikin so vónandi vissi øll isu alt gongur væl so skuldu vit havt tað altso fyrst í næsta ár vistu ikki hendar nakað óvæntað takfyri hara formaður
ja takk so eru tað onnur sum fáa høvuð til at fáa orðið tann fyrsta
edva jacobsen ger so væltakkfyr hara formaður ja að er gott ta lanstýrismaðurin er ítøkiligur í hesumher málinum og og vænta tað at tað kanska longu verður sett av ella ongu ver kom í gongd á í komandi ár hetta verið ofta verður nokksonóv tosa um ettir her eg veit at landsýrismaðurin setti sær fyri tá ið tá ið hann tók tók við at at arbeiða við esum málinum og visti tað kann koma longur komandi ári so so er tað fantastiskt tí at tað er øgiliga alvarsligt fyri tey sum koma út fyri hesum her og fyri man sigur ja fyri bara fyri teir eftirtí at kunna fingið verða sett inn skjótt og finguð eina góða hjálp kundi eisini gjørt tað at mann hevði betri møguleika fyri at koma víðari í lívinum aftan á eina slíka svára svára hending so eg vóni at at tað kann koma rættiliga skjótt í í lag at henda hjálpin verið tøk sum mann arbeiðir við takk fyriharra formaður
ja takk so ferð sigur streymberg orðið gjørd sær
grvælttakk fyri harra formaður ja tað hevur faktiskt rættiliga leingi verið eitt politiskt ynski at fáa hetta her sett í verk men hevur nokk verið tað at tað økið verð so ella manna og tíbetur gongur tað framá við tí tað er gott tað er eisini neyðugt í mun til kvinnusjúkur sum heild men eisini fyri at kunna røkja hesa uppgávuna so at okur fara bara ynskja landstýrismannin í bestu eydnu við at fáa hetta hersett á skrá rættiliga skjótt tað varð gjørt eitt nokk so fullfíggjað tilmæli men men sjálvandi tái tað skal setast í verk so mugu fólkini snakka saman men tað burdi ikki verið so øgiliga visi mann hevur fingið gonikologion so burdi tað ikki verið tað stóra fíggjarliga afturat í tí sjálvandi hetta er ein uppgáva sum kemur afturat men men tað skudi helst ikki verið soleiðis atað var arbeiði av hesum hvønn dag men tað kann henda onkuntíðn millum forhopuliga so lítið sum gjørligt so at hetta átti átti at verið nakað sum kundi blíva sett í verk nokk skjótt og síðst havði hon spurningur táð táð bleiv tað sagt at tað bleiv bleiv sett í verk um árskifti kanska longu í hesum árinum so tað

myndstjórin mær gjørt so væl takk fyri teg ja nú er eisini víst á at har liggur nakað arbeiði frammanundan og landsstýrismaðurin ætlar sær at fara í holt við at at seta eitt verk tað ljóðar ordiliga ordiliga gott tí at vit skulu minnast til at tey sum verða útsett fyri neytøku tey skulu melda málið fyri at kunna koma víðari prosessini og tað er ein øgiliga stór avgerð at skula taka tá mann kanska er í einari støðu har mann er skelkaður og ja í einum øðrum heimi roynt fysiskt og sálarliga so eg haldi at tað er nakað sum avgjørt eigur at skula gerast og kann gerast skjótast gjørligt vil eg heita lastursmannin á takk fyri
ja takk so fer spyrjarin orðið aftur hervur polstóttur ger so væl
takk fyri tað er gott at hoyra frá landsstýrismanninum ati at arbeiði er í gongd og at tað kann væntast longu fyrstu komandi ári tí at tað er eitttilboð sum er alneyðugt tað er eingi loyna at neyðtøkuofra í føroyum eru verri stilla er enn í okkara grannalondum hevur mann typiskt hevur slíkar tilbúgvingar men mann hevur eisini betri kunning um hvar neyðtøkuoftir skuldu venda sær til og í mun til at at neyðtøkuoftar skuldu melda ein tilboð fyri at fáa nøktandi hjálp við at goyma og tryggja prógv og so víðari í í tilmælunum sum varð handa landstýriskvinnuni í tvey túsund og sekstan meina tað varð tá tað virka kostnaðin er í mun til hetta tilboðið ikki til at vera so høgir í mun til týdningin á málinum har tann stóri tann størsti kostnaðurin er at fáa settan ein gynokologisk starv meðan hitta er rættiliga smáar upphæddir so tað tað vónað eg hvussu ikki vera ein forðing vit stuðlaðu hvussu landstýrismanni í hesum arbeiðinum og allan vegn ígjøgnumtakk fyri
ja takk so fær landsmaðurin kale oholm johannesen orðið aftur ger so væl
ja sum sagt takk fyri hara formaður altso hetta máu nókk vera tann mest tramatiska og ræðuliga hendingin tú kanst vera út fyri sum menniskja og tú kanst aldrin seta teg í hvussu ræðuligt ag má tað má vera men nakað við logikki at kemur mann út fyri einum sovorðnum sum skal tað fyrsta skal kontakt við tí løgregluna halló halló altso reint sálarliga aðat nú hyggur elspeti men men tað er tað m næstas fór neyvutit ikki tvær ferðir altso at mann kansn fáa frið fyri øllum sum eitur ørvutiheit altso løgreglu at mann kann í tryggum umstøðum eisini vist tað skulu prógva borðið og sovorð nakað tí at at eg gangi út frá tú ert totalt sjokeraður og eisini travmaði fleiri ár aftaná so eg trúgvi henda skipanin her fer at gera tað nógv betur fyri tey menniskjur sum koma út fyri es hendingina og eg havi snakkað við onkran sum hevur verið út fyri hesum her og tað kemur fram nógv nógv nógv ár aftaná tann trammatiseringin at mann kanska ikki tá eg sigi seg at løgreglufólk ikki góð nokk sjálvandi er tey tað men vit mangla skipanina sum ikki pjøvist at vera altíð at at melda beinanvegin ha kanska mann ikki hevur mót til tað er eitt landa tá i man sær løgregluni so meg vóni at tað kemur í gongd skjótt og sum sigurustenberg var inni á eg havi ikki hugsað um at tað skal vera ta sstóra fíggjarliga tí at vit hava vit hava tær menniskjasligur resursurnar takk fyri harra formaður
ja takk so fer har við pondsdóttur vórðu altíð
ger sovæl takk fyri ja nú kom landsstýrismaður eisini in á hetta við at tað fyrsta at offur møtur er er løgregluni og tað er eisini ein spurningur sum mann sum m má taka í álvara at løgreglan má vera væl skikkað teila at taka ímóti neyðtøkuofrum og at møta teimum við røttum spurningum har til lygda eg sjálvandi eisini t nógv neyðtøkuofffyr føla eina skomm um tað sum er hent tí tað er eitt so ógvusligt brotsverk og tey hava kanska ikki ordliga nakran snakka við tað um og tá er tað eisini ein trupulleiki at vit ikki hava samlaða kunning at tú kanst fara eina googul skriva eg havi útferið eina neyðtøku á føroyskum so finnur tú alla samlaða kunning tað ger mann tað hevur mann í grannalondunum okkara hartil hava vit eisini eina revsilóg sum byggir á tvang og harðskap og ikki av samtykkji men tá havi teg so hoyrt frá landsstýrismannum nei frá løgmanni at hann møguliga ætlar at broyta tað tað í eisini veri eitt frambo fyri neyðøkuáv fyri føroyum landssjúkrahúsið metir seg hava umleið hálvtrýss tilburðir um árið um fólk sum hava út fyri kynsligum ágangi ella neyðtøku og mannkann bara vænta at tað vera hægri tí at fólk ikki vita hvar tey skulu bleiga sær til men tað talið hækkar merkir ikki natúrliga at at støðan er verri et ta merkir bara tað er blívi lættari at tosa um um mann fær betri hjálp takk fyri
ja takk so varð hasin purningurin svaraður og okur fara víðari í røðini av spurningum tann næsti tað verður eisini spurningur til kaleoholm johannesen landssýrsmann í heilsumálum og hann er viðvíkjandi viðgerðum og bíðilistum í heilsuverkinum undir korona og spyrjarin tað er høgni hoydal sum nú fær orðið ger so væl hønni hoydal
maður j hesin spurningurm er til kali joholm johannesen lansstýrismann í heilsumálum og eg hugsi at kali oholm johannesen hevur fingið líknandi spurningar fyrr sigur stenberghir spurt um hetttar og tað er kann mann siga at tær avleiddu avleiðingarnar av koronastøðuni og tilbúgvingini í heilsuverkinum øh og eg havi tosað við mong fólk sum sjálvandi spyrja um hettar altso nógvar viðgerðir øeru útsettar undir koronu tíðini ikki tí at sum eg skilji hevur korona ikki lagtstar trýst á heilsuverkið tíbetur og gud hava log fyri tí men tað eru so nógvar viðgerðir og annað sum hildu útsettar orsakað av hesum og tí eru spurningarnir til landstýrsmannin ett sindur yvirskipaðir og einfaldur hvussu er støðan hjá súklingum sum hava fingið útsett viðgerðir undir koronutíðini í heilsuverkinum og hjá hvørjum bólkum og á hvørjum økjum eru flestar viðgerðir útsettar og í triðja lagi hvussu eru tíðarætlanirnar fyri hesar bólkar har viðgerðirnar útsettar altso til at skulu vit siga til at viðurskiftini koma írímiligt rímiligt rættlag aftur tað er spurningarin til karli oholmi hansen
ja takk fyri so fær kali joholm johannesen læsmaður orð ella svara ger so væl
ja takk fyri harra formaður og takk fyri ein góðan spurning at tað er eingin ivi um at at vit tosaðu so øgiliga nógvur sambandflsnujna um viðgerðartrygd mann fór ordiliga spentur í gongd at nú skuldi tað akkurát verið og sovorð nakað so so og so knappligan so kom hetta her so kom hetta her viðvíkjandi korona og tað hendur bara tað at at alt virksemið bleiv dempað niður tí at mann visti ikki hvør fíggindin var mann visti ikki hvussu umfatandi fíggindin var og mann visti ikki hvussu stóran skaðafíggingin gjørdi fíggingin tað er kovið nítjan og tað er eingin ivi um at bíðilistarnir á øllum trimum sjúkrahúsum vuksu og skurð og viðgerðir vórðu útsettar men tá tað er sagt o summu passa uppá altso tað er munur ímillum hvat er lívsneyðugar viðgerðir og so planlagdar allar tær sum vóru sjálvandi lívsneyugar tær fóru eg ígjøgnum harraharra formaður tað var ikki seinking á teimum men teir planlagdu viðgerðirnar har var ein har var ein seinking á og bíilistarnir fóru upp tá ið vit komu eitt sindur longur fram í tíðina ella kanska evr ta eitt sindur slættari sjógv tá roynd tá byrjaðu vit á arbeiða upp undan ella arbeiða upp undan afturi fyri at fáa bílistarnir niður aftur og síðani komu eitt verkfall og síðani kunnu líkasum eitt verkfall oman yvir hefta her við korona og tað sjálvandi gjørdi atað styttri tað tað aftur seinkaði nakað men sum eg skilja lagnum so er nú nú hava allir sjúklingar fingu eina nýggja tíð til at koma frámat so ati at mann roynir sum sum best ber til at arbeiða upp undan aftur eg komi aftur við tíl síðsta partin takkfyri harra formaður
takk fyri so er ta onnur í tingsalin sum hava møguleika at gera viðmerkingar ella taka vorðið tað er siðurstein bergd ger so
takk fyri harra formaður ja tað er hetta ar ein ein stórur og álvarsligur spurningur og eg síggi at grangrannalonduni snakkað teg um koronufelluna at so at nógv fólk eru í havnaði í hesum her endaðu í esum her at tey ikkihavta fingið viðgerð og eg haldi tað var einaferð tíðliga í summar eg spurdi tá vóru seks túsund viðgerðir ikki framdar ella færri enn ár árenn og so haldi g einaferð tíðliga í heyst vóru komin niður á trý túsund so ekr hava kanska ongantíð verið longri frá tí sum mann hevur tosa um viðgerðartrygd enn nú tíverri ikki tí at tað er politiski ynski men tí at tað er bara so beint nú og tað betíðir bara tað at tað er ein øgiliga stór uppgáva fyri framman og spurningurin er um mann kann loysa ta uppgávuna við tí fígging sum er avsett í ár tá ið úskaparáðið legði sína seinastu frágreiðing fram tá vístu teir á hvussu nógv eyka í heilsuverki fór at hava tørv á í mun til útsettar viðgerðir so har liggja eisini nøkur tøl sum eg haldi ikki eru við í fíggjarlóginim takkfyri
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur orðið ger so væl
harra formaður eg takki landstýrsmannin fyri svarið h nú spurdi eg itt sindur yvirskipað og og hjá landstýrsmaðurin vísti á at nakrar skurðviðgerð er útsettar og annað tílíkt og at nú hava allir ella øll fólk sum bíða eftir eftir eftir viðgerð ella diagnosi heilstu verður fingið at vita nýggja tíð tað tað er at gleðast um men eg fari barat spyja landsrsmann um at um hann hevur nøkur tøl um ann kan seta sirstember nevndiaat í fyrru ár nevndi mann nøkur tøl um hvussu nógv var útsett um mann hevur nøkur tøl og aftur har f hvørjir serligir balkar eru tað tað sum eru eru mest ákuttur og so kundi eg skeivt uppí um landstursmaður kann svara upp á tað at at henda støgan hevur verið so mikið serlig sum eg veit um so hava starvsfólkini í sjúkrhúsverkini í hvussi upp á allar mátar og og og havt øðrvísi vaktir og sovíðari hvussu er tað við at fáa ella hvussu er avbjóðingin við at fáa starvsfólkaorkuna til nú at arbeiða tað inn aftur sum útsett hevur verið altso leggur tað eitt uppaftur størri trýst á sjúrarøktafrøðingarnar og laperantarnar og læknarnar og øll øll tey sum annars sum annars tarvast sjúkrahúsverkinum og hvussu kemur og hvussu kemur tað eisini at ávirka okkara okkara fíggjarfíggjarliga játtan á fíggjarstýringini frameftir tað tað fer væl at taka eina tíð áðrenn vit kunnu siga at at at mann at mann nærkast á eina støðu har mann kann tosa um at tytta bílistnana
takk fyri so er tað karlio holm johannesen lansstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður altso taðer eingin ivi um at tað hett hetta hevur lægt at en normpress á sjúkrahúsverkið hjá okkum og nú kenna vit eisini aðtá vit gjørdu eina eykajáttanhalda var at vit betaltu øllum tann eyka tíðin sum hann evði arbeitt upp við hesum vaktnum a at mann betalti tað út tað skal tað skal út allíka men eg vet ikium tað er ein einslaks motivatiónsfaktur at fáa líkasum tí at verið tað er veruli ein stórur belasningur eisini tá ið verkfallið kom tað tað umgangsstykki at tú mást allan tíða umorganisera tingini og tað setir ein ávísan belasning á og øll vita og øll skilja at tá ið eisini tey donsku sjúkrini sum vit arbeiða nógv saman við eisini siga nei til at vit taka taka sjúklingar niður so o so so sært tú ikki so væl á kontuni servikir uttanlands so tað vil siga at hon minkar í ár men tað kemur aftur aftur sjálvandi í næsta ár gangi út frá altso tað verður hon verður hækkandi í næsta ár alt annað líka tá ið vit arbeiða hendanher pukkuli niður so at atat tað fer at kosta nakað eyka tað eri eg slett ikki í iva um men tað burdi veri eitt sindur bíligari í srvecy uttanlands í ár men sjálvandi tað fór o sær t at vit fáa rokningarnar tað er forbóka tað er forbók at mann leggur puljur veitst tú tað er teirra problemi við faktureringsskipanini niðri á regliónhovutsstatin so at øgiliga viktit at mann fær tær rokningarnar sum mann veita at mann kann stýra neyvnt eftir tí men altíð alt er nógvar sálskins søgur eisini neerologiskta ampulatorium tann tíðin er farið frá tólv mánabýi tíni ern umleið tveir mánaðar vit hava sett nógv størri orku inn á neurologiina endurvenningin har er eisini sólskynssøgur sum eg skilja lagnum a at sleppa gongd aftur við endurvenjing vitav akkurt havt eitt gott tilboð í suðuri við hasin har butcamp fyri parcenssovn sjúklingar so so tað eisini ljós í í avbjóðingini sum mann ikki má goyma har er eisini góðar søgur sum sjúklingarnir eru óalmindiliga glaðir fyri adiada er eitt annað sum er óalmindiliga góð salkyns søga takk fyri hara formaður
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur orðið
ja harra formaður tað erat fegnast um at tað eisini eru sølskinssøgur um um at summarbíðitíðir eru styttar endurvenjing nevnni landsstýrismaðurin um hon hevur líkivið øhmen eg kann bara í hvussu við teimum fólk sum eg tosi tosi við sum hava samband við eilsuverkið ta tað hevu eisini verið útsett nógva tíð tað vlsi a nógv hava ikki fingið tað ennurvend endurvenjin tey tilboðini tey annars høvdu fingið øhog eg veitskum næsta um mær kann kann vera mera spesifikkur í tølunum nú havi egspurt tað men eg kann seta spurningin skivliga tí ikki tað men eg kann bara ímynda mær atat alt tað sum eitur feria og avspáking og planlegging hjá øllum teimum mongu ymsu starvsfólkunum sum eru í heilsuverkinum at tað fer at taka eina rúma tíð áðrenn tað á nakran hátt verður verður normalt tú skalt kalla tað tað og hvussu loysir mann ta avbjóðingina øh og so eveit ikkim næstan mær kann svara mær um eg fari heilt skeiv við at siga tað at at um sum eg hoyri tað frá frá fólki sum hava innilit ítað so far tað væl a ganga minst eitt ár frá nú av áðrenn tú katmann siga hevur roynt at arbeitt tað inn aftur sum e ligu útsett og mist bæði í starvsfólkatíð endurvenjingartíð viðgerðartíð diagnosatíð suvíðari er tað rímiliga er tað rímiliga væl rakt at siga tað øhtað haldi eg týdningarmikið atvið tað
tak fyri so er tað karliu holm johannesen landsstýrismaður sum fær orðið ger so
yrivilgjarn svara rætt tá ið høgn hoydal spyr tí at høgni hoydal hananann al sintersera í skipanunum her áhøga løgtingi og heldugvíst koma hann eisini inn á hesa skipanirna tí at tá man he arbeitda eftir so at hugsa hann sjálvandi høgni hoydal heldur tú ikk kanska at hetta ikki hevði egnað betri til a ein skrivligan fyrispurning tí at eg havi ikki ordiliga tølini sum tú spyr um og eg vil gjarna sleppa at svara tað altso so at visti túer tíma at seta ein skrivligan fyrispurning so skuldi eg fara niður í detaljur akkurát við tølum men eg haldi t tað er rímiligt soleiðis reintlogiskt at tá ið bíðitíðirnar tá ið sigur sir siriustendrvet spurdi fyrst var tað seks túsund so haldi g vit komnu a trý túsund haldar tað var øh so trúgvi at vit nærkast summarin altso nú vit veit gikki hvusu tað verður við vaksina tiónin tað kann blíva nokk spennandi í januar februar og nær vit fáa fáa vaksónina vaksinuna ha h men meni eg veit eg veit tað ikki men men tað er rímiligt sum høgni hoydal sigur upp til summarið eg nokkr sovorð nakað meni møguliga vissi eg fái møguleika so verði verði eg hvussur vaksineraður og gangin út frá og tað fari eg at taka ja til heilt sikkurt umgangandi so ati fáa vit ein norðurtil av vaksini so kemur tað eisini at hava ávirkan á hvussu skjótt haldi eg vit viri fáa alt upp undhan aftur aftur takk fyri harra formaður
takk fyri so er hasin fyrispurningur svaraður so er tað punkt ein ja mær tveyogfýrs tit til eldspætt mær seta inn skuldastøtti landsstýriskvinna í almannamálum tað er viðvíkjandi einfýrs viðvíkjandi røktartilboðin til fólk undir sjeyogtrýss ár og tað er siri steðnberg sum setir tann fyrispurningin fram ger so væl tú má trýsta á hann høgni hvussu tú kundi takk

spet mersedis gunlegsdóttur landsstýriskvinnu í almannamálum um røktartilboð til fólk undir sjeyogtrýss ár og tað eru veir spurningar hevur landstýrskvonan nakrar ætlanir um at útvega røktar og dagtilboð ella umlatingarpláss til fólk undir sjeyogtrýss ár og har havur so spurt spesifikt til suðuroynna og spurningur tvey eta nøkur øki í landinum sum tørva tænastu til fólk undir sjeyogtrýss ella er tað fleiri økir og viðmerkingarnar tað er at síðan eldraøki varð lagt út til kommunurnar umsita so hava tað verið nakrar marknamálstrupulleikar millum land og kommunur tá ið tað kemur til at veita tænastur til fólk sum era undir sjeyogtrýss ár og ætlanin var at fáa nakað av hesum í rætt lag í sambandi við lógina um almennar trygd og tænastur men tað bleiv so tíverri ikki til nakað og tískil er tað framvegis trupulleikar tá ið fólk undir sjeyogtrýss ár hava brúk fyri røktarheimi ella røkt ella umlatingarplássi og kanska eisini í ávísum førum dagtilboð tað e eit sindur av hangut av hvar mann býr og spurningurin er tískil hvør gongd er u málinum og hvørjar loysnir eru soleiðis at fólk undir sjeyogtrýss eisini verða tryggja at tey røktartilboð tey hava tørv á tænasturnar á eldraoyggjunum eru ymiskar kring landið bæði tá ið tað snýr seg um kommunalar tænastur men eisini tað sum landið veitir ogtað er sjálvandi tað sum eg spyrji um tí er tað eisini áhugavert at fáa upplýst hvar í landinum tørvur er á at fáa tænastur til fólk sum eru undir sjeyogtrýss ár takk fyri takk fyri so er tað elsbett mersedis gunleypsdóttur landsstýriskvinna sum hevur orið
ger sovæl ja takk fyri harra formaður taðn fyrsti spurningur hevur landsstýrismaðurin nakrar ætlanir um at útvega dagtil boð og røktar og umlatingarpláss til fólk undir sjeyogtrýss ár í suðuroynni eg havi síðani eplin landsstýriskvinna raðfest tilboð til borgarar undir sjeyogtrýss ár sum spyrjarin vísir á hava verið markamótsmál millum land og kommunur og sum marknamólsnevndin hevur tikið ella ja sum hevur tikið avgerð um hav millum annað stovnsett eitt dagtilboð á glyvrum til fólk við dmns og havi eisini raðfest arbeiðstilboð á dugna til fólk sum ikki megna at vera á vanligam arbeiðsmarknaðinum harumframt eru tilboðini uppraðfest á herberginum sum nú eisini veit hjálp til fólk sum hava víðfevndar sosialar trupulleikar og er u røktarkrevjandi eg havi á fíggjarlógaruppskotinum biðið løgtingið um at hækka játtanina til duna við fimm hundrað túsund krónur soleiðis at farast kann undir at skipa virksemið í suðuroynni komandi ár eg eri kunnað um at í suðuroynni er talið á tænastunum hjá almannaverkinum í mun til fólkatalið millum átjan og sjeyogtrýss ár minni enn aðrastaðni á landinum og tað ætli eg mær at hyggja nærri uppá í komandi ár tað er umráðandi at tænastustøði á tænastunum sum sum eru landsdekkandi er rímilig javntbýtt kring landið og tað er eisini umráðandi at fólk í suðuroynni ikki skulu kenna seg noydd til at flyta av oynni tí tey ikki fáa neyðugu hjálp frá almannaverkinum so er tað spurningur tvey er tað fleiri øki í landinum sum rva tænastu til fólk undir sjeyogtrýss ár tørvur er at tænastuna í flestøllum økjum í føroyum ella í landinum almannaverkið veitir tænastu til fólk undir sjeyogtrýss ár sum eg kom baruppaftur
í takka fyri so er tað onnur í tingsalinum so er tað ein tveir jakkupssavnfestir so væl
hesin spurningurin undir sjeyogtrýss har gleðir tað meg at at tað er eitt mál sum hann hevur sett á breddan og landstýriskvinnan í almannamálinum longur ot fyrsta degi vildi arbeiða við hesum her við hesum her málinum tey sund yngri enn sjeyogtrýss og at tað eisini koma eitt eitt dagtilhaldi í runavík sum lat upp rættiliga skjótt og í øðrum støðum at tað verður kannað eisini at at mann fær góð tilboð til tey sum eru niðan fyri sjeyogtrýss so eg vóni at at tað verður at mann fær tí longu í komandi ári at seta og tað ivist helt ikki í at tað koma nøkur tilbbeinanveg at mnn fær sett í verk nú aftan á fyrsta januar til dømis innan fyri duna mann mann hevur sett meir pengar á nøkrum økjum fyri at kunna føra hetta út til lívið tí at tí mann fær tað ikki til gleði fyri tey sum hava brúk fyri tí fyrr enn mann set í gongd
takk fyri so er tað spyrjarin siri stenberg sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður eg fari bara at halda meg tiltann fyrsta spurningin tí at landssýrskvinnan kemur aftur við tí seinna og tað svarið var faktiskt tað sum eg roknaði við at tilboðini til ella tær tænastur sum landið veitir gjøgnum almannaverkið eru leðri í suðuroynni enn tær eru í restini av landinum og tað haldi eg sjálvandi ikki er nøktandi eisini vismann hugsar um tað fjarstøðu sum okur hava so ber tað heldur ikki til kantmann siga at koyra kanska til onnur øki visti tað skuldi verið soleisat man vildi keypt tænastur aðrastaðni frá og tí mátað verða skipað okkurt sum er lokalt eg kann bara siga frá fyrr var tað hvussur soleiðis at tey fólkini sum høvdu tungan røktartúrv um tey vóru undir sjeyogtrýss so komu tey inn á tey tey røktarheimini sum vóru ikki tí tað altíð var tað besta tilboðið tí at tað er hett her við at tá tú vóru ungur tú kanska ha brúk fyri nøkrum øðrum enn enn eldri fólk men tí at tað var tað tilboðið sum var og spurningurin er um tað ikki ber til eisini í hesum førum at mann upp á ein anna máta staðin fyri at uppbyggja tænastu kann mann siga gjøgnum almannaverkið ikki kann gera eina skipan har mann keypi sær tænastu og fer eldrasamstarvini at standa fyri tí tí tey hava starvsfólk eisini til tað so tað kundi kanska verið ein lættur máti okur hava prøvað tað nakra ferð við at fáa eina eykajáttan til akkurát tað økið tað hevur ikki borið á mál men tað var so eitt uppskot frá tí frá tí leiðsluni sum situr um at tað bar til tí tey vistu um fólk sum tey høvdu í teirra reski men sum vóru undir sjeyogtrýss ár tað vil siga tað tey veita teimum ofta tænast allíkavæl men tey fáa ikki tað tað fyrrudey og tí verður verður eldraøki tyngri a tí tí tað liggur eisini ein fígging ímillum sum ikki verður verður játtað frá landsins síðu tað er ikki í ordan okur vita hettar hettar øki sum kanska hava tað tungt frammanundan inntøkurnar eru lægri enn í restina av landinum og tí ger tað kanska uppæftur størri mun visti mann fær hjálpt áí tí økinum altso mann kann siga skaðin blívur dupultur tá ið eitt fátækt øki eisini manglar tænastur takk fyri
takk fyri so er tað elsbettelsbet masedis gunnesdóttur landstýriskvinna sum her orðið ger so væl
tað er ikki so nógvir minuttir mann fær hvørja ferð so eg náddi ikki at svara ti næsta spurninginum so tað geri eg nú og hann ljóðar soleiðis eru tað fleiri øki í landinum sum tørva tænastu til fólk undir sjeyogtrýss ár tørvur er á tænastan í flest øllum økjum í landinum almannaverkið veitir tænastur til fólk undir sjeyogtrýss ár sum hava ymiskar likamligar og sálarligar avbjóðingar har ímillum eru eisini fólk sum hava parcescon skulurossi dimens og heilaskaða almannaverkið hevur tvey dagtilhald til fólk við dimensi eitt dagtilhald til fólk við seinheilaskaða umlatingartilboð til røktarkrevjandi í depilinum á sandoynni og harumframt eru ymisk tilboð kring landið hesi tilboð virka væl men tørvur er á fleiri plássum og tørvurr eisini at fáa tilboð staðsett kring landið sum røktarkrejandi fólk ikki skulu ferðast so langt sum langt til dagtilboð og umlattingartilboð ja hetta her við fólk millum átjan og sjeyogtrýss ár tað hevur verið eini stór avbjóðing og tað er ein stór avbjóðing mann hevur roynt atseta fokusát sett pengar av ogmansiga í í í hesa tíðina men vit eru ikki komin á mál verri enn so men tað gongur tann rætta vegin og tá vit snakka um at tilboð til suðuroynna so var eisini fyrispurningar her í løgtinginum umat um duni kundi hava eitt tilboð í suðuroynni og tað tað havi eg so sett pengar av at fimm hundrað túsund kundu fara av til dugna virksemi í suðuroynni men sjálvandi hevði hugsað mær at pláss var kanska fyri einari hægri upphædd men hatta var tað sum tað rakk til hesa ferð men avbjóðingin er stór og í sambandi við hvussu nógv tænast fuðir suðuroynni tað er veruliga nakað mann fer t hyggja at takkfyri
takk fyri so er tað spyrjarin aftur sigur stenberg sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað við duna er nakað sum okur virkligat síggja fram til og eg havi eisini skilt á lagnum at taðhevurverið eitt ávíst samskifti millum vágs kommunu og duna so har hendur hvørfart nógur positivt og tað er ordiliga gott men tað sum statvekk er problemi tað eru fólk sum krevja røkt duna er kanska eitt sindur annar málbólkur men tað er eisini gott tí tað manglar eisini men tað er meira efther við vist tú manglar eitt dagtilboð ella eitt røktartilboð ella umlætting at tú ikki hevur tey tilboðini á staðnum tað haldi eg eri ordiliga eg veit ikum eg skal siga ordilia forfardiligt tí at hhvat skalt tú gera skulu tey fólkini onga tænastu fáa ella skulu tey bara blíva knýtt upp í eldraøki ella hhhvussu skalt tú rukka teimum tí áápá einlannan máta so eru okur vitandi um og hava verið vitandi um í ordiliga langa tíð at her eru fólk sum ikki fáa tað sum tey skulha og allíkavæl hevur landið ikki traðkað til eg haldi at kommunurnar hava up á einanan máta eisini átikið sær nakað sum tú faktiskt ikki átti tí teir hava roynt at loyst hesa uppgávuna tí tæt hava borgaran tætta upp á og tey hava ikki viljað latið borgaranum liggja tað sig s sjálvt men hetta er ein uppgáva sum landið eigur at røkja og tað ber til at loysa tað eisini við atskipa tað saman við eldraøkinum og tað loysist við at hækka játtanina tað er hvørfall ein máta at gera tað uppá tað eg haldi iki sjálv ikki at tað nøggur grund til at mann byggir paranell tilboð upp vis tað durkar um eisini tann almenna raksturin men har sum mann kann keypa frá frá eldraøkinum og eg haldi at tei mann nú fer at eftirmeta eldrarøktina som má man rudda upp hesir tingunum tað allarbesta var at mann segði at at antlin var alt hjá kommununum ella alt hjáða landinum har sum tað skal vera tvíbýtt har verður tað altíð onkur sum dett nir ímillum og so má mann heldur roknað fíggingina út av nýggjum soleiðis at fólk ikki koma í klemmi tí nú hava okur allíkavæl havt hesa skipan í fimm ár um mann heur ikki klárað at funnið útav enn at nøkta tann tørvin sum er so tað er ja okur hava prøvað tvær ferði við eykajáttan eg vil siga hon fjall bæði í andstøðu og samgongu so tað borgar ikki frá at teir røktarkrevjandi borgararnir ú suðuroynni eiga nógv góð her inni takk fyri
takk fyri so er tað elsbett mensedis gunlagstóttur landsstýriskvinna
sumr hevur orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður eg veit ikki um siristembeg hevr gloymt at tey hava so sitið við ræði inntil fyrr ennm góðum áru síðani og síðani vit komu í samgongu so hava vit virkliga roynt at sett av til akkurát hesi fólki millum átjan og sjeyogtrýss ár og og tá ið eg sigi at vit hava sett pengar av til eitt eitt tilboð har mansigur sum duni skal standa fyri so haldi at vit eiga at gleðast um tað tí tað var nemliga eisini her í løgtinginum at mann setti fokus á tað og tað við at endurskoða eldralógina tað er við fara í gongd við og øtað sær út sum tað gongur væl nær tað verður liðugt tað verður í komandi ári og at samstarva við kommunurnar tað tað dugi eg ikki at síggja at tað skalvera nakar mansigur forðing í um vit hava vit vitað eisini at fólk sum hava rakt av ymiskum hava fingið pláss á einumrøktarheimi tað hava vit tað er ikki nakað nýtt í so máta so samstarv eri eg positivfyri tað sigu seg sjálvt og sum eg eisini nevndi ella eg sigi eisini o eitt tað fyrsta eg sigi í svarinum tað er at eg eri kunnað at suðurat í suðuroynni er talið av tænastunum hjá almannaverki í mun til fólkatali millum átjan sjeyogtrýss ár minni enn aðrastaðn av landinum og tað ætli eg mær eisini at hyggja nærri uppá so eg haldi tað ger ikki petti um at eysinseta prís upp á alt tað sum hendan samgongan hevur gjørt fyri tey millum átjan og sjeytúsund takk fyri harra formaður
takk fyri ja so er hasin fyrispurningurin svaraður veit so fara vit til tað næsta tað er má nummar tveyogfýrs til elsbett mersetis gunlestóttur landsstýriskvinna í almannamánum viðvíkjandi bústaðarpakkanum tað er eisini siri stenberg sum júst setur tann fyrispurningin fram ger so væl
takk fyri har formaður tað er aftlur ein spurningur til landstorakonuna í almannamálum um bústaðarpakkan tær farspurningar nær kann væntast at bústaðarpakkin kemur í løgtingi og nummar tvey hvørjum verða høvuðstætnar í uppskotinum og viðmerkingarnar í longri tíð hevur verið fráboðað at bústaðarpakkin hjá landsstýrinum er á veg í løgtingi og øllum kunnutt er bústaðarneðin stór og tað eru nógv sum soknast eftir hvør er politisk átøk landsstýrið ætlar at seta í verk fyri at bøta um støðuna almennu útmeldingarnar um bústaðarpakkan hava verið verað sera ymiskar tí eta áhugavert eisini at fáa greiða á hvøn innihaldi í bústaðarpakkanum er nú løgtingið ætlandið skal viðgera málið um stutta tíð tú okundt vita at faktiskt ikki ordiliga hvat er í pakkanum tí at tú verðurt sagt eitt sindur ymiskt og sum hevur skilt á lænum so tað kanska heldur ikki verður so nevnt at fáa semjur í samgonguni um hvussu mann skal grýpa efta her í málið ann meneg haldi at eingin kann vera ósamdur um tað at bústaðarneyðum er stór og at tað málið eisini hevur skund og nú er tað gingið nokk so long tíð har tað ikki er hent nakað og sum eg skilja á lænum so eru tað eisini fleiri av teimum ætlanunum sum hava ligið á skrá hjá bústoðum sumi sum støðga upp vilt tey fáa ikki farið í gongd við nakað víðari tí at mann bíðar eftir eini heimild so at hetta er eitt átrokandi mál takk fyri
takk fyri so er tað elsbett mersedis gunlegsdóttir landsstýriskvinna sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja hetta er átrótandi og hetta er tikið sína tíð men uppskotið sjálvfylgist teg verður til hoyringar og høvuðsstætnir og uppskotini eru teir somu tað er at bústaðir fær meira fígging partrar fíggingini til serligar málbólkar partur til vanligar bústaðir og partur skal nýtast uttan fyri miðstígarøki og javnsetingargrundarlagið fyri kapping sum eg havi nevnt tað hvussu í fjølmiðlunum og meini eisini her at hvussu í fjølmiðlunum at uppskotið tað verður lagt fram fyrsta dagin og so tá fær so spyrjarin møguleika til at seta seg meira inn í smálurnir sum eru í uppskotinum men hetta verður lagt fram ja ein av allarfyrstu støðuna takk fyri
takk fyri so er møguleiki at gera viðmerkingar til at taka orðið so fyrstur er høgni hoydal ger so væl
eg havi formaður ein partur av hesum her so taka alt tað partapolitiska frá tað er at útvega bústøðum heimildir til at kunna fíggja tað arbeiðið sum bústaðir kunnu gera nevniliga at útvega bæði lutoybúður leiðbústaðir og annað og eg fari bara at spyrja landsstýriskvinnuna hvat er tað sum er trupulleikin tað uppskotin lá klárt í undirfarnum saman viirfarnum saman nú hava vit nú hava vit nú trygnað næstan hálvt annað ár og hvør er trupulleikin er tað politiska ósemja í samgonguni har mann roynir at siga at tað skal vera dýrari at búgva í havn ella hvat er tað hvat er tað sum ger at hatta dregur út eg havi ilt við at skilja hvør orsøkin er so kanska at landsstýrikvinna kundi greina út hvat hvør hvør tað politiska orsøkin er til er til ein kendur málin
takk fyri so er tað spyrjarin siri steinberg sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður og takk fyri svarið eg skilji brynja meg við tolið kanska nakrar dagar afturat visti fyrsta dagin tí at eg haldi ikki tað ver nakað annað í svarinum enn tað sum hevur verið sagt alla tíðina at tað handlar um at bústaðir bústaðir skulu fáa heimild til at fíggja meira og at tað fer at verða býtt sundur at nakað verður markað til úthaðaran og nakað verður til at gera í miðstaðarøkinum eg veit ikki hvussu um eg hoyrdi ordiliga tan síðsta um tað var stovnar og sovíðari sum eisini koma undir tað men eisini kann byggja bústovunar av tí eg eit eum egskilt tað rætt men tað kann landstýrskvinnan so siga og at tað verður hugsað um at javnseta alment og privat og tað sum okur vita hevur verið eisini kritikkurin av tí tað hevur verið tað at tað fer at vera dýrari t at at leiga í havn at tað fer at fara upp á upp á húsaleiðina í í havnini harsum bústaðarneyðin eisini er stór so at egveit ikk ordilia hvat meira liggur í tí men okur havat so sjálvi havt fleiri mál frammi um tað mann kann gera og har høvdu okur til dømis eisini hetta her frammi um ati hvør kundi v keypa upp ognar í føroyum til dømis eg veit iki um nakað sovorður liggur í pakkanum um at velja avmarkað tað hvør kann ekeypa í føroyum ella um tað skal vera púra frítt tað var eitt og so høvdu okur eisini nakað um hetta her við betri møguleikar at fáa lán kring landið eg veit held ikki um tað er í í pakkanum tað kunna vera fleiri onnur ting mankann eisini gera bústaðarískoyti hevur onkuntíð verið snakkað um tað ella tað er geit tað lleiðstuðul ella sovorði tað hevr onkuntíð verið nevnt egveitki um tað er í so eg veit ikki ordiligat hvat annað er í enn tað t bústaðir fer heimild og at javnseta millum almenn og privat men tað fáa okur sjálvandi at síggja men vist tað er tað einasta sum er í so verður tað dýrari at at leiga í havn og so verður tað tikin kanska hædt meira fyri teimum sum skula byggja enn teimum sum sita í bústaðarneyðini takk fyri
takk fyri so er tað eldsbert prosetisk kunnigstøttur landsstýriskvinna sum er orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja eg eg skilji væl at mann beginnir at blíiva ótolin eftir bústaðarpakkanum og satt at siga eri eg tað eisini meni nú eri eru vit komin rættiliga tætt uppá so eg vænti tað verður ein av allarfyrstustøðunum at at vit fara at viðgera hetta uppskotið uppskotið er statvekk tað at vit skulu hava so nógvar bústaðir sum mansigar endamálið er at vit skulu byggja nógvar bústaðir til leiði møguleikin verður eisini til lutaíbúðir almannagagligt havi e eisini verið úti og greitt frá har mann setir tvey hundrað milliónir av millum annað til barnabústovnar tað kundi verið lestrarbústaðir og sovíðari og mansigur mann sigur økinu er tað at bústaðir tað fer at fáa eina hægri fígging bústaðir fer at fáa eina fígging upp á fýra hundrað og ætlanin er at bústaðirfá eina fígging upp á fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur og partar av fíggingini er til serligar málbólkar og parturi eru til vanligar bústaðir og parktið skal nýtast uttan fyri miðstaðarøkini og javnseting har taðil grundarlag fyri kapping og so tið uppskotið ein einaferð tá g tað kemur niðan so kann mann hava teg møguleika at seta eftir borð inn í smálutini takk fyri
takk fyri so er tað sirið stenberg sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja fýra hunrað o hálvtrýss milliónir til til bústaðir tað haldi eg ikki tað fer at vera so trupult endiligat fáa undirtøku fyri tí eg haldi øll ynskja at mann fer tann vegin so verður tað meira hvussu tað verður býtt upp tasum eg ikki orliga kenni enn tað fer kanska at blíva ein diskussión burtur úr tí og eisini tá ið mann kemur til hetta her visti mann skal seta treytir við tað sum verður bygt í ávísum økjum soleiðis at at tað kann ganga út yvir leiðina tí at spurningurin má alla tíðina vera akkurá at at hvønn arbeiði landsstýrið fyri skal bústaðarpolitikkurin ikki vera tað sum skal tryggja fólki taka yvir høvdi fyri ein rímiligan penga serliga kanska fyri tey sum ikki kunna sjálvi ella skalta taka hædd fyri at her er øgiliga viktigt at at tað liggur ein profettur til nøkur sum skula tjena og alt gott um tað at mann hevur nógv privat virksemi tað tatað e eingin forðing í dag fyri at tað verður bygt ein rúgva og tað verður eisini bygt men tað sum landið stendur fyri tað er væl tað ati mann má má seta inn har sum mann veit at fólk ikki hava á at byggja sjálvi og hjálpa teimum at fáa ein bústað og tað má vera tað sum politikkurin hjá landinum snýr seg um at at fólk fáa tak yvir høvdi sum sum eru í neyð í dag tað er tað tað snýr seg um tað er ikki so innviklan takk fyri
takk fyri so er tað elspetmorsetis skunnlesdóttur landsstýriskvinna sum hevur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg vænti at vit øll inni her líkamikið um tað er samgonga ella andstøða tað tað sum vit vilja tað er at bústaðir skalhava møguleika at fara at byggja fleiri bústaðir soleiðisa at at tað verður møguleiki til at hjá fólki at fara á leiðan bústað er ella vis ið vit tosa um lutoíbúðir ella eisini tá vit tosa um almannagagnligt at við hesi so stórari lániheimild sum fýra hundrað og hálvtrýss milliónir vistu v ikki vit fara at merkja ein stóran mun í samfelagnum av so høgari upphædd til at byggja til tey sum hava tørv serligan tørv og eisini vissu vit snakka um lestraríbúðir og eisini tá vit snakka um leiðuíbúðir so kann alt gera tað sama við vit ikki fara í merktav ein stóran mun tí at tað mansig enn einaferð tað sum vit øll vilja tað er at nú skal tað fara undir at byggja og tað er tað sum vit í samgonguni hava arbeitt við tað er at nú skal bústøðið fáa møguleika til laniheimild upp á fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur og eg ivist onga løtu í at tað fer at fáa undirtøku hertakk fyri
nakkur farát so er hasin fyrispurningarsefaraðurog so er tað ein fyrispurning til jens av rana landsstýrismann í uttanríkis sum mentamálum viðvíkjandi umstøðuni hjá timburlærningum og æglærlingum á glasi og tað eru høgni hoydal sum setur tann fyrispurningin fram so høgni hoydal hevur orðið jatrý
ger so væl ja harra formaður hetta er ein fyrispurning til jenus a rana um um støðuna hjá hjá timburlærlingum og royndi verða eisini ællærlingum á glasi og sum vit hava sæð í í fjølmiðlum so fóru tjaldið sum timburlærlingar hava brúkt á glasi í vindunum herfyri í tí sambandi er so komin fram at timburlærdingar hava ikki nøktandi umstøður við ráðhøll og skulu nú arbeiði uttandura sum skilst øhandvarsmaistarafelagið hvur gjørt vartvísi og eisini víst á at ellærlingar hava heldur ikki nøktandi umstøður til at gera einast skiti á glasi og henda søgan tykist heilt meir kottlig í einumnýggjum skúla og tí verður spurt hvat verður gjørt og hvussu skjótt ein nøktandi loysn verður funnið og ítøkiliga spyrji landstýrismannin hesar spurningar at hvat verður gjørt til tess sær út við á timburlærlingum og ællærlingum á glasi hóskandi høli í øðrum lagi hvussu skjótt verður ein loysn framd og í triðja lagi hvussu ávirkar støðan við vantandi høvuðsumstøðum læruna og møguliga sveinaroyndir hjá teimum einstøku næmingunum
takk fyri so er tað jenusar rana sum landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður visi okur taka tað seinasta fyrst í ferða spurningi hvussu hvat jevð gjørt til tað so út viða ellærlingum á glasi hóskandi høli so er nokk talan um eina stóra misskiljing tí so vítt eg visti og sum eg eisini havði spurt meg fram til aftaná so eru eingir trupulleikar á tí økinum tað sum hent er tað at í sambandi við sveinaroyndirnar so hevur mann gjørt av at sjónlið gera taðr tað sum gongur fyri seg eitt sindur meira og tí hevur mann tikið latið tey sleppa út í adrumið hetta stóra alrúmið sum er mitt í glasir at gera sveinar royndirnar soleiðis at fólk kunna síggja hin næmingarnir kunnu síggja hvat gongur fyri seg og tað er tað at tað er ikki tað t ty e gloymd aftan fyri nakra trappu sum fórt tú verðir fram harúti kenna tey einki i narar trupulleikar tey hava bara tikið tey flutt ta út har soleiðis at onnur kunna fylgja við hvat gongur fyri seg tá ið sveinar royndirnar verða gjørdar skuldu tað verðir komið p á pláss men hitt við við teltinum tað er jú hvat skaln mann siga ein partur av baksíðuni av medaljuni á glasir hesin fantastiski bygningurin sum sum eg skilji evg havi verið har úti nakrar ferðir trivnaðurin blívur betri betri bæði millum lærarar hjá lærarum og og næmingum og tað er ein fragt at ganga har út hyggja men fer mann niður og hyggur eftir hvar ið timburdeildin er hvørjum ustøðum tey arbeiða undir ella virka undir so er tað nokk baksíðana á mdaljuni nakað sum skuldast at mann fór inn og tók burturav bygninginum í staðin fyri at byggja hann sum hann varð ætlaður og eingin veit hvussu endalig úrslit kostnaðarligi hevði segði ut um tað hevði verið verri en í dag inta blaiv tann gøtan sum bleiv men tað arbeiða okur við í góðum diologi við leiðsluna á glasir men eg skal nokk gera meg ferligan eg havi tvey umfør afturat men altso tað er ein ein góð ætlan sum er løgd og sum okur arbeiða framvegis við
takk fyri serad onnur sum kunnu taka orðið ella gera viðmerking tað er fyrsti beinur johannesen ger sovæ
ja takk fyri harra formaður kann taka undir við spyrjararnr hatt hetta tykist heilt meiakottligt um mann hevur ein nýggja bygning og at at tílíkar støðir kunnu uppstanda og hugsað at kanska spyrja landstýrsmannin um mann kanska eisini hevra umhugsar at kanska flutt nakað av hesum lærningunum til klaksvíkargringsskúla tað er tað verður jú tá ið tunnlurin liðugur so er tað jú bara tretivu fjøruti minuttir til klaksvíkar og tað er tað sama sum nógvir næmingar harbeint brúkaðu í dag um tað er møguligt nú tá ð tað er plásstrút úr suðureum um tað er pláss har norðuri mann kundi sent nakrar norðureftir takk fyri
takk fyri so er tað brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður fyri at byggja víðari up á tann viðmerkingina hjá beini johannesen so er tað kanska upplagd hjá teimum sum koma úr tí økjunum sum sum liggur nær ati ati at klaksvíkin at at hetta verður tilfeldi men hin vegin so haldi eg at vit avgjørt skulu royna at fáa eina fáa bygt okum okkurt upp her suðuri í í høvuðsstaðnum soleiðis at tey sum búgva her rundanum eisini kunnu ganga í skúla her suðuri tað tað haldi g vit skylda og vit skyda og skylda teimum næmingunum sum sum hava sum eru komnir inn á hesa deildina og tað gleðiliga er ati at tað eru nógv fleiri tmblærg nat hava verið og tað erhetta jú framtíðini hjá okum sum vit byggja upp so vit skylda teimum at fáa at geva teimum góðar umstøður og eg vil heita á landssýrismannin um at arbeiða hart og seriøst fyri at fáa sett okkum nøkur hølir upp so vit kunnu nøkta tørvin hjá hjá hesum næmingunum takk fyri
takk fyri so er tað ruthur vang gert tú tað
ja eg fegin um at hoyra frá landsstýrismanninum at trivnaðurin bøtist fyri hvønn dag á glasi tað haldi eg vit treingja til at hoyra tí at tað verður so nógv neiligt at hoyra um um umstøðurnar í glasi so tað eru sera fegin um at hoyra tað harmar meg ær umstøðurnar sum eru viðvíkjandi hesum her tjaldinum og sovítt eg havi skilt so var í upprunaligu ætlanini ein ætlan um eina uttandura ráhøll ella hvat mann kalla tað og tað var ein partur av sparingini tá at mann droppaði tað og og sjálvandi hevur mann brúk fyri einari slíkari høll so eg eri fegin um at landsstýrismaðurin hevur ætlanir um at fáa tað loyst takk fyri
takk fyri so er tað johanneli poulsen ger so væl
ja takk fyri hava formaður tað er møguliga eitt tað kann loysa eina kuttan trupulleika her nú at kanska nógv fara norður klaksvíkar men fyri guds skyld seti eg ikki skúlanir upp mótstýrin øðrum tað er pláss fyri báðum tað er brúk fyri báðum mann kann siga at nú er tað seinasta jarnkjaldið ella leivdirnar frá jarnkjaldinum falnar nú er hyggjað fram eftir takk fyri
takk fyri so er tað høgni hoydal spyrjarin sum hevur orðið ger so væl
harra formaður er g eri fegin um svarið hjá landsstýrismanninum fyrsta laiði sigur annata hetta við sum ja sum eg eg havi setti spurningin orsakað av viðmerkingini frá handfersmeistaranum at um tað við ellærningum ikki er ein trupulleiki tað er tað er sjávandi gleðiligt øh nú veit egki sjálvur heit hvussu umstøðrnar annars eru hjá ellærningur har úti men eg eri púra samdur við barda sandoy tað er ein tað tað er ein gleðilig gongd hat vit hava fleiri dimburlærlingara fleiri handverkslæringar í løtuni endamálið tá mann fór undir at gera henda einaher felags skúla var júg eisini serliga at bøta um umstøðurnar hjá hjá lærlinguum hjá handverkslærlingum og øðrum lærningum sum høvdu húsas úti í teimum teimum høllunum í smiðjugerði eg havi so sjálvur verið á glasi seg til til kvøldskulaskeið í vetur tað var so í í motorpassing av bátum og tílíkt har eru umsøklarnar heilt góðar og og tí er harmataðmegi at til dømis eitt eitt so týdningarmikið fak sum sum timburlærlingarnir eru komnir í hesa støðuna og eg eri eisini samd við landstýrsmanninum um og ruvn vrutvang var eisin inni í inni á tí at helst helst er orsøkin at tá mann fór undir at skerja niður upp á tær uppruna ætlaninir og tekningarnarsum vóru at tá havur teir serliga gingið út yvir hølini hjá hjá í hesum førnum timburlærlingunum altso til til lærlingarnar og tað haldi eg farbistur harmiligt orsaka har formaður í brúkstað orði tí at alt endamálið við glasi var jú at at skulat fáa sama skjóða hesar miðnámsskúlarnar og serliga gera umstøðurnar hjá hjá handverkslærningum eisini munandi munandi betur so um lanstýrsmaðin táhan kemur upp aftur kanska greina meira út hvør loysnin verður so eri eg so so hevði eg verið sera fegin og ererieisini samdr úv tí at fyri tú hvønn dag sum gongurin hevur glasir havt so nógv so nógv neiligt upp við sær orsakað av teimum byggigønum sum hava verið men men vónandi verður tað til fragd fyri fyri øll sum tíðin gongur g fáa loyst hesar her hesa her viðurskifti so hvørt og vit skulu so ikki standa aftan fyri at hjálpa lanstýrsmannum við at gera tað
takk fyri so er ta jensa rana landsstýrismaður sum hevur
eg takki fyri tilboðið frá høgna hoydal tað verður brúk fyri tí tí her verður brúk fyri peningi at at ruta upp men ja tað er feilurin er tað sum bleiv gjørt tá ið mann fór at skera niður uppá hendan her fantastiska bygningin og tók ein ein ein parta av einum veingi burtur tað sum skuldi verða ráðhøll til timburarbeiði sívíðari og tað hevur so gjørt tað at at okur í dag hava hava veruliga tørv á hølum har úti men tað er ikki bara grundað av tí men tað er eisini grundað eina sjálvsymssøgu ogtað er tað at at lærlingatalið er váksið so ómetaliga nógv síðani tvey túsund og hvat tólv si ski okur fara aftur til tólv fjúrtan so er tað váksið við ein triðingi lærlingatali táttar í fýra hundrað í fjør og og og vissji okur taka timburlærlingar so er tað fordoblað frá minnist meg rætt trýoghálvtrýss upp í hundrað og átta og tað er ein sólskins søga tað tað má eg siga so tað er ein kompinatión av nøkrum sum okur ikki burdu havt gjørt og so nøkrum góðum sum er hent ø og tað sum okur hava gjørt eg var í tí støðu at eg var úti á glasir hósdagin sum árnum kom náttina til leygardag og tá væntaði tær at telti fór at fara tað teltið sum stóð har og sum eg ja tað var ikki í lagi t skuldi ikki fara tá men tað var spell at at mann hevði tørv á einum teltu men tað sum okur nú fara at gera tað er tað at okur fara at geva teimum eitt eitt sterkari telt sum kann standa móti størri orgnum ikki tí at okur ætla at loysa tað upp á tann mátan men sum eina fyribils loysn meðan okur fara at royna og finna eina varandi loysn tí tað sum skal gerast har úti tað skal gerast ordiligt soleiðis at tað samsvarar við hendan fantastiska bygningin og er á sama kvaliteti og útsjónd og sovíðari men eg komi upp aftur

ja harra formaður tað er eitt kanska eit sindur annsagnarkent at eg eri púra sannførdur um at vit í føroyum hava ja skulu vit siga millum heimsosbesta handverkari h trýar gleðiligt at vit hava økt talu av lærlingum í hesum førnum áhandverkslærlingapartinum og eg ivist ikki í at lærlingarnir og næmingar tit kunna bygt nakað sum var bæði bæði sterkt og gott og alt hetta her og eg veit kkium mann hugsar um tað eisini um tað er partur av tí at fara nú gera sterkari tjald ja tað er su lanstursmaðui sigur tað má tað má so vera ein fyribils loysn men mann átti væl at kunna hugsað okkurt onkara loyst sum varð varandi við at ggagnnýtt tær førleikar sum okkara dugnaliga handvirkvistu tað ber til øh og annars havi eg bara tað annars havi eg bara ta viðmerking ella tann spurninur afturat til landsýrsmannin sum hann stutt var inni á tað er fyri næmingarnar altso kemur atta ávirka skúlatíðina av lærringartíðini her kemur tað ávirkað nakað sveinastykkir og annars eri eg samdur við faktiskt beini johannes tá segði tað at at um tað er neyðugt so má man eisi knna samstarva millum tæir teknisku skúlarnar hvussu er ena fyribils tíð tað er altso ikki so langt ímillum serli ikk nú tá tunnilin letur upp at mann átti kanska at kunnað at kunna gagnnýt ta munandi betri samstarv millum millum handverksútbúgvingarnar sum eru tíbetur eru eru fleiri staðni í landinum í dag
takk fyri sigi jenus kann trýsta á á knappin fyri at taka tað seinasta jenis trýsttrýsókey orsaka tú skalt nók fáa eyka tíð ger so væl
tað var tað takk fyri tey taka tað seinasta fyrst nei tað verður ikki neyðugt at taka av tilboðnum um at flyta næmingar til klaksvíkar annars hevði tað verð upplagt og eg kann sfara nei til báðar spurningarnir um tað fór ávirka skúlatíðina ella tað fer at ávirka sveinat stykkini tað sum fer at verða gjørt nú tað er at mann fer í gongd við at prosjektera tekna og prosjektera eina høll og tað aðeinasi eg segði við tey tá e var har úti tað var ikki koma í tann somu støðuna aftur um kanska tvey ár tá hon er ferdig at hon gjørdi for lítil okur noyðast at rokna frameftir hvat hava okur brúk fyri fyri at nøkta tann væntaða tørvin sum fer at koma og tað skal gerast ordiligt tað skal gerast soleiðis at tað ikki upp á nakran máta sjemmur tað skal teknast eftir forskriftinum og skuldu hava statvekk hava ein vakran bygning og funktionellan bygning har úti sum okur hava í dag men til tað hendir eg skal líka nevna at tey høvdu at uppskot tey høvdu longu teknað ein bygning til hesa útihøllina til timburarbeiði pluss tvær stovur meini eg tað var ella tríggjar ø men tað metti eg ikki var var í lagi tað má gerast av av teim serkunnu eg trúgvi eisini at teg eri klausul upp á hvussu mann kann byggja í í tætta einum sovorðum sovorðnum væla verki og tað skal gerast ordiligt soleiðis at at ikki ikki tá okur eru lidnir standa har og hugsa um ja okur skuldu hava tikjist færa skúlastovurð afturat tað má ikki henda tí sum er so erðu tey longu flutt niðan í lærlingarheimi og hava tikið hvussu sær eina kanska hálva aðra hædd til skúlastovur og tað er ikki ætlanin men inntil tað er gjørt og er klárt at fara í gongd við tann bygningin sum skal byggjast so mugu okur útvega teimum ein møguleika fyri at húsa timburlærlingunum hvussu timbrunum og lærlingum kanska eisini og tað verður nokk eitt telt sum kemur at tola eitt sindur meira av men altso her er full kontroll og okur hava gott samstarv við tey á glasi og okur fara at hjálpa teimum althvat kunna fyri at hetta verður ein ein góð søga ein sólskinssøga
takk fyri so hava vit aftur ein fyrispurning til jensar rana landsstýrismanni uttanríkisog mentamálum og tað er viðvíkjandi átøkum fyri tónleikarar mentarnar og listafólk undir korona tað er eisini høgni hoydal sum setir henda fyrispurningin fram ger so væl
ja harra formaður koronastongsilin hevur sum eins og nógv annað rakt øll tónleikar mentanar og listatiltøk og eisini tey sum starvast í tónleiki í mentan og list í landinum og hinvegin haldi eg vit kunnu vera samd um at okkara tónleikar og mentanar g listafólk hava víst nýhugsan og hava ríka tjóðina við framførslu ogátøkum umvegis netið og við øðrum alternativum mátum at at útina sína list og at bjóða tiltøk øhso eg haldi at okkara mentanlist hava prógvað sín týdning sum ikki einaferð tá ið tá ið broytingartíðir eru og tá ið kreppur eru í einum landi øh í vár hevur summar tá viðgjørdu við nókað hetta við at fáa ávís hjálpartiltøk framd á hesum øki og ein skipan við stuðli varð framd eg síggi nú í samskiftini við fíggjarnevndina at í veruleikanum so er ein stóran partur av teimum pengumsum ast eturav ikki brúktur tað var so ein stuðulsskipan til listafólk og mentafólk sum høvdu kundu ávísa mimistari inntøkur øh og nú eru vit sútir vetrarhálvuni og endamálu við spurningini til rasmusa spyrja landsstýrismannin um hvussu støðan er hjá mentanarlistafólki tónleikarum g um ætlanir eru nøkur um nøkur ávís átøk og eg skal lgga dent á tað at vit eg havi spurt landstýrsmannin áður at eitt er so nevndir hjálparpakkar men men tað sum eg hevði ynskt og geva stuðuli til landsstýrismannin í tað var at vit nýttu hetdu høvi l vera at gera nøkur verulig átøk fyri mentanista á fíggjarlógimi heg kann vítja tykum atmann gjørdi í íslandi undir teirra stóru fíggjarkreppu tá segði mann undir einari kreppu skal mann serliga hækka játtanirnar til mentan g lisman gjørdi hørpuna liddnaog gjørdis ymiskt annað og tað er tí í andanum eg spyri landsrsmann hesar spurningarnar hvussu metir landsstýrið at støðan er hjá tónleikarum mentanar o listafólki undir koronutíðini í øðrum lagi hevur landstýrið ætlan um at gera nøkur nýggj átøk til hesar stuðla tónleikarum mentanar og listafólki meðan korona enn avmarkað virksemi og inntøkumøguleikarnar og í triðja lagi um svarið játtandi nær og hvussu er ætlanin at fara fram
takk fyri so er tað jenusa rana landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja korona leyð sína køvandi hond á alt samfelagið og ikki minst mentanar og listaøki og tí gjørdu okur í samstvarvi við lisa listafólkasamband føroya og onnur ein hjálparpakka til millum annað listafólk hann varð lagd fram tíggjunda juni tjúgu og tað vr eit uppskot til løgtinslóg um stuðul til listafólk tónleikarfestivalar og almannagagnligar felagsskapur í sambandi við kovnítjan og nítjanda juni tvey túsund og tjúgu altso nítjanda juniár tá kom uppskotið aftur í tingi tað vórðu tað varð viðgjørt í mentanarnevndini tað vóru tíggju broytingaruppskot og tað varð einmælt samtykt meni eftir øllum at døma so hava okur ikki rakt nóg gott visi okur skulda hyggja eftir viðmerkingunum sum koma og neyðarrópunum sum koma frá hesum øki mentanar listaøkinum høgni hoydal nevndi at eitt brævið komið og okur hava eisini fingið tað brævið tað var stílað til fíggjarnevndina sum viðgerði í løtuni eina eykajáttan til økið tað vr en eyka játtan har ið mann bað um fleiri pengar tí at ov lítið varð sett av og í tí sambandinum so bað ella hevði fíggjarnevndin sjálvandi vitjan av ymiskum ááhugabólkum millum annað at lisa og tey hava síðani fingið eitt bræv har ið tey gera vart við at tey als ikki eru nøgd við hvørki við tað uppskotið sum bleiv samtykt í løgtinginum ella umsitingina av tí uppskotunum og koma við fleiri broytingaruppskotum men tað kundi kanska koma inn uppá tá i eg fóri orðið aftur
takk fyri so er tað onnur í tingsalinum sum hava høvi til at taka orðið ella av viðmerkingar tað sær ikki út til so er tað høgni heita sum hevur orðið ger so væl
har formaður landsstýrismaðurin haldi eg greiddi væl frá tí sum er hent síðani sum hjálpaparkið verður gjørdur í summar sum eg haldi at tað var gott at mann royndi at gera tað men tað er vísti at mann kanska ikki rakar akkurát tað sum tað avbjóðar ikki ta støðuna sum mentan og listan og tónleikurin er í og eg havi so ikki nakað beinleiðis loysn uppá tað men sum eg havi samstjóð við fólk kring landið og eg veit kommununi nakað kommunur hava eisini viðgjørt tað her so hevði eg haldi eg ein møguleiki hevði verið altso eitt og tað vit kundu sætt størri játtan til mentan er litt sum heild mentanargrunn og hvat tað nú er symfoniakastur og annar har nakað hækka eisini tað er í feginum men tað hevði kanska verið ein verað møguleiki at sagt at mann at mann setti pengar av har mann kundi umbiðið tónleikar listaframsýningartiltøk longur fram í tíðina so at listafólkini vistu at tey høvdu tað inntøkuna tá ið tað einaferð er gjørligt at hava fleiri fólk samlaði tilstíktiltøk eg veit ongar kommunur hava gjørt tað eg veit ikki um tað er ein møguleiki hjá landinum at gera men at mann hugsar eftir nær alternativt at so at mann hevur eina støðu sum vit ikki ivastu við koma eisini út hinumegin einaferð og er fyribils haldið sloppin rættiliga vælmen at mann so ongsvegna kundi hann hasa bond seg til at ísar tíðini her tá tað verður gjørligt aftur so gera vit nøkur stórur tiltøk har tit vita at tit fáa eina inntøku og tit kunnu fyrireika tykkum tað nú so tey fólk kunnu útinna sína list hin avbjóðingin vildi eg mett og landsstýrismaðurin kanst tú veit mær um tí sína samskifti við lisa og teir ymsu bólkan sum umboða listamentaðarflokk og tónleikarar tað eru hesir tónleikar og annað sum hava sum sum hava gjørt nógv vetrarhálvuna tak mær bara jólólaborðhaldini hvat hann eina eina ferð er har mátti verið ein tørvur har sum ongsvegna má vera ein stórur inntøkumistur hjá nógvum sum hava útint mentan listu undirhald í tí sambandi og kann mann gera nakað har
takk fyri so er tað jenusa rana landsstýrismaður sum skal svara víðari ger so væl
ja tað er heilt givið høgni hoydal formansloyvi tað er heilt givið at at her eru hever brúk fyri góðum ráðum og tað taka okur fegin ímóti og tað hevur eg kundi ímyndað mær at fíggjarnevndin eisini hevur hevur brúk fyri tí tí fíggjarnevndin hevur so biðið um hetta hetta skjalið frá listafólkasambandinum og har eru nógv uppskot í har stendur at eg fari lesa nøkur av teimum formasins loyvi tey mæla til at lata upp aftur møguleikan at senda inn umsókn fyri tíðarskeiðið í farið og fram til einogtretivunda desembur tað varð annars fram til einogtretivunda august og so biðja tey um at gera broytingarlógini soleiðis at tað er møguligt hjá teimum að reka sítt listaliga virksemi undir einum vegtali og tað er ikki umfatað av av verandi lóg at tað verður møguligt hjá teimum at søgjum stuðul og tey fyrisláa í lóg ella fyrisiting at tryggja at tey sum hava havt útreiðslur av tiltøkum fáa endurgoldið tær uttan mun til hvat slag av felagi talan er um ella hvørji privat bústaðarviðurskifti gera seg galdandi hjá fyriskiparunum sum søkja stuðul taðvil siga at dentur verður lagdar tiltaki sum ikki kann gjøgnumførast og ikki á privat viðurskifti hjá fyriskiparunum og tey biðja um at endurskoða framferiháttin har a ls ið har als ið er útgoldið sum áinntøka verður mótroknað hjálparpakkanum og taka hædd fyri útreiðslum og og so er teð eisini inni á hesini her sum høgni hoydal er inni á at gera nýhugsandi kveikingarpakka til yrkisleiklistna sum kann taka við fyrsta januar einogtjúgu ið er sniðgivin í tráð við tað serstøku støðu listaøkið virkar undir hann má gera soleiðis at tann heldur lív ið listini og virkseminum hjá listafólkunum mið kornaavmarkar møguleikan fyri inntøku og hann skal kunna kveikja á ein hátt sum stuðlar upp undir nýhugsan og nýggjar skapandi leiðir hatta var tað hesi ferð men eg havi okkurt at siga aftur atsu
ja takk fyri so er tað spyrjar høgni hoydals sum hevur orðið ger so væl
harra formaður landstýrsmaðurin haldi eg greidd ræt ítøkiliga frá hvat ið umbo fer lisa at hava greidt frá í ímótivegis fíggjarnevndini og kristna hafast kunna meg eisini unda fyri løtu síðani og eg hadi at ljóðar sum sera kskilagóð og rættiliga ítøkilig uppskot altso um at leingja hjálparpakkan at sleppa undan hesum mótrokningini sum er gjørd í teimum hjálpapakkanum sum eru gjørdur so um at rokna tað frá sum mannhevurfingið gjøgnum als øhog at gera sær hendan her er kveikykarpakkan so eg so eg vóni at tað ber til at gera eg haldi eg kann siga uttan uttan hims eisini heta við ikki skilur meg ella við at persónur g vinnufelag at mann at mann ikki ger tað skilmeirkt tað ljóðast sum tað er ein stórur trupulleiki eisini øhog um hetta kann loysast so kann eg bara siga uttan hympr at vit vit í tjóðveldi eru hugsi eisini at eg havi sagt at at aðrir andstøguflokkar við upp á tað so vilja vit geva landstýrmannin sín fulla stuðul til at til at fremja etaer øhtí at eg eri púra sannførdur um at at ein slík støga sum korona hon elvir altíð til avbjóðingar broytingar mur eisini nýhugsan at hetta kann eisini vera eitt høvi hjá okkum til at lyfta til at lyfta mentanaoglistina og tónleikin uppá uppavr haga støði frá landsinsmyndugleikum øh og vit vilja fegin hjálpa lanstýrsmannin við at vera tann lansstýrismaðurin sum sum kann gera tað tað tað skal vera ei lyftið herfrá
takk fyri sýtá jens harana landsstýrismaður sum skal svara
ger sovæl tað ljóðar gott og takki enn einaferð fyri tilboðið eitt er at møguleikin er fyri at lyfta alt økið eitt annað sum er so so viðbrekið tað er at hetta økið er so breitt og ymiskt at tað er øgiliga skjótt at okkurt onkur dettur niður ímillum og tað mugu okur royna at forða fyri hetta brævið er er so fult av ella hevur fleiri uppskot hvat mann kann gera og nøkur onnur uppskot eru komi fram her í dag og óyvir erið fleiri sum hava onnur uppskotm men eg fari ø eg síggi akkurát nú bíða eftir hvat ið fíggjarnevndin fer at gera við hetta brævið sum tey hava fingið hvørji átøk fíggjarnevndin fer at fyrisláa tí tann eyka fíggjarlógin sum gjørdi at tey sendu hesa áheitan á lisa um at fáa hetta brævið hon kemur væl fyri í tinginum nú einaferð støðunum og tá fáa okur vónandi eitt gott kjak har ið okur kanska fáa at vita eisini hvat ið fíggjarnevndarlimirnir fyrisláa í forhold til tað brævið sum teir hava fingið hvat tær mæla til hvat tey taka undir við og hvat tey kanska gera broytingar í og og so hava okur fíggjarlógina tað eru ikki meira en tríggjar vikur um tríggjar vikur so skulu okur hava gjørt fíggjarlógina lidna fyri ár so okur hava ríkar møguleikar løgtingið hevur ríkar møguleikar løgtingsfólk hava ríkar møguleikar til at fara inn í hetta málið nú og so eg vóni at at okur koma at síggja nøkur átøk beinleiðis í løgtinginum og kanska eisini at okur fáa nakað burturúr desemburmánað og kunna taka til okum í í ráðnum og fara í gongd við at gera tá ið nýggjárið kemurtakk fyri
takk fyri so eru vit komnir ígjøgnum hesar tólv fyrispurningarnar sum vit hava havt her í dag og vit fara yvir til punkt fýra á skránni tað er fyrsta at viðgerð av tingmáli nummar nummar null einogtrýss tvey túsund og tjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um fíggjarligan stuðul til nígjan jørui í runavík og formaðurin fer at biðja um framsøgufólk so ger so vælja takk tað fyrsta er jákup mikkelsen sum hevur orðið ger so væl takk fyri hetta er eitt lógaruppskot
løgslóg um fíggjarligan stuðul til níggjan fjøruv í runavík í grein tvey síggja vit at fíggjarlig stuðulin til verkætlanina kann í mesta lagi verða fimmoghálvtrýss miliónir krónur og stuðulin verður veittur yvir fimm ár og stuðulin fyri einogtjúgu til fýraogtjúgu verður veittur árliga treytað av at arbeiðið í fjøru vegin verður framt í sama mun sum stuðul verður goldin út vegurin fer at ganga frá rundkoyringini av rókini fer at liggja aftan fyri vinnubygningarnar á rókahavninum vegurin verður lagdur í verandi lendi og íbindingarnar verða gjørdar í vegin frá rókahavnini og rókavegi betongtunnil verður gjørdur fram við rókavegi og undir løkin á heiðavegi og kemur upp við gulasteins veg vegurin fram við havnalagnum í runavík vegurin fylgir gulasteins vegi fjarðarvegi fram við fjørðuni og uppfyllingini til ætlaðu havnaøki við bryggjuna undir høgaból vegurin verður bundin í bakkaveg inni á glyvrum íbindingin í glyvraveg verður gjørd soleiðis at fjør veður ella bakkaverðurin verður høvuðsveður í mun til glyvraveg samlaði kostnaðurin fyri føruvegin verður mett til níggjuoghálvfems komma tvær milliónir runavíkar kommuna ber kostnaðin av verkætlanini við stuðli frá landinum stuðulin frá landinum til verkætlanina verður tilsamans fimmoghálvtrýss milliónir krónur sum ásett er í hesi lagtinslóg um fíggjarligan stuðul til níggja fjøruti í runavík stuðulin verður veittur yvir fimm ár í tvey túsund og tjúgu er játtanin trettan komma átta milliónir í tvey túsund og einogtjúgu verða tíggju milliónir játtaðar og eftir ætlan tíggju milliónir játtaðar í tvey túsund og tveyogtjúgu tólv milliónir í trýogtjúgu og níggju komma tvær í fýraogtjúgu tað at vit fáa útbygt okkara land er ein framíkjrættir og tað er nakað sum hevur ómetaliga stóran týdning fyri alt okkara samfelag og tað at ðhevur eydnast okkum at samanbundið oyggjar við vegum og byrgingum n og tunlum hevur gjørt okkara land til eitt nógv ríkari land og eitt land sum størri fleksibilitetir og sum er rundir tí vælferð sum vit hava sæð nú hesi síðstu nógvi nógvu árini men eitt hevur víst seg og tað er at tá ið tunnilsgerðir hava e gjørdar so hevur politiski myndugleikin í øgiliga nógvum førum ikki megnað at funnið tær loysnir fyri tær avleiðandi verkætlanirnir sum eru tær kunnu verða tilkoyringarvegir og tað kunnu verða onnur viðurskifti sum hava gjørtseg galdandi og so vísr tað sum at mann fer í gongd beint upp undir endan at fáa loyst hesi tingini sum kanska burdi langst at verið gjørd og tað er eingin ivi um at ein orsøk til tað er tann stóri kostnaðurin sum oftani slíkar stórar verkætlirir hava at mann letur bíða við teimum smærri verkætlanin og tað er ikki altíð so skilagott meni í hesum førinum er tað uttan iva tey sum seta spurnartekin við hví skal landið gjalda fimmoghálvtrýss milliónir krónur til ein kommunalan veg og tað skilji eg rógvuliga væl ati at tað verður spurt hinvegin er í hesari avtaluni gjørd tann avtalan at tað verð runakommuna sum kemur at umsita hendan vegin og taka sær av honum frá tí hann er gjørdur og frameftir tekur alla ábyrgd av av hesum vegnum í í framtíðini fara vit til dømis til leirvíkar tá bleiv tað var landsvegur sum lág uttanfyri tá betaltu landið allan vegin og eisini viðlíkahald og suvíðari so men tað eru eisini aðrir spurningar í samband við ein slíkan veg sum sum settir vera tað er eingin ivi um at hetta her er ein vegur sum hevur stóran týdning fyri økið úti í runavíkin og har um leiðir men hugsa vit um undirsjóvar tunnilin sum fer niður har á leiðini og atmann eisini kann fara gjøgnum undsjóvartunnilin við at koyra út á strendur so er fyri mær eingin ivi um at ferðslan úr norðoyggjum úr fuglafirði og úr leirvík og gøtu á mangan mangan hátt vildi fyritrekt at koyrt ígjøgnum ein tunnil millum gøtudal og skálabotn og so út eftir vestara armi á skálafjørðinum har ið vegirnir eru góðir og beinir og har ferðslan glíður munandi betri enn á veystura armi har tú skalt koyra ígjøgnum søldarfjørð tú skalt koyra ígjøgnum bygd økið rættiliga langan tein og har í ferðslan er stór í dag og hon verður ikki minni tá ið tunnilinin komi og tí vil eg siga at hóast eg fari at atkvøða fyri esari loysnini her beint so er tað ógvuliga umráðandi at vit síggja tann veruleikan í eyguni at at vit eiga at fáa framt verkætlanina ein tunnil úr gøtudalu yvir í skálabotn so skjótt sum tað nú einafir ber til tað kann ikki altíð gerast senn tað veit eg væl men eftir tí raðraðfestingini sum tann tunnilin er lagdur í langtíðarraðfestingina frá landsstýrinum su má eg siga at eg eri púra samd við una rasmussen og øðrum sum vóru frammi tá sum vísti á at tann tunnilin í gátudali átti at verið tikin eitt sindur longur fram í raðfestingini og tað er hvussu nakað sum eg fari at stuðla øtað er eingin ivi um at at tað verður ein heilt nýggj tíð fyri eysturoyingar og norðoyingar at vit fáa eitt betri og stytt samband til høvuðsstaðin og mín vón er sjálvandi eisini at tey sum búleikast í høvuðsstaðnum og sum arbeiða her beint og at tey fara at hava lættari við at koma út úr høvuðsstaðnum soleiðis at tey fara at ja nú flennir hegin mortensen frú forkvinna men veruleikin er tann at tað hevði verið øgiliga gott fyri havnarmenn at vita at tað var ein veg uttan fyri havnina men eg ivist ikki í at eg ivist ikki í at hesin tunnilin fer at hava stóran týdning fyri fyri okkum øll og at tað vónandi fer at gera tað at at tann nógva tíðin sum fólk hava brúkt tað koyrt til havnar ella úr havnini og norðureftir at hon fer at styttast og tað fer at gera tað at fólk hava fáa meir tíð antin meir frítíð ella at kunna brúka tíðina til onnur ting enn enn at verða á á landsvegnum
takk fyri ja nú veit ikkium vit skulu taka tað sum at tá ið røðarin tosar um at havna men ikki vita vegir eru uttan fyri havnina at havna konur so væl vitað av tí men her eru fleiri viðmerkingar til røðaran tann fyrsta er frá kristino háfoss ger so væl
ja tað er bæði gott og gleðiligt at vit eru komin her til nú har vit viðgera hetta málið hefta vit havt eini kann mann siga langan burð avtalur vóru undirskrivaðar bæði við runavíkur kommunu í tvey túsund og nítjan og við tórshavn kommunu í tvey túsund og sekstan um hvussu hetta skuldu gerast verðslaslógur vórðu einni laktar fyri løgtingið í februar tvey túsund og nítjan men fullur so burtur tá vælið bleiv útskrivað og nú er næstan í tvey túsund og einogtjúgu tað sum kanska undrar er at at vit bara hava tað einu síðuna av mann kan siga innkoyringarvegunum til eysturatun við her í løgtingsviðgerðini meðan vit seinast høvdu jú báða lógirnar ein verðslaslóg fyri eysturoyarmegin og einafyrði streymarmegin hvar liggur tað málið streymarmegin har eru í undirskrivana avtala at g liggur klár hvørjum bíða vit eftir
takk fyri jákup mikkelsen ger so væl
súrforkvinna tá ið vit uttanfavna seg havnarmenn so hugsa vit um bæði menn og konur men burtur frá tí so spurningurin hjá kristin hauførtsoy er eygleiða viðkomandi tí at tað er semja gjørd við bæði tórshavnar kommunu og runakommunu um eina loysn á hesum her hesum hevur atkomuvegnum til tunlarnar og mær vitandi er alt sum tað skal vera men tað er komið har fyri oyruni at landsverk og tórshavn kommuna nú hava samráðst um nøkur viðurset sum allíkavt ikki vóru komað pláss um tað er rætt tað má landsstýrismarin kunna svara fyri tá hann fær orðið eina løtu men eg má siga tað at tað er eingin ivi um at innkoyringarvegurin til havnina eigur sjálvandi at verða gjørdur og at tað er eg vóni at at tað er bara av tekniskum orsøøkum at tað lógaruppskotið ikki er komið niðan her men eg gangi út frá at tað av tað sum eg gjørdi tær vóru hildnar takk fyri

ja tað ljóðar spennandi at tunnilin skal opna nú og og hetta her prosjektið við hesum vegnum sum fer at hjálpa væl úti í runavík og saltangará og ein part av glyvrum at ferðslan ikki er har sum fólk koma at ganga og sovorðit men men so er tað tá mann kemur longur inn eftir ni longur inni á glyvrum og lambareyð og søldarfjørð at visi mann hugsar um trygdina so haldi eg tað hevði verið øgiliga gott av fingið skjótt tunnilin frá gøtudali og yvir um eisini annars haldi hetta sær øgiliga spennandi út og og tann tunnilin hevði so eisini fort við sær at ferðslan kanska bleiv fordeild betri báðar báðar armarnar á skálafjørðinum og so kanska eisini gjøgnum sundalagið so so eg hopi sum ják mikkelsen eisini var inni á at tað verður framskundað meir at fáa tann tunnilin gjøran soleiðis at ja tað verður trygdin sum eisini verður meirta

fyrijáku mikkelsen gersovæltakk fyri viðmerkingina uni rasmussen eg viðbáðir eru púra samdir í hesum málinum og eg tori at siga at vit eru rættiliga stórur partur av løgtinginum í øllum førum sum eri samdur um at hetta er ein verkætlans tá vit tosa um tunnilin gøtudal at gøtudal skálavbátn ella skálafjørður at tað er ein verkætlan sum eigur at raðfestast longri o frammi og eg eri glaður fyri at uni rasmussen eisini nevnir ferðslutrygdina sum sjálvandi er ein ógvuliga týðandi spurningur í útbúggingini av okkara vegakervi otunnilum sum vit gera ø at at trygdin ikki bara er tann sama men at hon blívur betri og betri og tað at mann fordeilir ferðsluna eftir báðum ørmunum tað er heilt klárt at tað leggur minni trýst á og tí verður tað ein trygdarvegur at koyra eftir
takk fyri sor tað heðin mortensen ger so væl
takk fyri harra formaður a lítil viðmerk til jac mikkelsen eg knuksi mær spurt hann um mann ikki heldur tað er kundi verið rættast at nú tá mann tekur innkomuvegin her í havn men eisini fjørutu vegin at mann líka sum tók teir fram samstundis nú mann sigur at teir bæði tveir eru klárar og teir eru klárar til at taka støðu til so tað kundi verið hóskandi at mann eisini hevði tann vegin er í í tinginum gjørdi tað ellasoleiðis at fíggjarnevn kundi tikið tað undir einum sum hevu fingið avgreitt hatta málið og ikki blíva eftirbátur bara tí eini síðuni áh jvarkaðu jagm micessen heldur um tað takk fyri
takk fyri jakom mikkelsen ger so væl
júj eg eri púra samdur við hegin morsen at tað tað hevði verið til høgrabeinið at avgreitta hesar verkætlanir í senn g g eg haldi at landsstýrismaðurin fer at greiða okkum frá hví ið tann parturin ikki eg komi longri sum hevði innkoyringarvegn í havn tað fær meg hugsa lítiðsindur vissi mann skal vera ei lítiðsindir kúlaligur frú forkvinna at at tað vísir seg sum at tá ið tái borgarligu flokkarnir sita út tinganesi so henda nøkur ting og tá ið javnaðarflokkurin og tjóðveldsfokkurin sita í andstøðu tá hendar nøkur ting og tí havi eg onkuntíð sagt at at tað er tað gongur so væl hjá javnaðarflokkinum og tjóðveldsflokkinum í andstøðu at tað er kanska tað rætta plássið hjá teimum í kanska nokk so nógv ár fram
takk fyri biljustinussen ger so væl
takk fyri teir formaður ja eg eri samdur við jákup mikkelsen at tað er at fegnast um at tað loksins er komin ein avtala ímillum myndugleikarnar á økinum kommununa og landið tað hava vit bíðað eftir í langa tíð og tað hevur víst seg sum at viljin serliga frá landsins síðu hevur verið øgiliga lumpaður hesi her undanfarnu árini hóast runavíkar kommuna hevur gjørt alt tað fyrireikandi arbeiðið og hevur tikið øll stig sum hava verið í hesum økinum og hevur gjørt fullfíggjaði ikki bara eitt men tvey fullfíggjaði prosjektir og goldið fyri alt so hevur tað verið frá landsins síðu ein øgiliga lumpkaður hálningur men er fegin um at vit nú hava fingið ein landsstýrismál í fíggjarmálum sum er farin í nýhetta málið og hevur gjørt hesa avtaluna við runaðar kommunu og at vit nú kunnu síggja eina loysn
fyri at gum mikkessen ger so væl
frú forkvina eg eri púra samdur við biljustinussen í at tað er ein øgiligur munur á at hava landsstýri og hava landsstýrisfólk sum hava evnini til at fáa nøkur ting at henda atto er øgiliga nevnt at snakka og tað er øgiliga nevnt at gera avtalur hendalin handan vegin men at føra tingini út í lívi tað hevu jørg niclasen prógvað so oftani at hann er ein av teimum sum eru kanska eina mest dugnalig til at fáa úrslit at fáa nøkur ting henda og tað haldi eg vit kunnu vera glað fyri takk fyri
takk fyri tann næsti at røða verður aksel willemsson johannesen ger so væl
jtakk fyri frú forkvina til viðgerðar er eitt uppskot frá landstýrismann í fíggjarmálum um at veita eina tað man nok vera stuðulsjáttan til fjøruvegin í runavík samband við at eysturoyartunnilin fer at lata upp ømann kann vera eitt sinur afturlítandi siga hvat hevur mann lært av kanska hetta r eitt málið havt tunganburð eins væl sum innkoyringarvegurin til havnar kanska enn tyngruburð burð tí har inki uppskot komið enn og a kanska eisini hevði í sambandi við norðoyartunnilin hevði on rættiliga tungaburð at fáa avgreitt og tað sumann kanska lært av tí hóast mann ikki var ein partur av landsstýrinum tá ið eysturoyartunnilin varð samtyktur ella eysturoyatunnilin og sandoyartunnilin so var tað ein breið semja millum allar flokkar áv løgtingi og øll tingfólk at tá mann ger tílíggar verkætlanir mann hevur allar atnýttar verkætlanir við millum

og tað skapar stórar trupulleikar ta men hevur eit langtíðar íløgukarm har mann hevur sungjað úntir kortið umanhevur bundið seg til aðrar verkætlanir at finna teir pengarnir so nógvar pengar og eisini kanska kanntað gera ena óneyðuga semju um hvat skal kommunan betala og hvat skal landið betala so vónandi hava vit øll politisku skipanir lært tað framyvir tá mann jørt tíðlígar verkætlanir men hevur tað alt við í upprunaligu verkætlanini eisini atknýttar vegir tað er sjálvt uppskotið so øh so kann eg siga bara beinanvegin at javnaðarflokur taka undir við upskotnum

sum mnn kanska kann spyrja lýsindr inn til tað er hví verður hetta gjørt ikki sum verklaslógini sum ein stuðulsjáttan tað kann lanstýrs verða svara uppá men eg giti tí at tað er nakað við er hefta landsvegur ella eru hettar bygdarvegur han betur nokk tá tað er liggur inni í ein kommunu sum tað gera í hesum førunum og inni í bygdum øki ataðer bygdarveður so kann onkur seta spurnigin er tað so rímiligt at landið er við til fíggjadag tað halda vit í er tí at vit í løgtinginumhava tikið m eina avgerð sum ger tað at øll ferðslan øh ikki bara frá meginøkinum frá øllum suðuroykjunum og meginøkjunum í føroyum skal ígjøgnum runavíkar bý fyri at koma í norðuroyki og øll ferðslana frá norðurøkinum ela stórur partur av ferðsluni skal so suður ígjøgnum runavík fyri at koma til meginøki ella suðuroyki í føroyum og tað vit gera tað so hevur tað sjálvandi nakrar avleiðingar fyri ferðsluviðurskiftini runavík tí er taðikki órímiligt at landið er bæði við til at loysa ta uppgávuna og ver við til at betala ta uppgávuna og sambært hesi uppsuppskotinum so er tað sum runanvakvar kommuna sum er mk san siga byggiharri sum stendur fyri verkætlanini eigur verkætlanina men landið so skal fíggja ella stuðla við fimmoghálvtýss milliónum av sløk om hundrað milliónum og restin fíggjar so kommunan sjálv øh eitt sum mann kann kretisera í hesun upskotinum her tað er vit vita tað at nítjanda desembur tað vil siga um góðar tvær vikur so opnar eysturoyartunnilin men hendan verkætlanin koyrir frá tvey túsund og tjúgu also inniverandi árar eitt sindrav pengum er játtaðir og fram til tvey túsund og fýraogtjúgu tað vil siga at tunnilin kemur at verða opin í syrka fýra ár áðrenn vega trupulleikarn runavík er komin up á pláss tú kundi tað verið spurttað kann lanstursmær kanska svara upp á kann runan frá kommununa tá hon nú í byggjahárri byggjar skjótari ella gera vegi vega føroysknum skjótari um møguleikin til tí at kommunan ynskir tað og so kemur stuðulin seinni tavsga kommunan leggur út men fær tú pengarr seinni frá landinum so eg trúgvi at tey sum búleikast og virka inni í runavík og á tí fjørunum fegin vilja hava at hesin hendan vegaføroyingin verður ella avbjóðingin verður loyst skjótast møguligt so tað kundi næst svara uppá um tað er ein møguleiki tað er hvussu verið gott um tað var øh men sum sagt tann partin tekur janafekan undir við eingin ivi um tað at vit halda at man skal loysa tær avbjóðingarnar sum eysturoyartunnilin skapar í runavíkar økinum og tier rímindi landið rindar fimmoghálvtýss milliónir av av tí verkætlaninum tað sm sum kundi spurt landstýrismannin um tað er at tað er eisini ein avbjóðing hesimenna í suðurstreymi og tað er ein munandi dýrari avbjóðing í pengum upprunaliga aftur í veytsnu sekstan var eitt uppskot var ein avtalagjørd millum táverandi landsstýrismann o samferðslumálum og og borgarstjóran í tórga kommunu sum kosta har landið skuldi bera hunrað og fimtan milliónir men tað var ikki øll verkætlanin tað var fyrsta byggistig u hin eg siga tað í tann mátan tað kom ett annað byggistig sum eisini kom at kostað nakað og tað bygdi upp á at nakað var landsvegur og tað sum var landsvegur tað skuldi landið taka sær av og betala sum var nakað mett sum kommunalur vegur tað skuldi tórsar kommuna so rindaha vit havaikki fingið nakra verklagslóg um tann partin enn og eg sá í sambandi við at fíggjarlógin løgd fram aftur í síðsta septemburmánaða at tásitandi og núsitandi men skjótt fráfarandi borgarstjóri tórsav kommuna fegnaðist um at nú kom innokoyringarvegurin ti havnar men sm an hyggur etí fíggjarlógina so eru ellivu milliónir settar av altso inniverandi árið tíggju milliónir næstár tvey túsundog einogtjúgu einki er avsett tvey túsund og tveyogtjúgu og tíggju milliónir tvey túsund vit snakka her um landið skal rinda væl væl oman fyri hundrað milliónir so tað sær ikki út til at tann avbjóðingin verður loyst enn á sinni sambært fíggjarlógini hvussu her htí koma við spurt landstýrismannin hvat hendir suðursemamegina og nær lanstýrismaðuin væntar at bæði eitt eit verklaslóg liggur í løgtinginum og mann set ter pengarnar av sum skulu til fyri at betala tað og nær mann hevur eina endaliga avtalu við tórshavnar kommunu um um hvussu hetta skal gerast og hvørv fíggjar hvat í sambandi við tað tí tað ereingin ivi er um at bæði eysturoyarmegna og her suðurstreymi er neyðugt at finna nakrar loysnir nakrar loysnir tá tað kemur til ferðsluviðurskifti ísaband vy eysturoyartunnilin og sum langt síðani burdi verið funnar eisini av undanfarna landsstýri eingin ivi um tað tað skal eg eisini taka egnan barm men tá mann ger verklagslógir sum mann ger eysturoyartunnilin og ikki hevur aknýttar verkætlanir við so skapar mann sær nakrar eftirfylgjandi avbjóðingar tað vóni eg at vit øll bæði sjálvur og øll onnur rískuskipaninr hava lært so vit ikki koma í hesa støðuna aftur og heldikki ta støðuna sum vit komi í í leirvík fyri fimtan árum síðani takk fyri fráu forkvina
ja takk fyri tað eru nakrar viðmerkingar tann fyrsta er frá mortensen ger so væl
takk fyri harra formaður ein lítil viðmerking til aksel johannesen og tað er púra rætt at eg kann taka fult undir við at vit fara at gera fjøru vegin tað er alneyðugt men samstundis gloyma vit kanska handan partin sum vart innkomveg her til havnar og tað sumundrar meg nokk so nógv tað er millum annað at borgarstjórin hann fegnaðist um ea hatta var tað tretivunda septembur í ár at athandling endiliga kom aftan fyri hesa avtaluna sum nú skuldi gerast og atverksalslógin bleiv borin niðan á tingið í oktobumána hetta er hvussu eitt úttalismhann hevur frá borgarstjórini heri í havn eg rókvaði hannm tosað við landsstýrismann í hesum økinum tí her liggur fyriliggur ein púra greið avtala millum núverandi landsstýrismann og núverandi borgarstjóra storsa kommunu men hon bara ikki komin víðari eg veit ikki um umakselbet johannesen ikki heldur eit burdi tikið tað samstundis tá ið tað kemur í fíggjarnevndina
takk fyri aksel johannesen ger so
v ja takk fyri fyri forkvinnan ja tá tá ið tá ið fíggjarlógin bei løgg fram so so var borgarstjórin í tórshavr kommunu á staðnum haldi eg r veit ikk mínu gjørdi viðmerki har inni ella beint aftan á í miðlunum hannn fegnaðist um at nú loysti tú mann avbjóðin ke minnkomnuvegi til til til tórshavn og tað er undrað ati et sindur so las fíggjarlógina tí har eru ikki pengar sættur r langt frá tað sum tað kostar í tey komandi árinu hhvat er landsstýrismaðurin og borgarstórin hava tosa um tað tað dugi sjálvandi ikki fara uppá og tað kann væl vera at tey hava avtalan vertaslóvn skal koma so ikki komin enn men at fifta at lítið viða verktaslóg tí skilur pengarnar av eisini tí pengarn mugu fylgja við og tað gera teirs ikki í tí fíggjarlógin sum liggur í fíggjarnevndini beint nú men sólt hetta uppskotið so tekur javnar fólkum sjálvandi fult undir við at gera fjøruvegin men vit mugu finna ein loysn báðumegin tunnilin soleiðis at ferðslan kemur at koyra og glíða væl bæði í runavík og her tórshavn takk fyri frá forskuna
ja sum ongvørja orðini tann næsta røða verður magnus rasmussen ger so væl
ja frú forkvinna innkomsvegurin ella fjøruvegurin í runavík tað er tað er ein rímiliga rímiliga lang søga og sjálvur kenni eg nokk so væl til nógv av tíð kanska ikki alt men staka eysturoyartunnilin fyrr fyrst nú er tað kallað fyri eysturoyartunnilin eg haldi at borgarstjóvrin runavík brúkar ofta itt annað orð tað er tangar fjarða smáan hetta er ikki bara til inntil inntil eysturoynna hetta er jú hetta er jú altso báðar vegir ella allar møguligar vegir a eg haldi tað tað haldi eg eri faktiskt eitt nokk so gott orð tangafjrða smáan ná men hetta er hetta er hetta byrjaði ú fyri nógvum árum síðan hetta her hugskotið um at vit skuldu hava eini eina smáu ímillum skálafjørðin og og høvuðstaðin og tað var nokk soleiðisinar at tað vóru menn sum koyrdu til havnar hvønn morgun til arbeiðis í bili saman og vit soferðaðu ím ymiskt og og so koma hesin tankin upp og so bleiv tað tikið fatt upp á tað at tð at t arbeittu tað er ein lang søga men til dømis í tvey túsund og níggju tá eg bleiv borgarstjóri tá bleiv e partur av einari nevnd ats borgarstjórin við við skálafjørðini sótu einari nevnd sum hevði við hendan her tunnilin at gera áðrenni g ganga og og so er tað tað privata innitiativið og sum datt niðrímillum og so bleiv tað í tvey túsund og fjúrtan at eitt samt løgting tók undir við at fara at byggja ella stovnað partafelagið sum skuldi byggja og reka tunlarnar báðar eysturoyar og sandoyartunlar og nú verður so eysturoyartunnilin latin upp um nakrar fáar dagar sandoyartunnilin um nøkur heilt fá ár so nú sæst ir einm enda vanliga er tað so at ein tunnil hvørji mavi er eitt hol men í hesum tunlinum er tað trý hol

um til dømis nakra avbjóðing á strondum har evu tað gingið púra smertufrítt fyri seg men bæði her í høvuðsstaðnum og inni í runavíkini havi tað verið avbjóðingar men tað sum hendi var tað at mann tei man tosaði um handan tunnilin at hann suldi koma upp við toftavatn tað bleiv tosað um tað og eg haldi eisini tá ið hendan her lógin bleiv samtyktu við tvey túsund og fjúrtan vst mann lesur viðmerkingarnar so er altsum tíður upp á at tað var har mann mann ætlaði at hann hann skuldi koma upp beint uttan fyri runavík altso beint uttan fyri ta yrstu húsini í runavík men so broytir mann tað linjuføringina so tað kemu upp í rókini eg haldi at rættiliga nógv yri i øll vóru glað um at mann ikki fór í hetta vakra økið har við toftavatn tað haldi eg mann kann siga men tað gjørdi so tað at tað vlvunava aðrar avbjóðingar tá ið nútunnilin kemur upp í rókini sum jú er faktiskt tú kemur næstan mitt inn í býin tær avbjóðingarnar skúgva mann eit lítið sindur frá sær eingin vildi ordiliga taka fatt í hesar her avbjóðingarnar at nú ein eitt tunnilsop ein munni kemur beint inn í býin frá einari farleið har mannvæntar rættiliga nógvar ferðslu báðar vegir men eg haldi at mann kann siga at tað var runagar kommuna sum sum kanska bleiv ið ofbensivin harat her má ein loysn finnast sjálvt um mann kanska kundi farið tilt sær at tað var onkr annar myndugleiki men men runagarkommuna fór í obensivin og hevur arbeitt miðvíst í fleiri ár fyri at finna eina loysn og tað hava verið teg verið ymiskt á á borðinum øh nú er tað so komið har til at vit hava eina verklagslóg herbeint sum ger tað ati mann evr funnið eina loysn ovisia eg skal kunna siga mína meining um hana so havi tað verið aðrar loysnir fyrr og nú er ein komin og og hon sær hvussu er rættiliga til talandi út eg veit ikkium mann kann kalla hana fyri geniala altso nú eri egikki verkfrøðinga upp á nakran máta men men at mann kann leggja hana soleiðisnar mann sigur inniundir býnum og og framvið soleiðisnar at tað skemmir sum minst serliga tá ið mann hugsar um miðbýin tað tað haldi eg eri eg væl klára og og so hevur verið forohandlingar ímillum runagara kommunu og landsstýrið og mann er samdur um ein býtislykil og tað er virkuliga fegnast um at mann heur funnið eina semju tað skuldu báðir partar ei rós firði at mann finnur eina semju um eitt so týdningarmikiðmál tað hevi verið óalmindiliga keðiligt vissi mann ikki hevði eina semju um hetta her men eg haldi tað vær longu í tvey túsund og átjan at tað almenna altso landið átók sær ein partur av hesum her tí tá játtaði mann altso tvær komma fimm milliónir í tvey túsund og átjan til faktiskt fyrireikingar ella prosjektering av hesum hesi ætlanini a mann visti ikki ordiliga hvussu tað skuldi síggja út og so í tvey túsund og nítjan sum tað verður nevnt so kom ein verklagslóg her í henni stendur attað skuldi verið ein landsvegur ein landsvegur stendur í har og tað var fimmogtretivu milliónir men tað tað málið kom so ikki út aftur í fíggjarnevndini og taðtað er sigr ymiskar forkláringar tað men tað stutta langa tað kom ikki út aftur og og fall burtur og nú er so eitt nýtt komi og nú má forhandla til fimmoghálvtrýss milliónir og tað er faktiskt ein stuðul altso tað erunagarð kommuna sum kemur at byggja hendan her tunnilin meðan landið so hevur átikið sær sín part umleið helmingin av hesum her kostnaðinum og eg ímyndi mær tað at at runagaðkommuna kann gott byggja n skjótari men tað kanska landsstýrismaðuin kann svara uppá tað er tað at at runagar kommunan færa eina vissu fyri at hon fær hesar her fimmoghálvtrýss milliónirnar yvir enn trý ár so tað e ivist onga løtu í men tað stendur at íbindingarnar altso tað ta hevur verið fokuserað o lítið sindur upp á hvussu er tað tá ið tað so kemur inni har við bakkafrost altso tá kemur tað tta blívu eitt sindur lokalt men mann fer inn ígjøgnum fjørðuna og so kemur mann niðan á vegin har við bakkafrost øll vita hvart bakkafrost er tá kemur tú niðan á ein landsveg tað er ein íbinding sum sum landið skal góðkenna hvussu tað skal vera tí tað sigur seg sjálv harer eitt arbeiðspláss velda størst arbeiðspláss har koma nógvir bilar so tað skal stýrast neyvt men tað tað skal landsverk halda hondi anhanka við sum vit plaga at siga mann hevur tosað um gøtudalstunnilin og har eri púra samdur eg havi úttalað meg um gøtudalstunnilin og um henda fjøru vegin meir enn eina ferð og tvær ferð eisini meðan eg var í sjálvari kommununi tað er ikki antin ella tað er ikki antin ella nú er tað tað at gøtutalstunnilin tað er annað sum hevur raðfest og nú gera tunlarnar norðurum fjall og tí er tað bæði bæði ikki bara antin ella hetta og eg eri samdur við una rasmussen og eg haldi jáku mikkelsen at mann eigur at seta kraft á tað tí tað handlar eisini um ein trygdarspurning og so hevur tað verið tosað um søldarfjørð og alt flíka frá glyvragjógv har á loysir bakkafroster og innilíkinn á skipanaskrossin er landsveður meðan tað sum er ígjøgnum runavíkin er kommunalu veður so tað er alt landsveður og har eru strikur gjørdar omanfyri søldarfjørð har ein vegur skal liggja og visti mann yggur ír býarplaninm fyri runavíkar kommunu og fyri økið har út úr runavík so liggur ein landsvegur omanfyri runavík í býarplanunum og tað er út faktiskt frá tí at tá ið tann tunnilin sum skul koma út við toftavatn hann komi níðan í eina rundkoyring uttan fyri tey ytstu húsini í runavík so var ein landsveður omanfyri tey sum hava verið leingi í politikki tey vita tað at tann tann landsvegurin hevur verið á breddanum onkuntíð kanska eitt lítið sindur av pengum onkuntíð verður sett av óalmindiliga lítið til onkra fyrireiking men sum eg tígi at síggja tað so er tann landsvegurin ikki aktuellur tá ið tað er er gjørt hann er ikki aktuellur meðan mann kann siga oman fyri søldarfjørð og ígjøgnum søldarfjørð er tað ein stór avbjóðing og tað er tað verið í nógv ár við ferðslutrygdini so at líkasum at skumpa undir og fáa gøtutalstunnilin og tað vegin oman fyri skálarfjørð tað er hvussu er nakað sum eg haldi vit eiga at at arbeiða við og royna at fáa longur fram tað haldi eg nokk tey flestu eru samd um men tað kann bara ikki alt gerast eftir einum degi tað er at fegnast um at vit eru komin her til og eg haldi at tað virka sum at fólk eru eri nøgd við hetta at mann nú kann fáa sett eitt punkt um at vit ikki fáa eitt leirvík umaftur ella stríð í áravís og og so kanska onkur loysn sum mann ikki so glaður fyri at tað nú kann vera ein semja ímillum landsmyndugleikan ogkomunalu myndugleikan á staðnum har inni at hvør loysnin er tað haldi eg er virkliga gotttakk fyri
takk fyri so er tað ein viðmerking frá djónu nols og joensen gjørt væl
ja takk fyri frú forkvina ja vit og javnaðarflokkin gleðast eisini um hetta her at eg komið so langt sum at vit nú fáa eitt uppskot eitt konkret uppskot á borðið sum sum ger fjøru vegin í inni í runavíkini sjálvt um eg persónliga haldi at alt hetta her skuldi verið í einum stovrðum samnan pakka frá byrjani av báði báðir enn komum vegin sum mann sigur báðu mena við men og so sakni eg faktiskt eisini at nú teimam so kemur at kanska hesi mena suðursema með eisini bæra við í men meni men vit skulu gleðast um tað sum er tað er gott nú nevnir magnus rasmussen hetta her við tað sum tað sum eg haldi hetta her nú kemur tað upp mitt inni kansk mann siga mitt í einum komnalum nei landsvegi inni við bakkafrost sum er eitt tórt arbeiðspláss og tað suman hoyrir tey lokalu har inni tosa nav t tey eru tey grúva eitt sindur fyri at koma út á høvuðsvegirnar nú frá frá síðuvegunum a veit magnus rasmussen um ætlanir eru um at gera eina eina eina ljósregulering har ella ein rundkoyring ella hvat ig mann finni veit mann í tað kundi eisini spurt landsstýrismannin men veit magnusrasmussen um
takk fyri mangs rossen ger so væl
akfyri ja hatta er ein sera viðkomandi spurningur og tað sum eg kenni til beint nú altso tað r taðer longu nú avbjóðingar at koma bæði oman til bakkafrost og frá bakkafrost serliga tá ið fólk fara til arbeiðis og frá arbeiði tað sum hegu verið tosað um tað hevur verið rundkoyring og tað hevur eisini verið ferðsluljósregulering og har verður nokk landsverk við men tað sum eg havi hoyrt eg nærmast tað er at tað verður ljósstýrt og at mann kanska ger hendan her nýggja fjør vegin vist tú kalla ha so til faktiskt høvuðsvegin altso at mann koyrir líkasum tann vegin meðan so hitt útjógum býin verður kanska ikki so nógv belastað men tað har verður landsverka bananumo sigur men helst helst verðurtað ein ljósregulering har mága vit hvussuer okkurt gera og so at at tann tann trygdin er hundrað prosent í ordan takk fyri
takk fyri uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja eg eri púra samdur við magnusrasmussen í hesum her at tað er ikki et ella í hasum eg haldi atta sær ordiliga spennandi út við hasum fjøru vegnum men so hugsi eg um í samband við at mann skal gera v uttan um bygdina fór at inni í skálafirði um magnus rasmussen í eini við mær í um um kvir passandi at mann bleiv nøkurlunda samstundis liðugur við tann vegin sum tunnilin frá gøtudali ikki ikki tað mann ger vegin lidnan fist og tostani fer í holt við at gera tunnilin ella í hvussur fekk tað tættari saman soleiðis at tað ikki gingu so nógv ár áðrenn tað varð klárt at koyra tannvegin
fyri at magnus rasmussen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja verkætlanin við tunnilum gøtudalstunnilum og vegnum omanfyri skálafjørir hanga saman visi mann ger gøtudalstunnilin og ikki vegin omanfyri skálafjørð ella finnur eina loysn har so verður fløskuhálsurin og og ferðslutrygdin verður enn ov verri í skálafirði sum er so tey tey hanga saman skal mann raðfesta altso eftir langtíðarløguætlanini vissi eg minnist rætt so sær tað út sum at verðurin umar fo skálafjørðu kanska kemureit sindur fyrr eg haldi ikki tað ikki feil og so kemur tunnilin í í í gøtudali tey tað har eigur ikki at vera for langt gloppið ímillum tí tey hanga saman men mann kann nokk ikki gera alt í senn men í veruleikanum er tað ein verkætlan bara annað gevur ikki nóg góða nyttutakk fyri

takk fyri hara formaður ein lítil viðmerking til magnus rasmussen hann kom líka sum inn á inn á hetta her við at hetta er ein stuðul til runaðar kommunu og at runaurkommunan skal gera handavegin og tað er kanska ein ein góður máta at gera tað kundi hann hugsað sær kanska at tað kundi verið tað sama hesmunna tá imum tosað um innkomuvegin sum kundi tórsarar kommuna gjørt vegin tí tað sær út til ta er bara forðingar og forðingar sær fyra at síggja loysnir sært út til og tað kundi e latið upp fyri nøkrum sjálvandi og so kuni eg hugsa mær ein spurning afturat hvat fer slag av verður fjørv er hann hálvtrýss kilometrarveður ella er ann fýrs kilometrar veður tað er nokk so umráðandi at vita um tað r er kommunalu veður ella tað blíva landsveður so har eru fleiri møguleikar men vælsignaður lat okkum gera tað í felag báður megnar við annars er einki vunnintakk fyri

akkfyri hetta verðar einkommunalurveður hálvtrýss kilometrar um tíman her verður ein forhandling ímillum landstýrismannin ela landsstýrið landsstýrismannin og borgarstjóran í runavík avtalan er staðfest í í býráðnum og nú er hon her mann er blivin samdur um hesa loysnina sum eg haldi báðir partar eru væl nøgdir við og eg haldi at hetta er ein smidlig loysn tí so var hetta ein kommunalur vegur har ið líkasum kommunan líkasum byggir hana og hvørja hvørja loysn mann finnur her trúgvi er ein samráðingarspurningur tað er at partarnir seta saman og og forhandla og og finna eina góða loysn og at bæði málini ikki sastundis tað kanska landsstýrismaðurin feri at svara uppá tí tað er fleiri smaðuri spurtur eftir tí tað hevði eg nú ikki verið so galið men eg haldi at tað fyri landsstýrismaðuin kanska greiðar frá tað veit eg for lítið um takk fyri
fyri so raðbiljusvinussen ger so væl
ja takk fyri at formaðurhaldurmaðsins rasmussen lýsti væl hesa verkætlanina frá byrjan og eisini vavið av henni og so kom hann eitt sindur inn á eitt her við gøtastunnilum og vegnum oman fyri skálafjørði og vit mugu bara siga tað at tað er heilt aðrar upphæddir vit tosa um altso runavíkar kommuna hevur í veruleikanum loyst eina stóra avbjóðing hjá tey almenna fyribils bara veðurin oman fyri skálafjørð kostaði fyri fyri tveimtrimum árum síðani fimmoghálvfjerðs milliónir og kanska kostar hann upp móti hundrað milliónum í dag og her sleppur landið við fimmoghálvtrýss milliónum og ein ein átrokandi trupulleiki er loystur og tí haldi eg at hetta er ein ein framúrloysn sum sum liggur á borðinum og eg haldi at bæði jøk niggassen og torbjørg jakobsen eiga stórt rós fyri at hava funnið funnið fram til hesa loysnina
takk fyri magnus rasmussen ger so væl
takk fyri ja eg haldi at hendan her avtalan er eitt dømi um at tá i í hesum førunum tveir tveir drivnir politikararsetangr saman at forhandla og kunna finna eina góða loysn sum øll eru glað fyri tað er tað er hvussu hvussu er úrslitið og tá ið vit tosað um gøtudalstunnilin og vegin umanfyri skálafjørð so so er tað rætt at hann kostar hálvfjerðs milliónir ella tá fyri longu fleiri árum síðani men tað tað sum eg onkuntíð havi hugsað um eg haldi eg fara at lufta tann tankan nú her tað er hví man kanska ikki dyrkar tann møguleikan ella kannar at lagt vegin kanska up á sama máta sum í streymnesi nakað innan fyri sjálva fjørðuna í skálabotni staðin fyriat fara niðanum ha at mann líkasum kanna tað er tað møguligt so hevði mann loppið frá at fara eitt sindur upp í hæddirnar tað verið munandi styttri og kanska hevði tunnilin tá komið meira beint út har sum tað er hatta var meira eitt hugskot frá einum leikmanni takk fyri
fyri hesum var hetta umfarið av tá næsta røða verður kristina háfoss ger so væl
ja takk fyri ja til viðgerð er løgtingslóg um fíggjarligan stuðul til níggjan fjøruti í runavík ið landstýrismaðurin í fíggjarmálanum hevur lagt fyri løgtingið og hetta er eitt bæði eitt gott og gleðiligt mál ið vit í tjóðveldi sjálvandi taka fult undir við hetta er eisini ein fylgikann man siga verkætlan og lóg til ta stórfingnu verkætlanina eysturoyartunnilin kesi laa ver við at hugleiða eitt sindur um hvussu altsoserstakt tað kennist tá mann koyrir við hvítanes og niðan kjalla og hann sær ljósini eysturoyarmegin altso ta í ár avvís at hugsa hugsa tykkum skjótt fara vit kunna koyra yvir um her tað tað tykr ist heilt óveruligt tá monn skula til til dømis svimjikapping av toftum við dóttrini ella teila eitt tiltak er løgll so mann kanska skula brúkt eini trý korter at koyra nú verður tað sum eg ger at lana um umleið átta minuttir yvirum ja tað fer at vera ein heilt heilt nýggj verð og tað er trupult at ímynda sær tav hvussu nógv tað fer at broyta men tað fer at broyta bæði fyri fólk sum faktiskt fyri fólk óansæð hvar tey búgva í føroyum hvussu vit fara at broyta okkara ferðingarmynstir tað síggja vit jú eisini við undirsjóvartunlunum til norðuroyggjar og eisini vesturvágarnar hvussu hvussu tað hevur broytt alt fyrst og fremst sjálvandi fyri tey sum hava virksemi og búgva teimum støðunum men eisini fyri tey sum búgva í miðstaðarøkinum tann ja tann møguleikan tað ger hjá okkum at gagnnýtta okkara fantastiska land á ein so nógv nógv betur máta øh júst hendan nei hetta faktiskt ikki verklasstov var hettað uppskotið til fíggjarligan stuðul tað er gott at eg komi nú hetta málið hevur so ella so havt eina mann kann siga eina longri søgu vit høvdu jú tvær verklagslógir her í løgtinginum í februar tvey túsund og nítjan vórðu teir lagdar fram ein verðslagslóg viðvíkjandi innkoyringarvegnum ltórshavn og ein viðvíkjandi fjørvegnum tær lógunar fullur so burtur men tað er gleðiligt at vit nú eru komin har til at nú hava vit hetta her eina málið aftur í tinginum hetta er eitt rættiliga stórt mál hetta er ikki smávegis verkætlan talan er um eina verkætlan á umleið hundrað milliónir krónur upplýst verður níggjuoghálvfems komma tvær milliónir krónur væntar mann veðurin kostar har av landi so kemur at stuðla við hesun her fimmoghálvtrýss milliónum krónunum og lagt verur so upp til at peningurin skal setast av á fíggjarlógini fram til tvey túsund og fimmogtjúgu men hyggur mann et sindur nærri at lógaruppskotinum so verður sjálvt avtalan sum verður gjørd millum landið og og runavík kommunu ið skal standa fyri sjálvar viðargerðine hon verður galdað heilt fram til tvey túsund og fimmogfjøruti tí at ávísar treytir verða settar til hendan vegin og at mann gjarna vil hava eisini aftan á tann fíggjarligi stuðulin í veitti jamen so snkulu tær treytirnar verða galdandi og tað ergott at síggja tað verður víst millum annað til at mann skal fylgja reglugerðin víkjandi ferðslutrygd men tó so er eisini ein áseting um tað mungu ikki vera nakrar vegbungur so kanska lanstýrismaðurin greiðir nærri frá hvat liggur í tí hvørja eru nøkur meira kanska ítøkilig krøv sett tí viðvíkjandi trúgvi at allir partar hava áhuga í at fáa ein veg har mann kann koyra rímiliga skjótt og ótarnað men eisini á ein tryggan og góðanhátt hetta er so tveir komma fimm kilometur veður frá rundkoyringini á rókini fram við fjørðuni og so til bakkavegin á glyvrum hugdi eitt sindur í í fíggjarlógina hvat vit hava sett av í fíggjarlógar uppskotunum har r eru so settar har stóð i ein upphædd fyri tvey túsn og tjúgu ellivu milliónir og her í hesari avtaluni ella lógini stendur so trettan komma átta milliónir men tað er møguligt at her pengarstøðla í tvørtur um ár sum sum greiða frá mununum hyggja vitt sindur aftur í søluni ljósi so sær tað út til at vit nú koma á mál við einai góðari loysn sum allir flokkar eru samdir um hetta samsvarað hvørfalt væl við ynskini sum teir flokkar sum nú eru javndstøðu sum sótu í samgongu áðrenn tvey túsund og fimtan til tvey túsund og nítjan eisini ynsktu tjóðveldi javnaðarflokkurin og framsókn tá høvdu vitætlanin um atvit skulu fáa hetta loyst fram til tvey túsund og fýraogtjúgu í árinum iltvy túsun g fýraogtjúgu meðan hetta uppskotið so røkkur eitt sindur longur sum eg nevnd í innleirandi sum vit løvdu vilju tvær verklagslógir fyri løgtingið í februar tvey túsund og nítjan eina viðvíkjandi fjøruvegnum har sum løgtingið ynskti tá at játta fimmogtretivu milliónir krónur til fjøruvegin umframt at vit í fíggjarlógini longu í tvey túsund og átjan settu tvær komma fimm milliónir av og í tvey túsund og nítjan settu fýra milliónum krónur av tað var tann metingin mann metti táfjørðuvegurin kom at kosta men mann mann var eisini í gongd við at hyggja eftir teimum endaligu veðaføringunum júst hvussu mann skuldi gera hann sum man vista at kundi koma á broytingar hyggja vit at í seinastu verklagslógini fyri innkoyringarvegin tórshavn hesi menni so var hon grundað á eisini eina avtalu við tórsavan komunu frá tvey túsund og sekstan millum landið og kommununa og har skuldi landið binda seg til at játta hundrað og fjúrtan milliónir krónur men sum onkur av hasumi hinim framsókn fólkum har ver inni á so fullu báðar verklagslóginar burtur og hevur landstýrismaðurin og landsstýrið tað nýggja landsstýrið hava so altso áðrenn valið blivu ikki endaliga samtyktar tíverri men landsstýrishúsið arbeittu neyv við bæði vegaføring og við at dagføra onkrar avtalur og tað hetta úrslitið er so eitt úrslit avtíð og tað er eingin ivi um at tá ið mann ger anis stóra verkætlan sum eysturoyartunilin er so fær tað øgiliga stóra ávirkan á ferðslumynstri báðummegin og tað er einki annað enn rímiligt at landið eisini við til at finna eina loysn á báðum síðum og tí taka vit tjóðveldishondir fult undir við hesari loysnir og tað ergleðigt at mann hevur funnið nú eina endaliga semju um hvussu tað skal komast á mál hóasti har eftir hondini gjørdar fleiri semjur har bleiv eisini gjørd ein semja í tvey túsund og nítjan men hendan sum er nú er gjørd er meira kann mann siga endalig og meira útgreina og tað er gott og gleðiligt øh tað sum kanska undrar sum onkur av framsøgufólkunum hinum eisini hava nevnt te hví kemur landsstýrismaðurin ikki við báðum loysnum nú havi vit bíðað nokk so leingi har lógu jú tvær verklakslógir eina fyri ein fyri fjørut vegin og ein fyri innkoyringarvegin tórshavnamegin í løgtinginum í februar tvey túsund og og og nítjan vit eru næstan tvey túsund og einogtjúgu næstan tvey ár seinni vat hvør er orsøkin til at landssýrismaðurin enn ikki er at komin á mál við báðum loysnum nú fær landsstýrsmaður in orðið um eina løta ig vónarin kann greiða frá tí hann hevur sett neyðug á peningina av í fíggjarlógaruppskotinum eisini komandi árinni tá tað tá tað kemur í fjørtuvegin men hyggja vit at tí loysni sum er streymoyarmegin so eru bara ellivu milliónir settar av nei tíggju milliónir eru bara settar av tvey túsund og einogtjúgu og null krónur í tvey túsund og tveyogtjúgu og so atlay tíggju milliónir tvey túsund og trýogtjúgu

annars so er hetta so gleðiligt og gott sum hetta málið er so haldið hetta er eisini ein ótrúliga góð áminning á okkum her á løgtingi um hvussu illa vit duga at langtíðar planleggja og at hugsa í heildum eg haldi nærum hvørja ferð vit hava havt stórar verkætlanir á skrá so so ásanna vit aftaná ein á tíð jamen hví hugsau vit ikki um tað og tað og tað og ta eisini og eitt gott dømi sum ofta verður tikið fram tað varleirvíksvegurin sum tó kom nógv nógv nógv ár ov seint men eisini at hugsa í heild upp á aðrar mátar til dømis tá mann velur at gera ein undirsjóvartunnil hvørjir møguleikar liggja í tí vit hava jú bæði heilsuverk vit hava skúlaverk vit hava kommunur eisini áv báðum síðum eru tað aðrar sínar gaðar aðrir møguleikar við sum samfelag átti at gagnnýtt tá ið vit lata upp fyri heilt nýggjum samferðslumøguleikum sum bæði tunnilin vstuvágarog og ella vágartunnilin og eisini norðoyartunnilin lótu upp fyri eysturoyartunnilin fer eisini sanniliga at lata upp fyri heilt nýggja møguleikuum eins og sandoyartunnilin tansama fer at gera tað ø gøtudalstunnilin er upplagdur at fáa framskundani og sett hann á skrá nógv skjótari enn ætlað hann burdi eisini verið ein eitt eitt slag av avleiddari verkætlan til eysturoyartunnilin eingin ivi um tað mær kunnuti mann altíð tosa um at roynt at fáa ferðsluna sum kemur norðan frá eftir tí megin har stendur eru og tí tí kom man ikki uttanum at nú nú má tann tunnilin setast á skrá hann stendur nokk so ættarliga kann mann siga ímun til tað núverandi ætlanin hjá landsstýrinum men kanska landsstýrismaðurin hevur hugt nærri eftir tí tað fær hann so møguleika fyri at greiða frá nú annars her at enda vónandi kunnu vit eisini politiskt arbeiða meira við at fáa hesar breiðu langtíðarsemjurnar á samferðsluøkinum tað eydnaðist í samband við eysturoyar sandoyartunnilin at gera inasemju um eina loysn tað vísti at tað ber væl til og okkara ynski tjóðveldi hevði verið at vit eisini megnaðu at fáa semjur um framtíðar tunnilsútbúggingar allar tær størru tunlarnar sum vit vita skulu gerast og eiini tær minnitunlarnar kunnu vit ikki gera heina breiða semju um eina tíðarætlan reykifylgi soleiðis at vit vita hvat skal gerast nær og tað ikki blívur ein sovrn politisk kastibløka aftaná hvørt væl ella áðrennhvørt væl men at vit leggja tegum fasta legu og á fólk kring alt landið har við eisini vita nær tey fáa enn betri samferðsluviðurskiftir sum hava so avgerandi týdning fyri teirra gerandisdag og upp á allan máta fyri okkum
takk fyri tað er ein viðmerking frá høgna hoydal ger so væl
ja frú forkvinna eg eri púra sandvík sínna háfóss í at at sjálvandi taka tað fult undir við hesum her tíð er gotaman e funni ein loysn sum kommunan eisini kann loysahetta ferðsluavbjóðar sum verður í ja í runavíkini hava glyvlin tann vegin øog eg má eisini fáa loysnina hesumegin men eg sigi so kristina hfos takko log fyri at vit fingu eina semju um eysturoyar og sandoyartunlinar tað var so nær við at tað endaði við at vit fingu t amerikanskt og eitt at danskt felag at at at fáa vinningina sohøvdu onga sandoyartunlum heldur og so elu nevnast hetta við at tá ið ifáa tunlarnar at vit eisini kunnu kunnu byggja samstarvið í landinum øðrvísi o tá haldi eg bara týdningarmikið at vísa á at at tað var kann eisini bara hin vegin tunlarin mugu ikki bara vera soleðis at alt endar í havn men vit kunnu eisini fáa møguleikar nú fyri at fyri bæði bústaðarmøguleikar vinnumøguleikar almenna tænastur sovíðari eisini runt um í landinum tá oð nú verður so so stutt í millum hetta verður júm ein kollvelting í veruleikanum tá ið nú eysturoyartunnilin vónandi letur upp beint fyri jóltakk fyri

ja vit minnast øll so kallaði e ci p máli eg haldi ikki eg ordilga at fara inn á ta deskussiónina nú bara fegnast um at tað endaði við ein so góðari loysn sum sum tað endaði við við eysturoyartunnlinum sum allir flokkar taka undirvið í dag og eg eri samd í ja tá ið tá ið vit útbyggja okkara samdferlakgaskervi og ikki minst tá ið hesir undirsjóvartunlarnir binda oyggjar saman sum áðrenn ikki hava verið bundnar saman at tá leta upp fyri heilt nýggjum møguleikum og tað skal sjálvandi venda báðar vegir tað er ikki soleiðis at vatn skal samlast í miðstaðnum tvørturímóti eg haldi tey flestu sum lagast standa í kø her beint áðrenn og aftan á arbeiðstíð og síggja tað innnormatrýstið sum er á ferðsluna her í miðstaðarøkinum tey hava ikki nakað ynski um at vit skulu hava enn og meir virksemi her í mistaðarøkinum tvørturímóti hevur mann havt møguleikar fyri kanska at at spjeitt virksemið tað sum gevur meining og kann gerast skilagott kring alt landið og tað letur millum annað eysturoyartunnilin upp fyri og eisini sandoyartunnlinum
takk fyri biljustinussen ger so væl
tak fyri harra formaður ein sera positiv røða frá kristinoháfoss sum byrjaði við at siga at hon hevði sæð ljósið innan á skálafjørðinum tað er ógvuliga nógv at fegnast um tí at hetta verður jú alt eitt stórt og integrerað øki aftan á nítjunda desembur og eg haldi tað er ógvuliga gleðiligt at teir stóru andstøðuflokkarnir hava boðað frá aftur taka fult heilt undir við hesari loysnini og mugu bara staðfesta at eittanað pá einlannan máta so so er tað eisini eitt eitt gott handverk sum er sum liggur aftanfyri at vit hava funnið fram til ella at tað er funnið fram til hesa loysnina sum nú liggur á borðinum og eg eri samstundis samdur við kristin háfozs o um at mann eigur væl at arbeiða upp á sama máta og brúka hetta modellið eisini hesimenna tunnilsmunnan altso viðvíkjandi tórshavnar kommunu og fáa eina líknandi loysn tí at tað verða tey somu sum skulu brúka tunnilin hesumegin sum hin
takk fyri kristina h
gersvæja takk fyri ja ja tann loysnin sum nú liggur á borðinum hon samsvarar øgiliga væl við tað sum hevur verið arbeitt við í áravís men tað gleðiliga er at nú er mann komna mál við at lýsa verkætlanina øgiliga greitt hvat mann ætlar og so hevur mann gjørt ein semja um at tað verður so kommunan sum ger vegin og so landið veitir stuðul heldur enn at gera eina verklagslóg tað er kanska tann størri kann mann siga reint tekniski munurin og ja lat meg vóna at vit fáa eina loysn eisini streymarmegin tí tað nyttar ikki serliga nógv at tað verður skjótt at koyra inn í tunnilin eysturoyamegin og eisini útirunlunum men vista vera langar køir streymoyran megin so vit mugu finna góðar loysnir á báðum síðum og tá bæði vænti og vóni eisini at at allir partar eav áhuga í og atat landssýrismaðuri fer at koma við einum lógaruppskoti ja vónandi skjótast gjørligt
takk fyri tann næsti at røða verður billius finussen ger so væl
takk fyri frú forkvina hetta er ein verkætlan sum hevur eina rímiliga drúgva søgu stutt aftaná aldarskiftið so varð verkætlanin um eysturoyartunnil løgd fram av lokalum eldsálum og næstan eins og tá jógvan við keldu í fýrsunum tosaði um ein undirsjóvartunnil millum norðoyggjar og eysturoynna næstan líka ørt hildu summi tað var at tosa um ein undirsjóvartunnil millum eysturoyna og streymoynna men í dag er hann veruleiki og tað vísir bara enn einaferð at mann kann ongantíð droyma nóg stórt og at dreymar blíva til veruleika har sum skilagóð fólk eru koma saman og tað er eg haldi at øll hendan tilgongdin hevur eisini víst at nú nú nú nevnd o kristina háfoss at hetta vísti enn einaferð at mann hevði kanska ikki hugsað seg nóg væl um tá ið mann ikki hevði hugsað tær avleiddu loysnirnar inn í hesa verkætlanina vit minnast egjú øll hvussu ið mann royndi at provokerað ta fyrstu loysnina sum lá á borðinum tá i karb højgar var landsstýrismaður og mann boðaði frá at avleiddar verkætlanir kom at kosta ja onkur nevndi upp í seks hundrað milliónir og sovíðari so sjálvandi hevur tað verið í tankunum alla tíðina men vit vita eisini tað at tá ið politiskar loysnir skulu koma á borði hvar ið ja trýogtretivu tingfólk við hvør sínum hugsanum skulu seta seg saman at finna eina loysn so skal loysnin vera so komprimerað sum til ber fyri at finna eitt felags stev og og tí var tað ógjørligt at fara at tosa um avleiddar verkætlanir í sambandi við eysturoyartunnilin hevði mann gjørt tað so er var vandin stórur fyri at vit statvekk stótu sótu og diskuteraðu um hendan tunnilin og einki var hent tí haldi eg at hetta var eina standandi at vit samda um at gera tunnilin og eftirfylgjandi eru so loysnir komnar á borði sum eingin tá yvirhøvur hevði hugsað um millum annað tann loysnin sum vit í dag viðgera sum eg haldi er ein genial loysn og sum er komin upp sum kanska tað triðja ella fjórða uppskotið av nógvum uppskotum sum hava verið altso hava verið nógv onnur uppskot á vegnum til hvussu loysa vit ferðslutrupulleikarnar inni í runavíkini og hendan loysnin sum nú liggur á borðinum visu fólk hava hugt eftir henni hon er heilt genial tí hon snýr seg um ein eina ein ein betongtunnil inni í einum øki har sum mann faktisk ikki dugdi at síggja hvussu mann skuldi koma ígjøgnum og hon loysir hon svarar øllum teimum spurningum sum hava verið um mann ger seg næstan ikki inn á tað økið sum er tí mann fer undir mann fer undir verandi vegir og verandi hús næstan og hetta kundi eisini verð hetta kann eisini verið ein loysn upp á nógvar aðrar avbjóðingar sum vit frameftir koma at standa yvirfyri tá ið vit tosa um vegarloysnir í føroyum og eg má bara geva teimum rós sum hava staðið aftan fyri júst hesa loysnina pluss tað at hon ikki fór skekkið nakran tá ið vit tosa um kostnaðin so tað er heilt framúrskarandi eg haldi at aksel johannesen nevndi at vit kunnu harmast um at tað er ikki verðið koyrandi fyrr enn um trý fýra ár við hesari loysni tað er ikki heilt rætt altso veruleisin er tann at tá ið hetta uppskotið er samtykti sum e út frá orðaskiftinum skilji tað verður so hevur runavorgar kommuna fingið fingið loyðsluna av hesari uppgávuni og runaak kommuna fer uttan iva at klára at gera tað tað mest neyðuga partin av hesari vegaføringini innan fyri eitt ár tað vil siga at gera tað sum manglar av fjørðuvegnum inneftir frá betrabygninginum norðureftir og at binda í glyvraveg oman fyri bakkafrost og tá hevur tú longu eina ein alternativan veg eftir verandi vegum tí tað er longu nú ein vegur sum sum gongur ígjøgnum ella rundan um bátahilin í runavík o útút til rundkoyringina til tunnilin og tað vil siga at longu um eitt ár kann mann rokna við at tað verða tveir vegir sum tú kanst velja tá tú kemur upp úr tunnilsmunnan tað merkir ikki at alt hetta verður liðugt tá men tað merkir at tú kanst deila ferðsluna og at trýsti á vegirnar verður minkað longu um eitt ár øh vist tað gongur væl og tí haldi at vit skulu slettiki síggja sísíggja fyri okkum at tað fer at vera it øgiligt trýst á tann verandi kommunala vegin í runavík í trý fýra ár tí at runa kommuna kemur allarhelst at kunna gera tað so at tað fer at ber a til at koyra eftir hesum báðum vegunum longu um eitt ár meðan tað so verður arbeitt víðari við hesari her hesum betongtunlinum sum eisini liggur í hesari verkætlan og tað er jú framúraandi tí tann tann alternativa vegaføringin hon khon hon liggur altso fram við bátahilinum í í runavík omanfyri fara ella við faraorðingin á hinari síðuni av borg og mest og sakara sleitistein og berglom so tað er frálíkt eg haldi eisini ati henda loysnin hon er við til at spara tí almenna nokk so fitt av pengum altso tað er hugnavíkar kommuna sum hevur trýst á og hevur koyrt á og er komið við teimum loysnum sum liggja altso vissu vit taka ta loysnina sum hevðimortsen legði fyri fyri løgtingið fyri var tað tvey ár síðani so innihelt hon bara ta vegaføroingina sum vit koma at fáa kanska um eitt ár altso vegin fram við borg og mest og staggar sleikistein og tað og ein ein kostnaður upp á fimmogtretivu milliónir men men tað hevði slettiki verið ein tað tað er ikki ein framtíðar brúkilig loysn tí at tað tað verður for nógv trýst á tí og tí haldi eg at hendan loysnin sum kommunan hevur uppfunnið saman við snildum arkitektum hon hon er ein frálík loysn sum ikki kostar nógvar pengar sama víð tí stóra sæð í tí stóru myndini eg nevndi í áðni at vist vit skuldu farað í holt við at gjørt farleiðina á vestaraarmi á skálafjørðinum lidna tað vil siga vit hava longu eina autostratu har sum eg gjørd fyri nøkrum árum síðani ein góðan veg allan vegin á strondini át skála men tá vit so koma til skála fjør ella sum vit inni in inni á skálafjørðinum vt vit siga ofta skála botn tá vit koma har inn so hevði mann verið noyddur til at gjørt eina verkætlan sum í dag kanska kostar upp móti hundrað milliónum eftir tí loysni sum landsverk hevur lagt á borðið og bara tann umkoyringarvegurin kostar líka nógv sum øll henda verkætlan og tá skalt tú so taka allan gøtutunnilin afturat sum kostar rættiliga nógvar pengar var hvar vr tað trý hundrað milliónir haldi eg tað seinast eg sá umframt onkur onkra rundkoyring afturat sum kostar eina rúgva av pengum so til samanlagt er tað alternativið so ómetaliga dýrt í forhold til hesa loysni øh so varð uni rasmussen inni á hesum við søldarfirði og søldarfjørður hevur hevur havt ein trupulleika í nógv ár har er ein øgilig ferðsla og tað er tað er ein tað er avbjóðandi fyri børn fyri foreldur sum hava børn fram við landsvegnum í søldarfirði men við mugu minnast til at tá ið tunnilin er so skulu øll tey sum búgva í runavík á glyvrum lamba rituvík æðuvík og nes og toftin øll tey sum skulu til havnar fara ikki at koyra ígjøgnum søldarfjørðir tey fara direkta niður í holið úti í saltnesi og so sleppur søldarfjørð undan allari tí ferðsluni og framrokningarnar upprunaliga søgdu tað at tað verður minni ferðsla ígjøgnum søldarfjørð aftaná tunnilin hevur latið upp enn áðrenn men eg havi ikki sæð tær nýggjastu framrokningarnar men eg vænti ikki at trýstið á søldarfjørð verður nógv størri um tað verður størri av tí at tað hvørvir so nógv ferðsla við hesari loysnini og tí haldi at telja uppií runar kommuna er ein visjonerkommuna og hon hevur framlagt alment eina miðbýarætlan sum eisini bíðar eftir hesum og tá ið hetta her er tikið í nýtslu so rokni eg eisini við at vit kunnu síggja at tað fer at vera framgongd í millum annað tí ætlanini sum ørunar kommuna hevur lagt fyri fyri býin har inni og tað tað haldi eg at vit øll eiga at fegnast um atruna kommuna hevur visjónir um at gera gera býin til kunnu vit siga eitt alternativ til aðrar býir í føroyum og eitt og eitt miðstað fyri nógv ymiskt virksemi og tað kemur tunnilin at vera ein loysn fyri viðvíkjandi havnini so haldi eg tað at vit eiga fara at trýsta á at fáa eina loysn fyri havnina nú tekur ein nýggjur borgarstjóri við í havnini frá fyrsta januar hann hevur verið virkin í hesum orðaskiftum hevur eisini biðið um orðið í dag og eg eri spentur at hoyra hvat hann sigur og hvussu hann sær fyri sær at vit kunnu loysa tær avbjóðingarnar sum eru hesimiðna tí at tað er neyðugt vissi ið tað stóra samfelagsliga frambrotið skal vera so effektiv sum gjørligt so er neyðugt at myndarliga tal at ongar bungur eru á hesari farleiðini takk fyri hara
ja so er tað viðmerkingar kristina háfos
ja eri samd við biljustinusen í at tað er ómetaliga gott at tað er kommunan sum stendur fyri at gera handan vegin eg vænti at tað fer at skapa eina nok so ostóra og kanska størri framdrift í verkætlanin annars og eg haldi eisini tann endaliga vegal loysnin er ómetaliga góð kanska eitt dømi um at onkuntíð er tann fyrimunir at ting taka tíð tí tað hava verið aðrar loysnir áðrenn eg hugsi tað sama í mun til alla eysturoyar tunnilsverkætlanina tí eg minnist aftur í í sokallaðu kæsamgonguni millum tjóðveldi o javnaðarflokkini og miðflokkin tá legði bjørt samuelsen távarðandi landsstýriskvinna vinnumálin og fram eitt uppskot har mann skuldi samantívinna nevniga eysturoyartunnin og sandoyartunlinum tað varu stórar mótmæliskongur úti í tinganesi ímóti tí nøkur ár seinni aftaná á cypmál og sovíðari so endaði mann aftur at finna semju um eina loysn sum líkist ómetaliga nógv tíð sum vit øll í dag fegnast um so onkuntíð so er tað kanska gott at tað tekur ett sinu longur tíð
ja so er tað bill justinussen
súsí haldar ja altso prosessin hon hon kann hava nógv gott í sær tað er eingin eingin sum ivast í tí bara tað ikki steðgar upp og tað hevur jú verið ein vandi í hesum at tað hevur ligið á ísi í í tíðarskeiðum men allíkavæl hava tað viltu vit hugsað aftureftir so hava næstan øll tey landsstýrisfólkini sum hava sitið við hesum málinum havt hetta málið frammi altso annika olesen hevði hetta málið frami longu sum innennist málará í sínari tíð so bjørt samvælsen og svíðari so at hevta verun verkætlan sum hevur trýst seg sjálva fram júst av tí at allir búskaparfrøðingar og kostbennifiltfrøðingar og hvat alt eitur hava sagt er tað nakað sum er skilagott at gera so er tað hendan tunnilsverkætlan tí hon kemur at vera eitt undirstøðugt kærvi sum kemur at at lyfta okkara land langt fram á leið og sum kemur at við til at tryggja bæði vøkstur og menning fyri alt okkara land so
tað er gott ja og so er tað jaspur langaard ger so væl
ja takk fyri formaður nú hevur verið nógv frammi um sr fyri tð yrsta vit siga ter øgiliga gott í hesum uppskotinum tí er gott efatykkumen á mál ta hevur nógv frammi um hvar tunnilin kemur upp og og onkur sigur runavík og onkursigur rókini og onkursigur nes kommunu og onkur síða á saltnesi og tað síðsti so blivur tað at nú stendur eisini í rundkoyringinum tá mann skal út at mann skal til klaksvíkar onkur heldur tað at yrki klakvík so finna kaigar ikseg út úr tunlinum altso tí stendi klaksvík men hvat heldur biliustinensen er tað rætt at tað skal standa at mann skal út til klaksvíkar fyri at koma úr tunlinum nær mann skal til runavíkar ella tofti ella saltnes ella rókin e la tað hvamafer takk fyri
stavnshaimb
ja takk fyrihara formaður nei altso eg trúgvi at tað har er nú veit eg tað at landsstýrismaðurin og borgarstjórin í runavík teir høvdu øgiliga harðar samráðingar um hendan tunnilin og sum eg skili á lagnum so vardi tann eini fundurin yvir tríggjar tímar fyri at finna loysnar á øllum hesun her eg veit ikki um skelting og annað eisini verið á skránni tá men eg veit tað at klaksvíngar hava eina øgiliga ávirkan á tað sum hendir í politikki og vit hildu tað at nú hetta stóra brotið hendir her so skulu vit geva teimum eitt sindur altso at lat teir oyga á skelti tað ger einki altso í allari hesari stóru verkætlanini tað haldi eg teir skulu fáa og tað tað takið eg undir við altso so tað ger einki um nøkur vita tað tey kunnu draga draga av til høgru og so eru tey á veg til klaksvíkar tað er í ordan
ja takk so er tað rutt vang ger so væl
takk fyri harra formaður ja tað er ómetaliga spennandi nú vit eru so tætt við at kunna koyra undir tangafirði nn til til eysturoynna og víðari harfrá vs er taman ætlar eg má siga eg eri ein av teimum sum halda at tað hevur gagnað okkara landi ómetaliga nógv at vit tær íløgurnar vit gera í okkara samferðslukervi og og at vit nú fáa hendan her hesa skjótu farleiðina í mun til teir nógvu kilometrarnir mann hevur skulað koyrt fyri at koma inn í í eysturoynna til klaksvíkar so so er tað jú øgiliga nógv ið vit fara at vinna bæði í tíð og pengum og og eisini fyri umhvørvið í dólking at tað allarhelst verða koyrdir færri kilometrar upp á sigt hetta verður eisini spennandi fyri fyri runa víkina og fyri bygdirnar á á skálafjørðunum sum heild og tað er einki at ivast í at hetta er neyðugt at mann mann finnur eina loysn við innkoyringarvegi íni í runavík líka so væl sum tað er neyðugt hinimeðna hetta er ein neyðug loysn men eg haldi ikki at hetta er hetta er ikki ein full loysn og heta e ikki ein varandi loysn

tað er einki at snakka um haldi eg er hvussuher at tað verður neyðugt at gera ein gøtudalstunnil og ið for leingi seg av tí at gera tann vegin yvir skálabotni fyri at fáa ta loysnina at virka sum upprunaliga var ein partur av hesum her og tað var jú eisini ein av orsøkunum ikki bara men ein av orsøkunum til at mann læt tunnilin eisini kom upp á vestaraarmi á skálafjørðinum nemliga fyri at lata ta stóru ferðsluna norðanífrá fara tann vegin so eg haldi tað hevur stóran týdning at vit halda fast við tí verkætlanina og fáa ta heildarloysnina at virka øh nú segði undanfarni røðari biljustinussen at kanningar vísa at ferðslan ígjøgnum søldarfjørð verður minni enn hon var altso ættaði eftirn á at tunnilin kemur enn áðrenn tí at mann tá tekur hædd fyri at øll tann ferðslan sum nú koyrir ígjøgnum søldarfjørð fyri at koma til havnar millum annað og til til klaksvíkar at nú slett ikki fer handan vegin tað tað er eitt áhugavert roknistykki men men lat okkum nú síggja eg trúgvi at tað er viktigt at vit fáa ferðsluna uttanum te bygdu økina og tað fyri at koma náa tí málinum so verður tað neyðugt við gøtudalstunlinum og við vegnum omanfyri skálabotn her er nokk nógv sagt um smálutirnar í hesum her uppskotinum eg skal ikki gera so ræðliga nógv meira burturúr tí aftanfyri hetta uppskotið liggur jú ein ein avtala ímillum fíggjarmálaráðið og runavíkar kommunu sum sigur eitt sindur um hvussu hesin her vegurin skal virka mann hevur tryggjað sær at tað ikki verða gjørdar ferðslubungur og urtapottar og annað sum fer at forða ferðsluni í at halda hámarksferðina og at mann hevur eisini tryggjað sær at íbindingar ikki verða gjørdar soleiðis at tær fara at forða ferðsluni eftir hesum her góða fjørðu vegi tað haldi eg ljóðar sum ein skilagóð avtala og sjálvandi at restina av vegnum á skálafjørðinum inntil skálabotn er jú landsveður so tað er bara íhøvuðsheitum hetta sum verður kommunalir veður akkurát har á leiðini samlaði kostnaðurin er knappar hundrað milliónir har sum landið so kemur at gjalda fimmoghálvtrýss milliónir og tað kann mann so eisini siga at tað vil so eisini siga at tað hevur biljustinussen rætt í at tað er ein bílig loysn fyri landið í mun til hina loysnina við við gøtastunlinum og vegnum oman fyri skálabotn ja eg haldi at hettar eg kann siga longur nú at hetta er ein loysn sum vit fara at taka undir við framsókn sjálvandi er tað neyðugt at gera eina tilsvarandi loysn hinumegin við innkoyringarvegnum til havna tað er ein munandi dýrari loysn og har er enn ikki serliga nógv sett av slett ikki nokk til at fáa eina loysn øog og

nú kanska vit her í havnini er sum eru erulutfalsliga nógv upptikin av tí loysnini men í veruleikanum verður tað eyverðar tað neyvan havnarfólk sum koma at standa í bíðirøðini á altso sum avleiðing av at vit ikki hava ein innkoyringarveg streymoyar mena so eg trúgvi vit hava ein felags áhuga í at fáa eina loysn eisini viðvíkjandi innkoyringarvegnum til havnar og fáa tað gjørt sum skjótast og tað taki eg fyri givi at hetta landsstýrið eisini hevur eitt boð upp á hvussu vit gera taðtakk fyri
ja bilju stinussen fær eina viðmerking
ja takk fyri har formaður eg haldi at tað er tað er at fegnast um at at ruth vang sær so positivt upp á allissa verkætlanina og at hon eisini brúkar orðið at hetta er ein eftir ein bílig loysn tí at samanborið við alternativi so er hetta ein ein rættiliga bílig loysn fyri tað almenna um vit sleppa líka bíliga hesum hena eg veit ikki um ruth vang hevur hevur nakrar hugsanir um tað nú er hon vald inn í býráðið í havn so kanska hon eisini hevur eina ávirkan á hvussu ið tann tilgongdin skal so djút takk fyri
ruttvang
fyri so vítt eg havi skilt so liggur eitt rímiliga liðugt uppskot á borðinum um hvussu tað skal gerast tað verður eitt sindur av ósemju um um mann skuldi gjørt eini tunnil sum part av ætlanini ella ikki eg veit ikki heila hvør niðurstøða er viðvíkjandi tíð men tað verður neyðugt sum skjótast at finna eina loysn at finna ein ein brúkiligan leiðst og sjálvandi er tað treytin fyri at mann fær gjørt tað liðugt at mann finnur út av hvussu tað skal gerast so tað fari eg eisini í torførar kommunu at gera mín part til at fáa eina góðan loysn á tímaðlum takk fyri
ja so er tað heðin mortensen sum fær orðið ger so væl
ja hetta her er gleðiligt at vit komu so langt nú at fjøruveður nú kann takast ella setast í gongd og vit kunnu fáa eina eina eina avslutning upp á tann partin í hasum sum undirsjóvartunnilin í eysturoynni iður og eg tá eg sað sum landsstýrismaðurin tá hevði eg eisini fleiri samráðingar við við verandi borgarstjórernni og tað var nøkulunda tað sama linjuføringinum sum vit tosa um tosaðu um í dag tað einasa sum g skilti okkum tá tað var millum annað sjálv handan smáan sum mann tosar um sum vit mettu var ein kommunalr uppgáva og ikki ein landsuppgáva men nú er mann so í øllum førum komin á mál og mann sigur atnú er tað ein stuðulsveitan sum sum runavíkar kommuna fær og skal gera handan vegin og og og at landið skal játta handan stuðulin og tað er útmerka at mann gevur avtar men harra formaður tað sum eg tosi um tað er millum annað og eg vóni hvussu tað kann lat seg gera og at tað kemur í fíggjarnevndina meg eg vildi ynskt at báðar veðarføroyingarnir vorðið við í sama andradrátti tá ið mann tosar um hesi menna eisini til innkomuvegn til havnar sum hevur staðið ligið nógv longri í kortinum enn hinu menna men fyri tí skulu vit ikki steðga á tvørturímóti t vit skuldu herja meira á og tað sum eg hugsi um tað er millum annað at nú er mann komið við hesir ætlanini um at at atkommunar kanska kundi fara í gongd við at at gjørt hesa veðarføðingina tað kundi hon eisini gjørt hesimanna tá mann tosar við innkoyrum vegin líka frá frá inni frá skarhjalla og so so yvir á yvir í millum skilja so flatnaveg so sundsvegin so líka yvir til vitlendgadals vegin og har er tað ætlað mar alla tíðina at gera nakar íbindingar soleiðis at mann kann velja tá mann kemur úr skálafjarartunlinum til havnar um taka eysturbýin ella miðbýin ella vesturbýin so fór mann av beinanvegin og so g sloppi eg undan øllum hesin her trafikk er ferðslu ruðuleika vil helgi siga tað og sum kanska verða uppaftur meira nú tá ið vit koma víðari fram eg má siga beinanvegin at eg havi tosað eisini við landsstýrismannin um at hesi tingini ar at tað hevur ávísar forðingar at tað er ovbært fleiri la fleiri partar sum hava havt við ata vega føroyingina at gera og ikki minst til landsverk at mann evr sett øgiliga stórar treytir fyri at kunna ígjøgnumførvegin hann skal verða allan vegin gjøgnum yvir fýrs ella fýrs kilometrar og tað inniber tað har ongu íbindingar kunnu gerast yvirhøvur og tað hava vit roynt at sagt hví skal hann vera tað latkum vissi kommunan kann sjálv fara niður á trýss kilometrar sær fyri hálvtrýss og tað hevur mann heimild til at gjøgnumføra og kunn má gjørt tað so hevur mann tað vanligu íbindingarnar sum skulu til fyri at gjøgnumferðind á e mnn kunnað funnið eg haldi at billjustinussen nevndi ella spurdi um tað hvi mann kunnað funnið sama leist sum við við fjarðarvegnum so hevði høvdu vit eisini tikið væl ímóti tí her frá tórshavnr kommunu tað ivist í onkra løtu í at mann fekk eina ávísa upphædd soleiðis at gjøgnum eitt tvey trý ár soleiðis at kommunan sjálv kundi fara í gongd við heda vegarføringina og so ivist eg onga løtu í at vit havðu sett ferð á og tað hevði verið beinanvegin í komandi ár ferð á soleiðis vit kunnu gjøgnumfart handa vegin og eg haldi tað vara rutt vang sum nevndi nemliga tr tað er ikki havnarfólk sum standa har í tá i tey komu í tunlinum tað verða øll onnur sum kunnu standa í kø har peint tí halda at tað eri so synd vit ynskja sjálvandi øll skulu vera hjartaliga væl komin til havnar og tay ynskja vit framhaldandi og tí halda at tað eri verið smikligari við seg teirsa kommuna fekk ein eina trygd fyri at hetta her er upphæddurn tit fáa og so avsetir tórshavn kommuna restina av av tí játtanini sum skal til og hetta her enda vegarføringin kundi verið gjøgnumførd upp á stutta stutta tíð eg veit at landsstýrismaðurin hevur í longu tveyogtjúgu sagt at tan var vegarførðini skat verða liðug taðer hv siga núverandi borgarstjóri hevur eisini sagt endiliga kemur innkomuvegurin men lat okkum hopa tær at at hann seg kemur og og tá ið mann kemur so yvir til villuningradalsvegin undir krákyseks sum vit tosa um tá hava mánn tosað um ein tunnil har beint og tann avtalan er eisini gjørd at attórshavn kommuna skal gjalda hálvtrýss prosent atunnilin og landið kundi betalt hálvtrýss prosent men vit tosa við ikki um hatt her í morgin við tað tosa vit um tá ið ferðslu trýstið verður so mikið stórt at tá gjøgnumførir mann tann tunnilin og tað kundi verið gjørt tí tá hugsaðun upp á longri sygd millum annað tá ferðslan kemur av sandoynni og kanska í suðuroynni eisini í staðin fyri at tá i mann skal inn í eysturoynna at hvørja ferði skulla fara inn í havnina fyri at koma til tunnilin í eysturoynna so for mann koyrdi mann uttan fyri havnina og koma beinleiðis inn tey verða fantastiskt lætti hjá jøllum føroyingum vilja siga tá teir skulu ferðast millum oyggjarnar so harra formaður he nógvir møguleikar og tíðin gangur skjótt hon longu farin men eg vóni at kanska at landsstýrismaðurin kundi tikið hetta her upp til viðgerðar í staðin fyri eina stóra verkætlan brúka sama ætlanina modellið sum í eysturoynni so er rokni við at tórshavan kommuna eitt sendur púra klár at fara í

fyri harr formaður ja tað er gleðiligt at tey resær hetta her hetta uppskotið sum eitt feir dømi fyri hvat mann kann gera í havnini hevur hevði morteni nakra hóming av hvussu nógv mann tosar um í pengum altso tann veðarloysni sum má gerast í havnini tað hava jú verið nógvar á borðinum mann tosa um bæði eitt og annað men men hvar er hvar liggja vit tá ið vit tosa um í í tøkin um krónum og oyrum
og er tað herður mortensen ger frá hvør
fyri tað takk fyri fyrispurningin tað er nokk ringt hjá mær at fara nú er eg iski verkfrøðingar í hasum lísinir men mann hevur nevnt tað eg haldi at landsýrismaðurin sjálvhevur nevnt he verið umleið hundrað og fjøruti milliónir tilsamans skundi eg verið gjørt men nógv av hesum arbeiðinum er longu gjørt millum annar frá rundkoyringini niðan á á skarthjalla og tað er tað tilfarsgrótið sum er tikin úr tunlinum og í veruleikanum hevur tað ikki kostað s øgiliga nógv mær vitandi tá eg sað sum landssýrismaðurin tá tájáttaðu vit eimum tíggju milliónir til ta vegarførðingina og hon er faktiskt liðug og tann parturin sum tunnilsfelagið eisini skuldu skuldu játta tá tað var umleið tretivu milliónir tilsamans men eg ivist at onga løtu í eg ivist onga løtu í upp á sama máta sum í runavík at fer tóirshavn kommunugongd við gera seg vegarføringina tá konnu vit at spara nógvar nógvar milliónir krónur so tað er tann vegin vit kanska skulu hugsað at tað verður arbeitt skjótt og væl og bíligt men gott takk fyri harra formaður
ja tað eru ikki fleiri viðmerkingar so nú er tað næsti røðari sum fær orðið kristian andreasen ger so væl
ja øh takkfyri hara formaður tað er uppskot um at hjátta pening til fjørutu vegin í runavík til viðgerðar og eg má siga tað at mannagongdin í hesu her málinum og hon undrar meg itlítið sindur altso tað hevur verið tosað um ein innkomin veg í havnini nú gjøgnum nógv hoyrans ár tað bleiv gjørd ein semja í tvey túsund og sekstan sum hvar en trý part av býti bleiv gjørt um eina innkomin vegin í havn hvar ið tunnilsfelagið skuldi gjalda ein part tórsar mnað in part og og landsstýrið skuldi betala ein part eg haldi lanstýrispartun bara hundraðog fimtan milliónir krónur og tað hevur bara verið í tos síðani tá tað er ikki vari ein konkret á borðinum um tað og omambært liggur tað betur fyri hjá runavíking um at fáa eina avtalu í lag tað verður gjørt skjótt av landstýrismaðurin koyrir inn til runavíkar undir kommunuval og skriva hinti ena semju og longu nú standa vit her til at játta fimmoghálvtrýss miliónur krónur til fjøruvegin eg taki undir við uppskotinum til fjøru vegin men eg havi fingið at vita tað at tað er blivið hvussu í kommununi her í havnini lovað at báðar verklagslógirnar bæði tann við fjøruvegin og tann innkomu vegin skuldi koma niðan løgtingið samstundis so eg fari at spyrja landsstýrismannin hvar er hvar er verklagslógin sum leggur lundnaar undir landsstýrisins játtan til til innkomuvegin í havn taðvil eg gjarna hava vitað áðrenn eg taki støðugt ett uppskotið endaligan eg haldi tað at tað er heilt ómetaliga løgið at tað skal vera so torført at finna út av einari avtalu vinkomnuvegin í havn tá man hugsar um hvussu leingi hetta hevur verið undirwas tað byrjaði í tvy úsun og sekstan ið eina g semju og eg eg eg skilji ikki at mann nú bara tekur annan tunnilsmunnin og viðger hann og ikki ein gong fyri heldur seg til at tað er líka stórur ferðslutrupulleiki hinvndn her í havnini so eg vóni at landstýrsmaðurin kann svara mær upp á hvar ið ið tann tann verklagslógin er blivin av takfyriha formaður
ja kristina háfols fær eina viðmerking
ja tað er gott at kristan andreasen eisini eftirlýsir loysnina streymoyrarmegin vit hava tørv á bæði eini loysn eysturermegin og streymoyrarmegin og bara fyri at rætta tað sum kristian andreasen segði at einki konkret hevði hann sæð síðani tað varð gjørd ein semja millum tórshavn kommunu og landsstýrið um eina loysn her innkoyraei til tórshavn í tvey túsung sekstan tað er ikki heilt rætt í februar tvey túsund og nítjan tá løgdu vit eina verðslagslóg fyri løgtingið honsløgtingi samtykti hana so hevði hon játtað hundrað og fjúrtan milliónir krónur til júst ta verkætlanina vit løgdu eisini eina verklatslóg við víkahndi og fjøru vegnum men tíverri so kom summarið og tað var ein minnilutastjørn um lógirnar dáttu burtur tí at táverandi andstøðuflokkar tíverri ikki vildu taka undir við at bera tað ígjøgnum so verklaslógnin er ligið klár og eg vit tjóðveldi hava eisini eftirlýst hvar hvar blíva tær av nú kemur so tann eini partin um tað undrar eisini hví kemur hin partin samstundis í vit hava annars politiskt arbeitt nokk so miðest við at hava týðandi at vit funnið loysn fyri báðar
ja ckristian andreasen
dagfjarðarformaður er nevndur í áðni at semjan bleiv gjørdur tveyogtjúgvastaðn og undanfarna samgonga gjørdi einki við málið nú komandi borgarstjórin í tórshavnar kommunu bleiv samfarna málaráðrið og segði seg at seta gongd á innkomunvegin eg havi ongra verktaðsluvsaðin í løgtinginum og hetta hevði málið skal vit nokk eisini loysa hendan samgongan skal nokkum loysa tær málið her tá eina sum eg spyrji eftir tí tað er nú teimum farna at viðgera innkomunvegur til tunnil í eyststuroyartunnilin so at eg gjarna havi mann her eitt konsept báðumegin tunnilsmunnarnar og ikki bara taka støðu til tað í runavík og tí eg vil spyrja landsstýrismunnanum hvat blívur tann verkta slógin av teir fer at formaða
ja og so er tað heðin mortensen ger so væl
takk fyri harra formaður ein lítil viðmerking til khristian andreasen fyrst og fremst er eg sera glaður fyri at kristian andreasen positivur fyri at fáa eina eina loysn á báðum síðum av tunlunum tí tað er alneyðugt tað nyttar lítið bara at gera tað ørun meðan han so kemur han at standa køk kanska hesa meðna men tað sum han tosar um eina lidna vertaslóg vertaslóg í veruleikanum eg gjørd tað er bara spurningurin nær kemur hn niðan her í løgtingið og tað bleiv sagt eisini her nú í tretivunda septembur í ár tá kemur mann nemliga við hesun her mann fegnast um at mann endiliga hevur fingið sær eina endaliga avtalu og tað við við landsstýrismannin sum nú er og at tað handlig nú er aftan fyri at vit fáa eina verklatslóg sum kemur niðan her í løgtingið í seinasta lagi í oktoburmánaða men hon er bara ikki komin váan tað er tað sum sum verandi borgarstjóri sigur men linjan sjálv linja føroyingin alt tað tað liggur púra greitt og klárt tait fara í gongd við
kristian andreasen ja
takfyra hara formaður tað ljóðar sera gott at mann hevur funnið eina linju ogm mann er blivin samdur um hvussu tað skal gerast og eg havi eisini lisið tað sum hevði morkinsen løgmaður hevur lisið harra formaður hvar taðbleivur sagt at ein verklaslóg var á vegnum á løgtingi og tað sum eg bara eftirlýsi tað er tað hvar blívur tann verklagslógin av tá vit nú sita og viðgerða innkomusvin í runavíkar sum eg náss takið undir við takk fyri formaður
bill justinussen
takk fór maður tað kann vera ein orsøk til til tað er at málið hevur tvær heilt ymiskar tilgongdir altso inni í runavísini er tað kommunan sum hevur kunnu vit siga tikið leiðsluna av prosjektinum so ella so og kemur til landsstýrið við einum lidnum prosjekti og sigur kunnu tit stuðla hesum meðan her sunnanfyri er tað faktiskt landsverk sum stendur á odda fyri prosjekteringini og tí sum skal henda tað er møguligt at har báðar tilgongdirnar eru orsøk til at at ikki alt hendir samstundis eg veit ikki um kristian andreasen veit nakað um tað
andreas ha
takkfyra formaður nei tað sum er í til mínum trupulleiki haldi eg er tað tá mann sriv an innkomuvegin so fært tú ongantíð sama svar og ta er allar møguligar idair og loysnir á veg og taepur ongantíð m eydnast mær ordilia a finna útav hvør ger hvat og hvat skal gerast a og eg haldi at nú tá mann tað eysturoyartunnilin opnar nú um um tvær vikur so er tað tíð upp á at finna út av hvat mann kal gera og er tað landsverk sum stendur fyri tí so er tað lanstýrismaðurin sum er ábyrgdin av at finna útav hvat fyri uppskotið hann hevur tað ber ikki til at lata lata innkomunvegin bara bara svimja tá ið ið tunnilin fór opna fyrsta dagin takkfyriha formaður
ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið jørgen iklasen
tvey túsund og fjúrtan eydnaðist at gera eina semju eg fekk málsøkið umsitað tríggjar mánaðar frammanundan og endir var at tað bleiv semja gjørd við alt løgtingið um at fáa eysturoyartunnilin og sandoyartunnilin báðar gjørdar hetta hevði verið snakkað og snakkað um í nógv ár og tað eydnaðist so at fáa eina semju við allar flokkar g hetta var í tvey túsund og fjúrtan árið eftir tvey túsund og fimtan hendi so tað vannlukkuliga at tásitandi samgongan misti meirilutan og teir vinstravevndu flokkarnir javnaðarflokkurin tjóðveldi og framsókn tóku við og so hendingir mar so gingu fýra ár og tað hendi einki og tí angri eg í dag at vit ikki í tí lógini um eystursandoyartunlar knýttu innkomuvegirnar í prosjektini eg vil hvussu so er lova at tá ið vit vónandi ikki alt ov langa tíð fáa lóg um suðuroyartunnil at tá mugu vit her í løgtinginum tryggja okkum at íbindingar í báðum endum verða við í tí prosjektinum tá mann kemur har til eina ferð ø andstøðan í dag hevur sagt ting sum hava undrað meg andstøðan serliga tjóðveldi og javnaðurin hava greitt frá at tey vórðu arbeiddu við og tey vóru komið langt og so víðari g og fyri mær viðkomandi er einki hent mann gjørdi avtalur sum ikki vórðu verdar undirskriftina tí avtalan varð treyt av at løgtingið góðkend ar og tað gjørdi løgtingið ongantíð so so tær avtalurnar koma onganveg og so fór mann niðan í tingi síðsta útkall taðvsia tað allarsíðsta dagin undanfarna samgonga kundi leggja uppskot fram og legði uppskot fram um uminnkomsveg í runavík og hvat var hta uppskotið var tað ein avtala av runavígara kommunu nei eingin avtala tað bal at bara grítt fram nú mugu vo skunda okkum tað skuldi vera landsvegur og mann setti fimmogtretivu milliónir av og mann skuldi trumla mitt ígjøgnum runavíkina fimmogtretivumuliónir tað er frð tað fyrsta ferðir for lítið eingin avtala einki nakað mann bara grýttu tað niðan og tað skul vera landsvegur nú hoyri eg sama landsstýrismann siga tað er ordiliga gott at tað er kommunaluveður í runavík men altso hansara uppskot sum bara hava gjørt skundi var landsveður uttan nakrar av teimum nakað sum helst og so fer mann so víðari og sigur jamen øh mann skuldi orðna innkomuð veg í tórshavn og har sigur undanfarni landsstýrismaðurinhevði morsen nú at sjálvandi skal tað vera ein kommunal loysn sjálvur legði eina uppskot fram henda her síðsta dagin asikkurt eisini pp á sama máta sum við hesum at tað skuldi vera á landsvegður altso eftir bara við við við ballónpolitikki og reellum politikki altso nú hava vit gjørt eina avtalu við runavík og tann avtalan hana leggja vit fyri løgtingi og hana fara hvt at samtykki løgtinginum

og tað merkir at so er tað runavíkar kommuna sum stendur fyri hesum vegnum og vit tryggja okkum í einari avtalu at vegurin verður opið nú eru tey serliga kend fyri urtapottar úti í runavíkini á vegnum og at at at vegurin sum at siga skal vera opin fyri ferðslu men annars er tað runavíkar kommuna sum stendur fyri tí og vit lata sum ein stuðul afturfyri at onnur enn tey í runavíkarkommunu kunnu koyra honum sjálvandi altso tað er tað hang saman við tí innkomuveg í tórshavn so hava vit avtalu við við tórshavnar kommunu um hvør ger hvat og tað vil siga tað vegaføroyingur er alt upp á pláss hvar vegurin skal liggja tað er enn kanska onkur smáting í sambandi við íbindingar prosjektering er farin í gongd av tí vegnum og ætlandið verður tað boðið út í næstum um vit klára tað áðrenn jól at bjóða út tað tori eg ikki at siga men eg tori hvussu er at garantera at arbeiðið byrjar komandi ár og so skal tað koyra inntil vit hava bundið í millum villungardalsvegin og í rundkoyringina við so veruleikin millum hesi bæði prosjektini er at innkomuvegurin til tórshavn er komin longur har prosjekteringin farin í gongd og tað er landið sum stendur fyri tí og játtanir eru til tað viðvíkjandi runavík tá ið ið hetta her er samtykt so er klárt hjá runavíkar kommunumi at fara í høsla við prosjektering og útbjóðing so tann vegurin er um sum at siga eitt sindur aftanfyri í løtuni so eg kann garantera at koma aft í vár jamen so byrjaðu vit upp á tað arbeiði við innkomu vegi í havn tá tað kemur til ferðsluna viðvíkjandi eysturoyartunnlilum so er eingin ivi um at hugsa mann ferðslan norðanífrá jamin so var best at mann hevði ein gøtudalstunnil og so fór eftir vestararmi á skálafjørðini tað er nú ein størri íløga men tað verður framtíðarloysnin hon kemur ikki innan fyri tey næstu fáu árini men men tað er framtíðarloysn hendan loysnin vit koma við nú skal gera tað møguligt at fáa ferðsluna út eftir skálafjørðinum og at mann fær høvuðsgøtuna kalla tað handilsgøtuna ella hvat tað er í runavík til at bera til altso nú mann onkuntíð sett bilin har roynt at sloppi yvir um vegin astu tað er við liveti resikoal sum mann leypur yvir um tann vegin bara í dag

sum asiga lagdan lagda á ein annan veg og eisini vil tað framtíðartryggja tí at hatta verður jú eitt veldigt vinnuøki í framtíðini og tað vil siga so hevur mann í gásareyguni í lands ella hvussu so er íbinding í landsvegakervið beint við eitt stórt vinnuøki og tað er altíð ein fyrimunur

við hesum uppskotunum so er tað kommunan sum tekur risikoina og tað merkir at prosjektið er ersum at siga teknað men sjálv prosjekteringin er ikki farin at verður tað bíligari jamen landið hevur stadveksbundir seg til fimmoghálvtrýss milliónir í stuðli men verður tað dýrari jamen so verður tað kommunan sum kemur at rinda tann munin

øer eg meini t tað var í tvey túsund og trettan ella haraleið kanska fjúrtan at veður oman fyri skálafjørð varð boðin út eitt fóralt so stutt vegastrekki og tilboðini sum koma inn lógu um hálvfjerðs milliónir krónur tað helt mann vera ovurhondsdurt altsu tað er væl meira enn hetta til dømis og og og tað bleiv tí steðgað tá og tað sum eg havi biðið landsverk um nú tað er hvat við um verandi vegur í skálafirði verður breiðkaður ber til at gera tað fyri ein sámiligari prís tí jú sámiliga tann prísurin er jú meira kann so finnast til at fáa tunnilin so komi eg viðvíkjandi hesum tunlinum úr gøtudali har er avbjóðingar eg veit at summi kanska býr mann í fuglafjirði ella kambsdali vil mann hava frá kambsdali og tvørturum men gøtudali er nokk tað meira logiska av tí at rundkoyring og alt virið samanbundið har har er tað tað at har eru fleiri linjur mann kundi valt eina linju har kur mann kemur inn í sjálvan botnin tavlsjga í skálafirði

tað hevði verið tað allarbesta fyri at leiða ferðsluna norðanfrá út eftir vestararinum men hvussu við ferðsluni sum skal út r runavík kanningar úr norðoya tunlinum vísa at tann størsti parturin av tí ferðsluni fer í eysturoynna tað er ikki so stórur partur av norðoyatunninum sum fer til havnar vil mann fara úr gøtudali í ein tunnil inn í skálabotn og suður til runavíkar ella vil tann ferðslan framvegis koyra um koyrir um gøtuveir tað hevði eg gitt so kann mann sum onkur strika veri at leggja tunnilin at koma eitt sindur úti á skálafjørðinum fyri harvið at vóna at ferðslan so kann koma ígjøgnum tann tunnilin og betala seg væla fara báðar vegin eg síggi tað sum eina avbjóðing men tað er absolutt nakað við vit kuknuhygja uppá tí tað verður framtíðarloysnin men tað tekur nøkur ár við hesum prosjektinum er játtan yvir fimm ár og tað sum liggur í hesum tað er at mann vil betala út í mun til hvussu arbeiðið gongur og tað vil siga at um arbeiðið gongur seinni enn tað jamen so betalir mann ikki stuðulin út fyrr enn sofrætt av arbeiðið hevur gjørt men skuldu vit sæð at tann annars so ótolni borgarstjórin í runavík setir turboðina á eins og hann viðhvørt hevur á røddini og fer at arbeiða skjótt øh so er tað eingin vandi í tí tað er bara útbetalingin frá landinum á stuðlunum vil so vera so so tað er møguleiki fyri at at hetta fer at ganga skjótari og stuðulin sovorðið seinni men sum sagt tá ið vit eru komin eitt sindur longur við landsvegnum í innkomið í havn koma vit í tingi prosjektering er í gongd tað prosjektið er komið longur enn tað í runavík og sjálvandi koma vit í tingi títt og knapt at vit eru komin eitt lítsindur longur úti og ja eg eri ótolin so eg hevði ynskt tað var áðrenn jól men eg tori ikki at garantera tað títær síðstu snøklarnar mangla enn at fáast upp á pláss takk formaðin
ja so eru nakrar viðmerkingar tað fyrsta er kristina hálvfoss ger so
haldi a orðaskifti í dag hevur veri ótrúliga jaligt ogsemjusøkjandi og tí undrað tað meg at landsstýrismaðurin brúkar helvtina av røðuni hjá sær at spilla undanfarna samgongu út og hálovar sær sjálvum eg skilji ikki ordliga endamálið í tí eg kann heiltsa o siga at tá undanfarna samgonga millum tjóðveldi javnaðarfloknin og framsókn tók við á hesti tvey túsund og fimtan og vit vóru tey fýra árini so ta stjótn tá var einki gjørt viðvítkandi innkoyringarvegin har var einki gjørt hvørgi eysturoyarmegin ella streymarmegin tí fór mann gongd mann gjørdi eina semju millum land og kommununa bæði um streymaarmegin í tveytúsnog sekstan og landsstýrsmaðurin gjørdi so eisini hevði vorffar fundir og mann meldaði almentu út at mann var komin á mál við einum semju hóast ta man arbeiddi víðari við nágreining av vegarføringini við runavíkar kommunun í tvey túsund og nítjan vit løgdu tvær verklagslógir fyri løgtingið eisini fyri fjøruvegin har sum fólkaflokkurin millum annað boykháttaði at leggja tær verklagslógrna til atkvøðugreiðslur tí tað var ein minnilutastjórn sum landsstýrismaðurin val minnist og
ja bjørgen niclasen
harra formaður ja so fingu teir eina elektión í sjálvrósi frá tjóðveldinum altso tey loyva sær sjávum á rósa sær sjálvum og eg kom til at siga at eg stóð fyri tí semjuni um eystur og sandoyartunlar og vcuta í rós ja ókey altso skal mann fáa rós so verður ikki frá tjóðveldi eg havi ongantíð hoyrt tjóðveldið róst nøkrum øðrum uttan sær sjálvum tá ið kristina háfoss ósmæðin stendur her og gevur núverandi samgongu skyldina fyri at hesi her hisini í uppskotini sum komu um fjøru vegin og innkomin veg í havn blivu hird í tingi við síðstu freist og at løgmaður tá akselve johannesen løgmaðurin hjá kristina háfoss og hinum kemur inn til okkum og sig við klári hjá øll málini við meg koyra tingi til hús hat tað ber ikki til so siga v tað ókey ja løgmaður boðar frá tí samgonguni at vit ynskja hatta og hatta og hatta og hatta og hatta og hatta málið avgreitt vit søgdu jes tit fáa alt tað tit vilja hava løgmaður boðaði púra greitt frá at hann ynski ikki málini út aftur og fær les málini hvat skilir í teimum so vita tit at tað var samsýnivíst skil í akselv johannesen løgmanni tá hann ikki bað um tey málin
so er tað djóni nolsøe joensen takk fyri harra
rformaður ja eg samdur við landstýrismanninum í at tað sum man byrjar við at siga í sínari røðu hetta her við atat t báðir vegirni skuldu faktisk verað lagdir í at kona skeypp beinanvegin tá ið mann tosar um hendan her eysturartunnilin tað er púra samdur í men kanni nú hvevur tað eisini verið frammi í hesum her kjakinum hetta her við at síðuvegin er serliga á runavíkarleiðini tað er nógvir borgarar í runavagreinir sum eru bekimraðir um at longu nú er tað kansku mansiga tað er trupult at koma út á høvuðsvegin og tað verður kanska hvart hana verri nú tá ið tað fer at opna kann landsstýrismaðurin tí tí tað er ikki tað sum er í hesum uppskotinum men tað stendur ikki nøkur loysn í hvussu mann ætlar at íbindar landsvegin og kommunuvegin har oman fyri bakkafrost sum verða fer at vera ein nokk so knútapunkt kann landsstýrismaðurin siga nakað um um landsverk hevur nakrar ætlanir um hvat fyri loysn ætlar at finna á tí viðvíkjandi eina rundkoyring ella viðvíkjandi einari ferðsluregulering veit landstýrsmaðurn t siga tað takk fyriharra formaður
har
ja altso tað er nú nevndi gjónna fríðovans av báðar møguleikarnar altso tað er antin við einari teg íbinding og alternativi er ein rundkoyring men tað hevur sagt oftani at tað er ein rúgva av ferðslu sum í dag fer inn eftir skálafjørðinum sum tá tunnilin er opin fer hinvegin tá hjá tí ikki kemur í hetta øki so tískil má mann kanska síggja hvussu ferðslan fer at síggja út og hvussu hon fer at økjast og hvussu verður við íbindingum altso tað má vera so eisini at mann sleppur út á høvuðsvegirnar eisini fyri runavík so eg rokni við tá ið nú prosjekteringin av fjørðu vegnum fer í gongd tá ið tunnilin fer at opna og mann sær ferðsluna so trúgvi eg tað verður lættari at koma til tær røttu avgerðirnar men men íbindingarvegini mugu so ella so har mugu bilarnir kunna sleppa inn á vegini at tað sigur sjálvtur

takk fyri at formaður ja eg haldi tað er deiligt ella tað er gott at mann nú hevur fingið skil á at innkomuvegirnir eru við í projektinum og mann fær tær endaliga avgreiddar bæði á skálafjørðina og inn í havnina men eg haldi tað er óskiljandi at mann ikki tekur tað við tá mann ger eitt prosjekt um ein tunnil hetta er ikki fyrstu ferð og vónandi er tað seinastu ferð tað hevur stutt tá mann fer í gongd við eitt prosjekt at mann sovorðar at innkomuvegirnar við tá mann ger tunnilsætlanini eg skilji tað ikki at mann ikki hevur tað tað kann bara vera ein forkláring út tá mann hugsar at tað blívur for dýrt á pappírinum og so reiðir mann at gera tað bíligast til loysnina tað má vera við í prosjektinum tá mann ger tað takk fyri
jørgin niclasen
jú sjálvandi kann tað blíva ov dýrt og og lat okkum siga at mann knýtti innkomuvegirnar í tunnilsprojektini í áðrenn hevði mann so ímyndað sær at so var tað tunnilsfeløgin tað hjá brúkarum av tunlunum sum skuldi rinda eftir her ella knýtti mann tað inn at tann stuðulin at at landið faktiskt rinda tað tað hjá øllum samfelagnum ikki bara brúkarnir tí tí eg síggi fyri mær tá vit koma til suðuroynna altso við seg í alt eftir hvar at sandoynni tunnilin fer niður so skal tað bindast í høvuðsvegin og alt eftir hvar ið tunnilin kemur upp í í suðuroynni mest sannlíkt sandvík og har tosar mann so um ein eykatunnil víðari og koyring umvegis gjøgnum ella hvat tað verður í hvalba og hvussu ger mann við tann kostnaðin av tí í mun til partafelagar men eg haldi at tað loysnina einman at finna tá fann mann hann ikki og tí standa vit við einum tunnli sum opnar nú og innkomn vegirnir eru ikki gjørdir
so er tað heðin morten
takk fyri hara formaður lítil viðmerking til jørgun niclasen hann nevndi hetta her at um tað skal vera kommunalveðlandsveður og eg má rætta siga akkurát sum her beint oman fyri bakkafrost tað var landsveður burturav og tann avtala sum vit gjørdu har skulu restirnar vera kommunalar veður so einkult var tað men tað sum eg serliga úheldur vísa harraformaður er at tað er bandað nú so vit vita akkurát nú hvat maðurin hevur sagt kanska blívur ein ein loysn áðrenn jól og kanska fyrst í vár tá verður vegurin gjørdur og hann er prosjekteraður men tað nyttast so øliga lítið vist it eingin peningur er avsettur men vit gleða okkum til vaktaskifti á vaglinum soleiðis at vit sleppa undan øllí spællónum sum hangda har upp nú í seinastu árini sost nú ferð kann koma á og eg gleði meg at koma fáa gott samstarv við saman við landsstýrismannin takk fyri
sen
sitandi andstøða er ovurviðkvæm fyri sannleikanum frá sínum egna samgonguskeiði grein eitt í lógini frá hevði mortensen sum hann legði fram um fjørði veg í runavík landsstýrsmannurin verður heimælað at skipa fyri at nýggjur landsvegur verður gjørdur av glyvrað vegi gjøgnum fjørðuna og eftir havnarlagnum saltangará í runavík og til nýggja tunnusvegin í á rókini einaferð afturat at nýggjur landsvegur verður gjørdur so harra formaður lesa dugi minni havi hampiligt og tað var tað kanska eisini tíð ið hevði hesa paragra paragraffnað framman fyri mann nú tá ætla manna landsveg taða vit ikki hetta kommunali vegur
kristian andreasen
takk færur farmaður ja eg haldi tað er gleðiligt at tað eru settir pengar av til innkomuvegin eisini í havnini og tað eru síggjaðar av fíggjarlógini í runavík eru settar ja yvir yvir fimm ár einari fimmoghálvtrýss milliónir krónur av tí fjórðu vegin sum svarar til tað vertastovu sum er her meðan til innkomuvegin í havnini har stendur innkomuvegin til tóriðsanna fyrstu partur har settar ellivu milliónir av í ár tíggju milliónir av næsta ár einki tveyogtjúgu og tíggju milliónir trýogtjúgu og tíggju milliónir fýraogtjúgu tað sum eg bara sigi tað er tað at semjan sum bleiv gjørd í fjøll sekstan estimeraði at kostnára fór at vera henni hundrað og hálvfjerðs milliónir krónur og tað sum eg so eftirlýsi tað er at hvussu ætlan mann skal vera at koma burtur úr úrshavnar at kostnaðurin er jú eg veit at tunnilsfelag betalir sjeyogtjúgu milliónir krónur sum tað kemur upp á afturat men her manglaði pengar í á fíggjarlógini til at kunna realisera einingum við til tórshavn og tað er meira tað sum eg spyrji um hvussu ætlar mann sær at loysa tann trupulleikan takk fyri at fara mær
jorgent niclasen
ja umframt ats upphæddina so eru eitt stað millum tvær tríggjar milliónir støðlaðar so vit tosa her um enn íløguætlan úr landskassanum upp á góða trýogfjøruti milliónir og parturin hjá eysturoyartunlinum er estimeraður til umleið sjeyogtjúgu so vit tosa um hálvfjerðs milliónir krónur og tað sum liggur í tí er at tá er rundkoyringin úr eysturoyartunlinum har vit síggja hann í dag bundin á eina í eina rundkoyring oman fyri tað vl seg uppi á heygnum har og vegurin er gjørdur harfrá við øllum íbindingum heilt yvir í villingardagsvegin tað eru tær hálvfjerðs milliónir krónurnar og tað sum tá er eftir tað er sumhegi mortensen komandi borgarstjórin vísti á hvussu mann so bindur tað har frá yvir oyggjarvegin og hitt er er tað neyðugt frá teirri rundkoyringini yvir í eysturoyartunnilin at gera ein so ein ein veg við síðun av ella omanfyri kaldbaksvegin at knýta í kaldbaksvegin longur inni eg hevði mett nú nú koyri eg hvønn dag tann vegin at akkurát tað kundi bíða men tá er altso eysturoyartunnilin knýttur í oman fyri innkoyring í allar vegirnar oman fyri havnina og heilt yvirvillingardagspæl villingardags vegin hálvfjerðs milliónir tilsamans
ja so er tað magnus rasmussen ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta hevur verið hugaligt at hoyrt aso khristina háfozs nevndi um at hetta hevur verið ein sera jaligur fundur og tað er tað verið um hetta málið og tað gleðast vit um og eg haldi tað er tað er virkliga hugaligt tá ið eitt mál sum ja tað hvur verið sím adrigi í kaldva so tað hevur verið kanska eitt sindur nærri borðin í so á botna aftur at tað nú kann enda við tað at eitt samt løgting heldur heta er eitt frálíkt úrslit sum er komi burturúr eg veit at jørgun niclasen dámar ikki at vera røstur men eg fari at takka jørgun niclasen fyri sítt góða arbeiði í hesum málinum sum sum tað sær út sum at eitt samt løgting heldur at hetta her er ein góð loysn fleiri hava sagt ein genial loysntakk fyri
jógvarakassan
eg má siga harra formaður at onkuntíð e má verið á floti og roynt at fingið onkran kalva og eg má beinanvegin innrøma at eg ikki mín sterka síða tí eg havi ongan kgalva fingið inn um stokkin onkran havi eg fingið á og fingið upp undir borðið tað er altso útróðri taer kvat kalvanir tingini er kanska fleiri so hevur mann mist á stokkinum og nú fari eg at ljóða s minir útróðrarmenninir og tann kalvin var stórur at tað er ofta teir størstu sum sum var missur a staginumen eg vil siga at a tá útróðrið á kaldvavági har havi eg ikki dripið livandi og og og í tinginum kanska mann hevur fingið onkran kalva inn up
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað málur verður beint í fíggjarnevndina so er framløga eftir á skránni í dag og tað er bara eitt álit at leggja fram tað er trivnaðarnevndin sum hevur lagt álit fram í løgtingsmáli nummar sjeyogtretivu og tað er uppskot til løgtingslóg um broytingar løgslóg um almanna heilsutrygd tað er heilsutrygdarlógin og har stendur parantes eftir batjað heim verður strikað hækking av heilsutrygdargjaldi úr null komma seks til null komma sjey prosent broyting av tilskotsstagan og broyting um hjálparráð tað er altso álit í tí málinumsum er lagt fram tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin hósdagin triðja desembur og hann verður klokkan hálvgum tvey tá verður skráin hendan triðja viðgerð av løgtinsmáli nummar seksogtjúgu uppskot til rítkislógartelmæli um at seta gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferðini ferðørini av forskelligum lógi um endring av lóg um klkrstattingsatgang inni forsunnuhis og hesum het tað er tað so er onnur viðgerð av trimum málum tað er løgtismál nummar fimmogfjøruti uppskot til løgtslóg um broytin í løgtingslóg um ásetingarskatti ásetingarlógin skattlig javnsetingar persónir við framskundaðar persjón og fyritíðar pensjónnum og onnur viðgerð av løgtsmáli nummar seksogfjøruti uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um landsskatti kommunuskatt skattalógin fylgir broyting orsakað av broytingum í almannalóggávuni hesi bæði tingmálini fimmogfjøruti seksogfjøruti tey verða viðgjørd undir oyinum so er onnur viðgerð av løgtsmáli nummar sjey tað er uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna síðan er fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar tjúgu tað er uppskot til eyka fíggjarlóg tað málið verður fer beinleiðis til aðru viðgerð og síðani er tað fyrsta viðgerð av tingmállunummar tveyogtrýss tað er uppskot til samtyktar um karmsáttmála um fiskiskap millum føroyar og bretland og framløgur eisini á skránni so er hesin fundur lokin